tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag mikudagin fýraogtjúgunda februar og fyrsta skránna er er ein atkvøðugreiðsla um skrivligan fyrispurning sum hann eitur sskrika sjey tvey túsund og tjúgu tað er skrivligur fyrispurning til keilea holm johannesen landsstýrismann í heilsumálunum frá siri stenberg og hann er viðvíkjandi góðkenning av stovnum sum veita rúsviðgerð og um eingin mælur ímóti so fer at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningin skal svarast tað er samtykt vit fara so til næsta punkt á skrá tað er ófráboðaðir fyrispurningar og tað er soleiðis at tað var tað var í einum tíma sambært tingskipanini og vit plaga at byrja við tí størsta flokkinum fyrst tað fara vit eisini at gera í dag og bara fyri at minna fólk á tíðirnar so er tað so fær tann sum spyr ein minutt og svarar landsstýrisfólkið færa tey fáa so tveir minuttir so er tað onnur sum kummu fáa ein minutt í part og so enda spyrjari svarari við ein minutti í partin og vit byrja við fólkaflokkinum tað verður annika olsen sum fær orðið at spyrjaog sjálvandi byrja við at siga hvønn hvørjum mann
er orð spurningi til gjørt væl ja takk fyri harra formaður hesin fyrispurningur er til jørgen niclasen landsstýrismann í samferðslumálum í longri tíð hava nólsoyggjur liva við ótolandi samferðsluviðurskiftum í bløðum skrivum mótmælisgongum hava teir gjørt vart við seg uttan at nøkur varandi loysn er at hóma nólsoykin er ein av teimum fáu oyggjunum hjá okkum sum stendur í besta blóma og fólkatalið veksur støðugt spurningarnar til landsstýrismaðurin eru hvat sigur landsstýrsmaðurin fyri sær sum ein varandi loysn fyri nólsoyngar verður erla kongsdóttur framhaldandi álitið á vetrartíð tá ið ternan er í dokk og ætlar landsstýrsmaðurin at betra um ferðaætlanina hjá nólsoyum soleiðis at at fáa fleiri túrar serliga tíðnapartar og eisini í vikuskiftinum
takk fyri har fara maður ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jørgen liklason tveir minuttir gjørt væl
tað eri hevur verið ein rættiliga avbjóðandi vetur at hava sitið sum landsstýrismaður fyri stramdferðsluna ø og tað sum eg við nólsoyar leini er at vit hava havt avbjóðingar við skipum og men vit hava klárað at havt sambandið vit gera hvat vit kunnu við øllum tí sum vit hava ella kunnu fáa fatur á so so eg fari at halda meg til stutttíðarloysnina nú og tað er at vit hava leitað eftir ferjum aðrastaðni og farvatnið í føroyum er soleiðis at tað hevur kategoriir og tað eru nógvar feryur til sølu men eingin av teimum feroyum uppfyllir tey krøv sum okkara farvætn setur so tí hava vit ikki kunnað fingið eina skjóta loysn við at keypt eina feroyu men tá tað kemur til nólsoyarleiðina so hevur ternan verið eitt sera gott skip ternan verður liðug um ikki so langa tíð kanska onkrir tinginum veit meir enn tað og so verður hon sjálvandi sett í sigling og og tað er sjálvandi ternan sum skal orðna øvetrarsiglingina so eg eri harmur um hvussu tað hevur verið við gerakavi kunnu við tí vit hava og tað nýggjasta er má eg so siga atbýráðsformaðurin í tórshavn hevur biðið um fund gott nokk gjøgnum eitt lesarabræv og tann fundin skal hann sjálvandi fáa og er tað soleiðis nú vit eru innan kommunumark at tórsnar kommuna ynskir at yvirtaka nú var tað heji mortensen sum undirskrivaði sáttmálan upp á erlikongsdóttir so so hann veit hvat tað dragar seg um at kommunan ynskir at yvirtaka leiðina eru vit meir enn við lið til at
fór hann um tað ja so var tað aðrir tingmenn sum kunnu
borði og fyrst er tað høgni hoydal geræjar harar formaður støðan er sjálvandi heilt ótolandi hjá hjá nólsoyingum og hevur veriðtað leingi eg tað tykist næstan sum at tað stendur við í vesturnar aðtað er neyvan dagur uttan tað kemur ein nýggj hending øh men tú kani husarmær at landsýrsmaðurin kanska greiddir nærri frá hvørja tíðar hvør tíðarætlanin er við at royna útvega skip ø sum kann sum kann vera stabilt ø um nøkur kostnaðarmeting er av tí so framvegis o tað má gerast ein tað má gerast eina kutt loysn og so sjálvandi má tann longra loysnin vera at fáa endurnýggja strandferðslufotanar soleiðis sum tjóðveldi hevur skotið upp í sínum upps
prva tæsun er til viðgerðartingina
johannes joensen tú ert høvd ja takk fyri at teimum maður ja hetta er eina ótolaðan støða sum nógv á útoyggj stendur í eisini nólsoyngar eg hugsi at strænfallarskipaflotuni er so gaman nú á trondini at tað er óforsvarligt at sigla teimum skipunum sum eru skjótt so eg hugsi at mann skal fara í gongd við at byggja nýggj skip og byggja tey í føroyum føroyingar eru klárur at byggja tey so tað er at tosa við skipasmiðurnar í føroyum um at fáa bygt hesi skipini og raðfesta tey
framtíðini takk fyri
ja sær tað bjørt samvælsangin í hesum fallum takk fyri tað tað er eingin yvirmað okkum tørvar eina nútímans loyst til allar oyggjarnar og harvið fleiri nýggjar fergir men hevði landsstýrismaðurin kunna svarað upp á hettar altso undanfarn landsstýrismaður hann metti at ternan fór at kunna halda í nøkur ár hvør er metingin hjá jørgen niclasen nú tá ið hon er høvuðsumvæld sær hann fyri sær at tað er ternan sum skal halda fram at sigla ella er hann við upp á at fara undir at byggja eina nýggja ferju tí tað hevur víst seg at ternan í hvussu sum tú vil ljóða er í øgiliga nógv verri støðu ella standi enn enn mann mett
tú ur sjálvandi bráts skund at loysa hendan trupulleikan takk fyrija
takfyri so er ta jakon mickelsen harra harra formaður støðan hjá strandferðsluni verða øgiliga illa illa konnur kann mann siga og støðan hjá nólsoyngm er ótolandi men eg haldi at eg fari at gera vart við eisini at tað er ikki bara nólsoy í trupulleikar eru vit hava havt stórar trupulleikar á leiðini til fugloyar o svínoyar ritan bleiv tikin frá fuglingum og svínongum fyri at kunna sigla øtil meðan hon hevu særð bdingsheiv hevu mann havt ein ein bát sum ikki kundi taka farm og tað eru fleiri hús sum standa køld út á hesum oyggjunum tí olja ikki komin út so eg má siga tað at tey fólkini eru bara so ómetaliga tolin men hoyrir ikki nagvað frá teimum men tað er sanniliga stórir trupulleikar eisini á hesum teimum oyggjunum og tíma
loysnir eisini finnast í framtíðini fyri tær oyggjarnar ja so er tað biljustinusen ger so væl
ar formaður fyri seks árum síðani lá ein liðug ætlan til eitt nýtt nólsoyar skip tað fyrsta undanfarna samgongan gjørdi var at
koyra tað uppskotið í skrellispannina og síðani kom han við erlu kongsdóttir aftan á nøkur ár sum nú vísir seg at vera ikki serliga væl eygnað hvussu verður tá ið mann spyr nólsoyingar men teinna stendra beting og kann verða liðug øsum eg skilja lagnum til páskar og tá verður hon eitt gott skip aftur og tí rokni eg við at tað burdi verið møguligt visti mann setir ferð á ta prosjektið at fáa tað at rigga at nólsoyngar aftur fáa skip sum kann brúkast og so mugu vit enn einaferð finna útav hvussu i vit skulu útbyggja strandfaraflotan men tað verður ikki gjørt eftir einum degi hetta er ein bráðfeingisstøða sum íkomin at byggja nýggj skip hendir ikki eftir einum degi
síðani er tað siri stemberg takk fyri harra formaður ja eg haldi ht ta er ein sera agutt støða sum hevur faktisk staðið upp á rættiliga leingi og eg kann eisini vera samd við teimum sum siga at støðan til eisini til aðrar útoyggjar ela smærripláss heldur ikki er nøktandi og mann hoyrir eisini frá teimum sum búgv hara at tey føla tað at tey kanska helst ikki verða hoyrd og tey royna at gera vart við seg men at tað hendur ikki ordiliga nakað so sjálvandi er tað brúk fyri eini kuttari loysn men taðri eisini brúk fyri eini langtíðariloysn og eg fari eisini at spyrja landstýrismannin um heta her við ternuni um mann væntar tað at tað fer at vera tann langdíðarloysnin sum verður á nólsoyarleiðini um ella ella um tann
tan umvælingin sum er nú hevur broytt nakað í mun til tað ja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur annika
hjá hann ja takk fyri harra formaður vit skulu takka landsstýrismaðinum fyri svarið og tað er einki at ivast í at landsstýrismaðurin stendur í einari truplari støðu hvussu mann skal loysa hesa avbjóðingina men tað er ein sannroynd at nólsoyndar kunnu ikki bíða longur tað er nærmast blivin ein pínlig støða at teir skulu geraja vart við seg næstan annað hvønn dag ella senda boð til tann sum situr sum borgarstjóran nú sat eg so í undanfarnu setu og tann núverandi sum skulu heita á myndugleikarnar um at loysa hesa avbjóðingina tað vísir seg at erla kongsdóttur hevur ikki roynst serliga væl í okkara farvatni her í hvurfal ikki um nólitsræðafjørð so tí skal mín inniliga áheitan vera á landsstýrismanninum um at fáa bygt eina veruliga ferju sum megnar hetta farvatnið og sum er hóskandi til okkara viðurskifti okur hava nýggir tunlar kring alt landið og nú haldi eg at tíðin er komin til at okur taka hond um okkara oyggjar sum
hava tørv á betri farleið ja so er tað landsstýris
stutt tíðarloysn er at vit gera alt vit kunnu við tí vit hava altso í gjár settu vit tánum inn at sigla altso vit brúka alt tað vit kunna nøktandi nei vit fáa ikki fatur og fáa skrásett nýggja feriu ternan verður liðug um ikki so langa tíð og hon hevur verið av væl egna skip til tey næstu árini men sjálvandi ein nýbygging má fara fram tá ið henda samgongan sat seinast so varð sett av og prosjekterað nýggj nólsoyarferiu og núverandi andstøða við henni í goldsum vanstursmandi tað fyrsta tey gjørdu tey strikaðu ta ferjuna brúktu pengarnar til at keypa kontór í havnfyri og valdu at brúka trý hundrað og tretivu milliónir upp á at byggja eitt havranda skip sum forrestin hevur ligið við kai líka sjónda valiga og tey annars verður nokk til at endurnýggja allan flotan nú sita vit við einum spildurnýggjum havranda skipi og einum niðursliptum strandferðsluflotan
tað er avbjóðandi so er hasin spurningurin avgreiddur og vit fara til næsta spurningurn ver tað javnaðarflokkurin
oarður akselanesæðið gersætak fyri hesin fyrispurningurin er til løgmann og hann snýr seg um uppskotið hjá landsstýrismanni og fíggjarmálnum um at broyta búskaparráðið og og landsbankan tað er soleiðis í dag at landssýrismaðurin í fríggjarmálin velur búskaparráð men tað er eftir innstilling av hnu avarkaðum skara sum sum fróðskaparseturið ger nú sleppur ann velja tað rímiliga frítt og tá að kemur til landsbankan so er velur landstýrismaðin fígjarmáli tveir av sjey nevndarliðmum meðan onnur velja hinar fimm og landsbankin er eisini óheftur up á tann mátan at hann ikki er á fíggjarlógini nú ætlar mann broyt hetta her soleiðis at landsbankin verður á fíggjarlógini tað skal landstýrismaðuri fíggjarmállin ásetir hvørja játtan skulu hava og landssýrismaðurin velur bæði nevndina fyri búskaparráðið og fyri landsbankan vandi er tá fyri at armsloktarpinsippið og ati at óheftir hvørvir og tey skuluhava eftirlit við búskapinum og vágum í búskapinum tað vil siga eftirlit við fyrst og fremsti nændstursmann í fíggjarmálinum og á politisku skipanini og siga frá um vit era vandakós andsmaðurin tví heldur um at óheftin verður varðveitt skal tei spyrja løgmann heldur hann at óheftini verður varðveitt og heldur løgmaður eisini at sm
so knsnfe a koyra hetta málið ígjøgnum í løgtinginum ja takk so er tað løgmaður sum
ærðið tveir minuttir gersuvælja takk harra formaður ja landsbankin hevur kann man siga eina ja langa søgu eftir hondini og eftir mínum tykki hevur tað altíð veð ivasamt hvørja funktión í føroyska samfelagnum og landsbankin føroya hevur tí at vit vita øll bæði samgonga og andstøða at tá málinihat veraðviðgjørd her so hevur mann roynt at uppfunnið uppgávur at lagt inn í landsbankan soleis at hann hevur eina reella funktión inni í samfelagnum veruleikin um landsbankan er tann at longu afturi í haldi tað var tvey túsund og fimm har á leið tá ið fyrra apcsamgonga var við jóans eitesgaardi løgmanni fyri also og formaðurn rá javnaðarflokkin tá vóru vit faktiskt samd um at vit skulufara inn og hyggja eftir landsbankanum og faktiskt samd um at vit skuldu niðurleggjan og finna og leggja funktiónirnar sum vóru tað var at umsita gjaldføri hjá landsstýrinum hjá landskassanum og at upptaka lán um neyðugt tað var mann samdur um tá men á ein læðraragrund tá so datt tað málið burtur tí at mann bakkaði út tá mann so skuldi fara inn og og gera tær tillagingarnar sumann annars hevði avtalu í samgongu í samgonguni eg haldi enntá tað stóð nakað undir í samgonguskjalinum eisini so í tvey túsund og ellivu tá ið tann samgongan varð skipað tá hevði mann eisini sagt at mann vildi royna at gera føroysku umsitina so bíliga og smidliga sum gjørligt tá vór jú ikki pengar til nakað við mátti tillaga allan rakstur á allastaðnis samfelagnum fyri at fáa tað uppá beint aftur n hevði rakt okkum rímiliga hart og tað lukkaði so at leggja tað um og leggja tað yvir til gjaldsstovuráðið staðin fyri inn í gjaldsstovuna og tað lukkaðist enntá so væl at vit við tí fingu gjørt umsitingina av pengum hjá føroya hjá føroyingum altso hjá tí almenna føroyum at savna tað saman nakað sum hann hevði roynt í áravís eg skil ikki ár á tíggju men í áravís at fingið savnað allan kapitalin saman og tað gjørdi tað at miðal gjaldfør fór upp minnist sum rætt við tvey hundrað milliónum krónum taðvalsið at vit tá kundu fáa avkast av tvey hundrað milliónum eyka um árið avkast av tveyhundraðmiliónum ikki avkast upp á tveyhundrað miliónir er avkast av tvey meilónir eyka so hetta er ein liður í at royna av smilli gera tað vit varðveitta landsbankan tí hetta her at vit millum andstøðu og samgongu alla tíðirnar tey síðstu ferðinar hava avtikið sett á stovn aftur og vis vt nú afar inn at avtaka tí royna vit nú við eina kompromii vit hava sett okkum fyri at minka nevndir og her minka so við einari nevnd vit hava avtikið ja tvær her við rættargangslógini í løgtinginum vit hava avtikið nevndina í fíggingargrunninum og sovíðari so hetta er eisini ein liðug í tí men samstundis at varðveita navnið landsbankan føroya við teimum
funktiónin hann hevur í dag takkar for nátt ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa ein minutt
nutt og fyrst er tað høgni hoydal gersuvæl harra formaður vit í tjóðveltsflokkinum eru øgiliga errin av tíl føroyka samfelagnum so nógv met sum verða sett í føroyka samfelagnum hjá ítróttafólki mentanarfólki og fyritøkum og annað men eg haldi at løgmaður og henda samgongan mán hava heimsmet í undanstøkking og í at geva øðrum skyldina uttan at grundgerva fyr smim egna politikki akselv johannesen spyr løgmann um hesar uppskotini broytingarnar í landsbanka og búskaparráði tryggjar eitt óhefni annars hevur allir arbeiðsmarknaðurtar aftan fyri landsbankan so søgan sum sum løgmaður reidir frá hær eur var púra skeiv tekur løgmaður undir við tí at vit taka burtur alt tað óhepni sum er í at fáa ráðgeving og umsiting av okkara búskapi og hvat er endamálið við tí uttan bara at spæla pandangu frá

fra jaspur langaard yrha formaður mín spurningur er til til løgmann eisini í samband við játtanina hjá landsbankanum eg meini at játtanin hjá landspankanum í dag liggur um átta milliónir og vissi landsbankin hevur brúk fyri tveimum milliónum afturat hvussu hvussu gongur tað fyri seg at tann játtanin verður hækkað í so

ingilín didriksen stram ger su væl takk fyri hara formaður ja nú núði svarið hjá løgmann seg fyri tað mesta um hvat hvat mann hevur hildið um landsbankan fyrr í samgongu so framvegis meðan spurningurin hjá akselv johannesen kanska meira snúði seg um tað ter tær spurnatekirnar sum blivun settir við óheftini hjá búskaparráðnum í framtíðini kundi hugsað mær at løgmaður svaraði upp á tað harumframt so kundi eg eisini hugsað mær at spurt um grundin at mann ætlar at minka um hesar allar hesar nevndirnar hvussu ber tað til at mann so fer at minka nevndina í búskaparáðnum samstundis sum at mann ætlar at økja um nevndina í til dømis bústøður tað gongur ikki
keg ordiliga saman takk fyri
so er tað beint at lova ger su væl ja takk fyri harra formaður spurningurin snúði seg um óhefnið og haldi als ikki at løgmaður kom inn á tað og tí fari eg eisini at spyrja hvussu ætlar løgmaður at tryggja óheftini við hesi her skipanini har tað bara einmælt hálgum er landsstýrismaðurin sum skal velja alt so eg vil øgiliga fegin hava løgmann at greiða tinginum og fariða fólki frá óheftnum í samband við valið av hesum nevndunum og óheftinum yvirhøvur av meting
sum fara at koma takk fyriharra formaður ja takk fyri so verð a
spyrjarins fær orðið aftur aksel johannesen gersuvæl atakk fyri hara formaður tað snýr seg um at varðveita óheftið soleiðis vit hava eina kritiska sakliga og fakliga rødd ella tvær sum kunnu kritisera politisku skipanina tá vit fíggjarliga eru vandakós og ikki minst landssýrismann ígjarmálin tá lsfíggjamálin ásetir játtanina og velur nevndirnar so er óheftni burtur landsbankin hevvur úti í saktan ímóti búskaparráðið er ímóti átjan fakfeløg er ímóti arbeiðsgevarafelagið er ímóti og kommunufelagið er ímóti tí er tað siga at óheftið verður ikki varðveitt við hesum broytingunum hjá landsmann g fíggjarmálanum tað hevur verið soleiðis í seinastuni la hetta samgonguskeiði at tað evur verið í stóran mun soleiðis at jørgun niclasen og fólkaflokkurin v havt frítt spæl tað eru ikki veruleikað mótspæl frá aná frá sambandsflokkinum og vit eru nógv sum ynskja at fáa eitt størri mótspæl frá sambandsfokkinum soleiðis at sleppa undan umaftur og umaftur at hoyra royndir og sambandsflokkini siga at vit eru ímóti uppskotunum frá fólkaflokkinum menn vit atkvøða fyri tað hevði veriðgott

so er tað løgmaður sum fær orði gersuvæl ja takk harra formaður nei til tað síðsta vil eg siga at har er tað heldur sambandsflokkurin sum hevur ført ann tá tað kemur til landsbankan og fáa av tikið á hann tí at hann hevur eftir mínum tykki onga funktión neyðuga funktión í føroyska samfelagnum hann erhevur eitt eiti um at umsita føroyska gjaldførið og eitt eiti um at upptaka lán og veruleikin er tann at tað er ein telefonssamtala niður til norðdaga har hesi tingini verða avgreidd tað haldi eg øll vit inni her men nú um mann roynt at lagt nakrar funktiónir inn har og vit royna nú í hesum orsaka tíðin rennur ávstaðin men ísvaraði a meg heldur fara til óhefti men tí hevur mann roynt her at gjørteit kompromi um at varðveita navnið landsbankan føroya og gev honum enn meira innihald við at lata búskaparáðið kom inn nú skal eg koma til óghefti sum spurningur snúði seg um sum eg ikki náddi fyrr um forneldur tað er soleiðis nú er tað bara fróðskaparsetir føroya sum innstillar við einum langum lista sum sum landsstýrismaðurin bæði núverandi undanfarni og undanfarni honum skuldi kundi velja frítt burtur ímillum men nú sigur mann at tað er bæði fróðskaparsetur føroyar sum innstillar føroya arbeiðsgevarafelag instillar felagið føroyskir peningastovnar innstillar búskaparløgfrøðingarfelagið og føroyskir grannskoðarar innstilla tað vil siga at nú fært tú ein nógv størri fjølbroytni í tí innstillingi sum kemur og ikki sum tað hevur verið at tað bert er tann eini og taðer fóaføroya sum innstillar og enda var tað soleiðis at tey ikki kundu innstilla ein av sínum egnu
upprunaliga takkar formaður ja takk fyri so er hasin spurningur svaraður eisini vit fara til næsta spurning og nú er tað sambandsflokkurin sum eigur tørn og tað er magnus rasmussen sum fær orðið gerst
tá takk fyri har formaður ja hesin spurningur er til løgmann og tað snýr seg um vakstrarforum tað er soleiðisnar at vit vita tað at løgmaðurin setti eina nevnd har eru fleiri persónar í eitt vakstrarforum og tað er soleiðsnar at hetta her vakstrarforðium hevur eina arbeiðssetning tað hevur eisini eina tíðarætlan tað er ofta soleiðis nær at mann setur nevndir so kanska ella ráð tá blívur við men her hevur mann líkasum setti eina tíðarætlan nær í nevndiskara liðu men tað sum eg kanska serliga kundi hugsa mær at løgmaður komin á teg er hvat hann væntar ítøkiliga at kunna fáa burturúr hesum við hesum vakstrarforumum hvat er gagn kunnu vit sum føroyskt samfelag fáa burturúr tí arbeiðinum sum hetta vakstrarforumið fer at

jatakk so er taðlurgersuvælja takk harra formaður vakstrarforðrúmi er kann mann siga partvístein avleiðing av tí samtykt bleiv gjørd her á føroya løgtingi á einum samdum løgtingi við trýogtretivu atkvøðun fyri vilst egminist rætt ta hvussu eingin ímóti og um at seta á stovn í vakstrarforðum sum skal tryggja at vit fáa maksimalt burtur úr tí ja tilfeingisvinnuni bæði kann mann siga teimum ráðurum vit hava men ikki minst eisini teimum góðu høvdinum og góðu vnguútbúgvingunum vit hava her í føroyum soleiðis at vit sum samfelag fáa makimalt burturúr og fáa tryggja ein framhaldandi vøkstur í búskapinum á burðardyggum grundarlagi soleiðis at vit eisini í framtíðini hava ráðini til at fíggja tað vælferðarsamfelagið sum vit í dag hava og enda við betraða betraðum vælferðartænastum tað er tað sum tað yvirorðnaða málið er við hesum vakstrarforðunum og tað sum nú er sjósett er at vit hava valttað yvirorðnaða vakstrarforrúmið við kann man siga persónum úr ymiskum hornum í føroyska samfelagnum bæði tá tað kemur til ja innan fyri gransking innan fyri arbeiðsgevarasíðuna arbeiðstakarasíðuna tá tað kemur til vinnulívið har ið tað eru umboðað nokk so vítt vil eg siga innan fyri ymiskar vinnugeirar við serliga í fólki í hesum forrúmunum sum hava eitt kan man siga yvirskipað innlit bæði kalt man sga innanífrá í føroyska samfelagnum men ikki minst eisini uttanífrá soleiðis at mann hevur eitt sovorðt fuglaperspektivi er yvir tað føroyska samfelagið og fær hugt upp á er tað strukturar vit kunnu broyta fyri at tryggja at vinnan fær tað maksimala burturúr og eftir mínum tykki kunnu vit fáa rættiliga nógv burturúr tí at vit eru fyri tað fyrsta vit finguð eitt nýtt tilfeingi inn í tí polagiska sum er munandi størri nú og munandi meira virðismikið enntað hevur verið har eg vit júst byrjaði vil eg siga har er nógv etir stórt potensiali eftir vit hava eina blómandi alivinnu har er eisini stórt potensiali eftir at fáa enn meira burturúr alivinnuni og tað er ein samanhangr víð øllum hesin her tí fyri at føða alivinnuna skulu vit hava ráðvøru fyri at fáa kumma siga produktini til at gera fóðrður við og sovíðari og har er nakað við eisini at taka fiskin heilan inn til lands tavil siga innvølur og høvd og so víðari á okkara vanliga tratitionella fiskarí g so víðari men eisini tá tað kemur til ktvinnur og annað at vit við teimum góðu samskiftsmøguleium vit hava í føroyum í dag hava stórar møguleikar at brúka okkara góða høvd her heima í
búsitandi í føroyum og arbeiði uttanlands snakkar hon ja takk fyri so er tað onnur
so kundu fáa orðið fyrst er tað billjustinussen takk fyri harra formaður eg haldi tað er einastandandi at vit hava tikið stig til eitt slíktvakstrar forðum eri eisini fegin um at kunna staðfesta at hetta ersum tikið úr stevnuskránni hjá miðflokkinum til seinasta val hvar ið vit høvdu sum eitt av okkara vinnu politisku øátøkum ella vælagnun at vit skuldu seta hava eina tíggju ára vakstrar ætlan fyri føroyar eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið nú hava vit tvey aðalorðaskifti eitt í dag ov eitt í morgin um okkara høvuðsvinnur tað er øgiliga týdningarmikið at vit duga at seta okkum mál saman við vinnuni hvussu ætla vit at vaksa sum land og hvussu ætla vit at vinnurnar serliga hesar báðar høvuðsvinnurnar skulu vera partur av tí eisini saman við politisku málunum sum vit seta fyri okkara land at vit seta nøkur ítøkilig mál og at vinnan kennir til ta politiska viljan soleiðisnar at tað kann ganga hond í hond heldur enn
man
ja takk og so er tað edvar jacobsen gersu væl takk fyri harra formaður tað at mann setir á stovn á vaksrar forum tað sigur tað mann vil hava alla vinnuna til borðið mann vil lurta eftir hvatið rørisi vinnuni og hvat fyri vaksar ætlanir hevur mann soleiðis at mann kanska ofta við ikki at hava vinnuna við inn í borðið so ger mann kanska átøk sum mótarbeiða tí sum sum mann kanska er í gongd við ótrúliga spennandi at mann kemur fær vinnan til borðið beinan veg sum mann kann fáa fáa tað allarmesta burtur úr vinnuni til vøkstur sum gagnar okkara samfelag so eg eri sera spent í at vita hvat ið ið kemur burturúr og tað at vinnan verður hoyrd frá fyrsta degi eisini hvat ætlanir tað ava nú hava vit færið spennandi eyðalorðaskiftir akkurát um tvær á okkara heilt stóru vinnu og hvat vil vinna hvat ið møguleikar er at skapa í hesum samfelagnum til bæði víðari foretling og gransking og rættiliga nógv annað so so tað er
sera spennandi takk fyri harra formaður
siri stenberg gersuvæltakk fyri harra formaður tá løgmaður svaraði í jáðni um landsbankan so var tað tí at mann vildi hava ferri áðferri nevndur og ráð var eitt argument og her er so eitt nýtt ráð sum sett á stovn ella eitt vakstrar forðum og okur vita eisini ettrygdarrá er sett á stovn og man víðka bústaðir so eg fái ikki oriliga argumentatiónir at hanga saman men men nú tað verður sent eit tíðindaskriva út frá hesum fyrsta fundinum í hesin her vakstrar forrúðunum og tað kann vera mikiðgott at mann savnar bæði vinnu og fakfeløg og øll sum hava ætlanir kann mann siga fyri hvussu mann skipar seg her í føroyum men tað stendur eisini í har at mann heur havt lars løkku við á fundum eg kundi tont mær líkasum at løgmaðar greida it sindur frá hvat tð er lars løkke veit meira enn øll tey føroyskuri sum eisini sita í har og hvat er hvat kom buru
trúr fundinum ja so er tað
jaspur langaard ger su væl ja takfyri hara formaður eg haldi tað er gleðast um at hetta her er tikið ig til hetta her eg haldi at vit vit koma í dag í morgin at viðgera fiskivinnu alivinnuna sum í dag hevur sirkað næstan fimti fimita snakkar um útflutningsvirði eg haldi er eisini spennandi at sovornur forð um kann fara inn ot viðgera men hvat aðrir møguleikar eru hvussu kunnu vit sum samfelag fáa virðisøkt tað tilfeingið sum vit hava við øðrum enn við fiskivinnu í alivinnu vit hava verið skipað smíð vit hava snakkað um ktvinnu vit hava snakkð um ferðavinnu vit hava nakrar aðrar møguleikar so eg haldi tað er øgiligani kærkomin møguleiki og eg haldi etað r eiliga spennandi prosjekt eg ætlaði bara at spyrja løgmann hvat er tíðarætlanin fyri hesun her hvussu hvussu langt fram skal mann hugsa
hvrenn mann fær tilmæli takk fyriharaformaður ja so er tað spyrjarin aftur nú er tað magnus og so er tað magnus rasmussen sum fær orðið
gersælja takk fyri harra formaðu ja etta var sum løgmaður segði tað eg haldi taðvera eitt samt løgting sum tók undir við at vit fóru hendan her vegin og tí kann tað kanska undrat at tað virka sum tjóðveldið er nok so negativt fyri hesin her og um mann fingi ilti fir hjartað allars løkkee veri ein túr forpí men lat tað lat tað bara fara eg haldi at hetta er virkliga spennandi og eg haldi ikki heta r eini nevnd sum skal standa vera til arbeiðis mann sigur í við alla framtíði eg haldi tað kann løgmaður kanska rætta meg siga at tað er hálvt annað ár hon fær og so kemur hon við nøkrum ítøkiligum to tað sum eg haldi er eisini spennandi tað við at fáa maksimalt burturúr vit kunnu tosa um tilfeingi hjá okkum ella ráðvøruna men eg haldi eisini tað er viktugt at undirstrika at tað snýr seg eisini um okkum menniskjur altso mest møguligt burtur úr fólkinum í sambandi við útbúgving gransking og sovíðari at tað eisini kemur við og tað sum eg skilji á lagnum verður eisini so eg haldi ettað er óalmindiliga positivt og eg vil hvussu siga tað at eg síggi fram til at vit fara at fáa okkurt í
eikiligt burturúrisna jar takk fyri ja takk so verrá
ja tað er fólk takkara formaður eða nú og nú er hetta ikki nakað endað á eitt ráð sum kemur at sita í avverð tað er endað tíðararmarskift á at í á summri tjúgu tveyogtjúgu skal hetta arbeiðið verða komið á mál og tá verður hetta ráðið so automatiskt tikið av aftur so tað kann ikki samanvarast við onnur ráð har mann setir nevndir og tey verða varandi fyri avverðum ástan tí tað tyktist øgiliga trupult at taka nevndir av aftur sum einaferð komnar og ráð tað sama og tað hava bæði henda samgongan og undanfarna samgonga og samgongur áðrenn tað nokk lært av og sæð hvussu trupult tað kann vera tí allar eru óðin veruligar eitlanastað tí tær hava eitt ella annað einilærarfunktión í samfelagnum eitt ella annað endamál so tað eri eg ikki so bangin fyri og eg haldi sjálvur tað at vit hava hópin av møguleikum her heima í føroyum fólkatalið er økt munandi vælútbúgvin fólk er komin heim vinnan er so smátt byrjað at seta kann mann siga vælkvalifiseraði høgt útbúgvin fólk í og gransking sovorðið í verk sjálvi tí at vinnan er so mikið komin upp undan fíggjarliði og so víðari at hon hevur móti páta og ráðini til tað og hetta skal so vera viðvirkandi til at fáa tað møguligt við ja møguliga í verkseytaraskipanir at gera meira persøður biologi og gentøkni og so víðari og fáa optimalt burtur úr øllum teimum allar tí ráður vit hava men ikki minst at vit fáaa optimalt burtur úr teimum væl útbúndu føroyingum sum vit hava sum kunnu nú við nýggju tøknini góðu samskifsmøguleikunum sita her heima og arbeiða og stýra út í heimi og tað hava vit sæð nógv av ta síðstu ári við koronu at føroyingar hava verið sum vanlig eru burtur meira enn helvtina av árinum kanska nú hava vit sitið heima í føroyum og havt leiðandi funktión
er e fyritøkum úti m takkar ona biðardag so varð eisini hesin spurningurin svaraður nú er tað tjóðveldið sum eigur spurningin og høgni heitraal hær orðið
ger so væl jag harra formaður fyrispurgin er til helga abramsen landsstýrismanninm í vinnumálunum og hann snýr seg um hvat landsstýrið ger við støðuna við teim jálparpakkan sum vórðu gjørdur til samband við kovit nítjan og hvussu støðan í veruleikanum er hjá teimum fyritøkum og vin ella v einstaklingum sum eru harðast raktar av koronatiltøkunum eg kann evina tænastufyritøkur saman við ferðavinnuni flutning tað kann vera fiskavirkir aðrar tænastur framvegis hso hvøliga støðan og har undir hvat er ivirhøvur útgoldið í hjálparpakka tvey ogtrý og í mun til hjálparpakka itt eitt sumáls rindaði meginpartin av og landið fekk skattainntøkur av og hvat hevur landsstýrið í hyggju at gera og nær verður tað lagt fyri politisku skipanina fyri tingi ella flokkarnir kallaðar inn og eg kans kfa eita upp í harraformaður í øðrum londum hugsi eg at teir flestu politikarar brúka bæði dag um nátt upp á at samráðast um støðuna við kovi nítjan í føroyum hava vit hvørki hoyrt orð til ei frá landsstýrinum í
alin langa tíð ja takk so er tað landsstýrismaðurin heldur
jóhann bramsen sum fær orðið at svara tveir minuttir ger tú vælharra formaður ja vit víkjandi tølunum so hava vit ikki hjá mær her ov nú so tað tú ikki gjørt at svara uppá men vit kunnu siga sum heild so so vóru umsóknir um stuðul úr hjálpapakkum nógv minni enn vit roknaðu við frammanundan vit víkjandi tí um um hvør rindaður til landskassin ella als ja tað var ein avtala millum als stýri og og landsstýri mann ger á pandamátan og tey gjørdu eitt fantastiskra gott arbeiði í sambandi við tað og tað er talan um tveir kassar altso tað er tað er fólkið sum eigur tað sum liggur í landskassanum og tað er fólkið sum eigur tað sum er í als men tað er pøgur rætt at ferðavinnan hon er hart rakt av kv-nítjan tá mann ger hjálparpakkar so er øgiliga umráðandi at mann roynir at lofta fyritøkum sum annars høvdu klárað seg ígjøgnum hesa trongu tíðina men mann skal eisini ansa eftir at mann ikki loftar øllum sum annars høvdu farið á knóranum so mann skal vera eitt sindur afturhaldandi eisini við hjálparpakkanum so sum mann ikki bara eisini pengar út og eg haldi at vit hava klárað væl at balansera men tað eru fyritøkur sum enn eru hartraktar og sum enn merkja tað men vit hava verið nógv í samband við vinnuhúsi og spurt hvussu er støðan á ymsastaðni og tað vísir seg at teir flestu fyritøkurnar ja teir hava eitt tvey túsund og tjúgu var eitt miseydnað ár og teir hava havt tað tungt men tað klára hóra undan og tað er akkurát har ið eg haldi vit skulu royna at vera komu gjøgnum sær hesa trongu tíðina og so vóna at vit at vit fáa sædd ferð á samfelagi aftur eg haldi tað besta hjálpapakkið vit kunnu gera nú og tað er at lata landið uppaftur so snara ferðir kemur á aftur men tað eru tvey ting mann allar skal balansera ímillum annað er tað heilsufrøðiliga lata vit alt upp so kunnu øll blíva sjúk men vit skulu eisini hugsa um tað búskaparliga lata tað alt aftur so at vit loystu annan trupulleika men tað skalt ein veldigan trupulleika hinum borðinum vit hava balanserað ið haldir einki land sum vit balansera betri enn føroyar
gjarni akurat lesa øsini takk fyri ja takk so er tað onnur sum fáa orð
hvønn fyrst er tað jaspur langoyrd ja takk fyri formaður eg haldi at landsstýrismagn greiddi øgiliga væl frá at tað hevur tíbetur ikki verið neyðugt við nógvum hjálpapakkum hjá okkum og eg haldi at vit kunnu staðin fyri at spyrja inn til sovorðna spurningar haldi at vit kunnu heldur brúkt eitt sindur meirur típa og fegnast um hvussu væl tað hevur gingið eg haldi at tað hevur verið heilt fantastiskt at vit kunnu uppliva í dag at tað eru øgiliga fáar fyritøkur sum eru farnar á knúranum og at vit hava stórt sær klár okkum uttan hjálparskapar og kanska vit brúkt eina hálva til eina milliard minni enn hvat mann hevði verið bangin fyri fyri einum ári síðani so tað haldi eg nógv at fegnast um tað
takk fyri
og so er tað ingi línstrømgjørði fólmtakk fyri eg kundi hugsað mær at heitt á landsstýrismannin um at eftirmeta hesar hjálpbakkarnar sum hava verið eg havi tíðin hoyrt frá frá fólki sum hava rikið fyritøkur í fleiri ár og sum hava rikið sína fyritøku væl og sum nú standa á fullstendiga beróðum og havt øgiliga nógvar trupulleikar av hesum ella ikki nógvar trupulleikar men hava havt trupulleikar av hjálparpakkunum eisini tá tað kemur við útsetan av mvg og eisini tá tað kemur til hetta við at skula rinda aftur um mann hevur tikið við hjálparpakkunum sum framvegis so kundi tú hugsað mær at landsstýrismaðurin ella landsstýri fór í gongd við eina eftirmeting og styrkti fyri at góðar sunnar fyritøkur eru ikki at hetta niðurfyri orsaka
akað av gvinítjan takk fyri ja takk fyri so er tað beint tá lovið
og eg blívi sindur ovfarin at hoyra landsstýrismannin við vinnumálum tosa um at mann skal ikki hjálpa øllum tí sær fyritøkuni farið á húsagang kortini sum hugsa at spyrja landsstýrismannin er tað í serligum brankinum at mann bara sigur at tit fáa onga hjálp tí tit høvdu farið í húsagang
ganga kortini takk fyri harra formaður
sýgurr og ha takk fyri hara formaður ja tað blívu jú gjørdu nøkur ting her inni í sambandi við hjálparpakkarnar og eitt var eisini mann kundi útseta ymisk gjøld sum skuldi fella til gjaldingar mann fekk akkurt mert longda freist í í í teimum smærru fyritøkunum sjálvandi tíðin gongur og og tað kemur væl eisini har til at tað fellur til gjaldingar og okkurt er kanska fallið og spurningurin er tí hvussu tað sær út akkurát við tí er er tað nakað sum neyðugt at forleingja ella skal tað bara ganga út tað er akurt um tað eina og hvat verður gjørt frá vinnumálaráðnum til at halda eitt rættiliga vakið eyga við teimum smái fyritøkunum sum man tryggja sær tað at at tað er eisini er her tá ið korona er farið tí at nógv hava umstøðurnar hava jú verið heilt heilt serligar og og tað er erður tru
at agera tí altíð verður lukkað takk fyri ja takk fyri eg fari at biðja fólk um at fara út at práta sum annars ikki hava orðið
bjørt samuelsen fær eina viðmerkin ella fær orði ger so væl takk fyri ja vit hava eftirlýstað nakrar ferðir eftir hondini hetta her árið meðan koronahevir herja at løgtingið hevur brúk fyri at fáa lýsingar av teimum ymisku vinnugreinunum hvussu hvussu tær eru raktar av korona vit vita at tað eru fleirisløg sum eru ógvuliga hartrakt og so vita vit at tað eru onnur sum eru sloppin væl undan korona tí ein dá kanska summi sum sum hava tað gott undir korona so hava vit alla tónleikarvinnuna eg veit at tann vinnan er ótrúliga meint rakt og vit hava nógvar smærri fyritøkur sum eru hart raktar og eg fari at spyrja at landsstýrismannin hevur hanngreiningar sum hann kann koma í løgtingi við soleiðis at vit kunnu taka støðu til um vit eiga at seta nýggjar hjálparpakkar í verk tí korona kemur at halda áfram eina
bíða afturat ja og so er tað spyrjarin høgni hoydal sum fær orðið aftur
gæja harra formaður sum eg skilti landsstýrsmannin so er ikki nakað veruligt arbeiði í gongur við at við at gera átøk øog sum eghaldi eg ingilin ingililindis strøm nevndi og bjørt samuelsen so hava tei eisini ala mentanina og ítróttin og ikki mers tónleikarvinnuna ella undirhaldsvinnurnar kundu rópa tað tað og tað undrar megeit lítið sindur og eg undi hugsa at spurt landssmannin hann kann siga nakað um eisini hvussu ta r teitt var at mann útsetti ella mvegi men tað var bara ein útseting av pínuni kannmann siga hvussu hevur tað rakt fyritøkur tá ð tey tá ið tey gjaldini fata til gjaldingar og so so haldi eg tað hevði veriðup á sít pláss taðskal bara vera mítt inniliga tilmæli enn eina ferð at landsstýrið brúkar orku uppá tðhar og tosar við politisku flokkan í politisku skipanina um hesa støðuna tí tey sum eg tosi við har eru nógv sum eru heilt ørkymlaðir av støðuni og frætta einki og eg havi eg havi tað uppáhaldið harra formaður at hjálpapakki eitt orðnaði áles tað sum løntakarin og arbeiðsgevarin rinda inn men eg rokni næstan við at tað sum hjálparbakki eitt hevur rindað í skatti til landskassan tað sum rendar n úti í kotp pakka eitt tað er meira enn hvat landið hevu rindað út aftur til fyritøkur einstaklingar og fólk sum stríðast við at yvirliva tað rokni eg næstan við men tað kann so landstýrismaðurin kanska vátta ella avsanna ella fíggjamálaráðrin sum hevur henda viðmerkingu í salinum kundi kundi svara upp á tað eisini alment að tað tað ber til at at svara alment í fjólmiðlum
so er tað landsstýrismaðurin helgi
bramsenumærðija harra formaður vis høgni hoydal heldur tað at landskassin blívun ríkur av av kovi nítjan so mánað al so tykkur umaftur tað er altso ikki søgan men sjálvandi ynskja at vit ikkja at nakar skal fara á knóranum sjálvandi ynski at vita at allar fyritøkur skulu klára so væl sum møguligt og eg tosi ofta við við smáar fyritøkur jenis a rana landsstýrismaður hann tosar eisini við smáar fyritøkur innan fyri mentanina og og vit hava ein leypandi fylgja vit við hvussu støðan er tað er ikki púra fremmant fyri okkum hvussu støðan er og vit hyggja allan eftir nær skal mann sláa til aftur og og og og ein stór avbjóðing hevur verið tað t at mann veit ikki hussu leingi tað var har tað er tí at tað kundu a tsea emvg tá visti mann ikki vera hetta ein mánaðir vera het eitt ár viðtta tvey ár tí kom tað inn nú gongur tíðin beinanig um tað men eghvr hug at iga eitt afturat og tað er tað at at tað stutt at langa er tað at tað vóru nógv færri umsóknir úr hjálparpakkanum enn vit roknaðu við nógv færri
takk fyri ja takk so varð hesin spurningurin svaraður og vit taka so tann næsta spurningin og hann er frá miðflokkinum tað verður bill justinussen sum fær orðið at spyrja
ger so væl takk yihar formaður vit hava eina orðing í samgonguskjalinum sum er ja tori at siga honu tikið næstan beinleiðis úr ja til elspett mersetes gunlegstóttir er spurningin tikin beinleiðis úr stevnuskránnui hjá øllum trimum flokkunum haldi eg sum er í samgongu og her stendur heimillað verður kommununum at rinda part av kostnaðinum fyri stovnspláss til foreldur við formansinsloyvi sjálvandi um tey velja aðra ansing ella velja at ansa egnum børnum heima hetta verður gjørt út frá meginreglum um at pengarnir skulu fylgja barninum hetta var ein orðing sum eisini stóð samgonguskjalinum hjá hesi somu samgongu frá tvey túsund og ellivu til fimtan tað hendi einki í tí málinum hetta er eitt aðalmál hjá miðflokkinum at vit kunnu fáa broytt og bloytt upp í skipanini viðvíkjandi rbarnaansing so at hon verður meiri soleiðinar at foreldur kunnu velja við teimum pengunum sum eru tøkir til barnaansing og tí spyrji eg elsbett mersetes gunlegsdóttir sum eg havi skilt so hevur tað verið ein ivi um hvør umsitur hetta málsøkið í landsstýrinum tað kundi verið elsbet mersetis gunlegsdótur ta kundi verið jens arana tað kund verð verið jørgun niclasen tí at hetta fer yvir um økir men eg spyrji hana hvar hetta málið liggur og hvussu tað gongur við at fyrireika lógaruppskot
til hetta mál takk fyri harra formaður ja takk so er tað elsment merketis gongustøttir landsstýriskvinna sum fær orðið tveir minuttir gjørsvald
ger so vælja takk fyri harra formaður hetta var hetta e verðir øgiliga nógvum tosað ella diskutera hetta her við ati pengarnir skuldu fylgja barninum og mann fór eisini væl upp á tað sama og mann hevur eisini havt tað og tosað um tað í samgonguni í nei í landsstýrinum og sum spyrjarin eisini var frammi við so er tað eisini verið eitt ivamál hvar hoyri heta heima er tað soleiðisnar at jenusa rana landsstýrismaðuri sum umsitura hetta málið ella er tað landsstýriskvinnan í almannamálnum og fyri stuttari tíð síðani so bleiv fekk eg at vita at tað málið hoyrdi undir hesai landsstýriskvinnuna og so tað er eg vil siga at tað evi ikki gjørt nógv við málið undan tikið tað mann tikið tað fram ug mann tosað um tað og kanna nøkur ting so men tá ið eg nú havi fingið hetta málið so vænti eg tey sum kenna meg so fari tað at síggja úrslit um ikki beint nú men
so veru tað takk fyri ja takk fyri so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið og fyrst
ruttvanggersuvæltakk fyri ja hetta uppskotið er nokk ætlað at stuðla tað at annað foreldri er heima við børnum og tað vil sum oftast vera mamman og friðir verið við tí men eg hugsi at veruleikin hjá allarallarflestu barnafamiljum er í í dag í føroyum er at tey eru noydd at arbeiða bæði tvey og eg hevði so ynskt at mann eisini hugsaði um at gera tað lættari hjá teimum familjunum tað kundi til dømis verið at gjørt givið ein ein skattafrádrátt fyri at andsett fólk at gjørt reint fyri seg til dømis tað hevði gjørt tað mumuunandi lættari hjá allarallarflestu barnafamiljunum í føroyum har sum tað simpuligan ikki ber til annað enn at bæði
foreldrini arbeiða takk fyri
steffan klein poulsen ja harra formaður eg haldihendan loysnin er eitt ótrúliga gott alternativ tilta skipanin sum vit hava í løtuni sjálvandi skal hon gerast smitligari og og tað skuldi vera fleiri møguleikar hjá familjuni at taka av tí at familjurnar hava s ymiskar gerandisdagar og eg trúgvi at tað her vildi vera ótrúliga góð loysn fyri fleiri familjur og og tað er ótrúliga keðiligt tá ið tað ikkier ein greiður skilnaður millum landstýrismannin ella hvør hevur ábyrgd av hesum her nú havi eg til dømis tikið málið fram um kokulear implantat og tá víst á tað sama at ein landsstýrismaður er handa partin og ein annar hendan partin og tá steðga málini játtanini upp so eg hopi at landsstýrið kann avklára hvør hevur ábyrgd av hum
her og so skjóta hetta málið í gongd
so er tað djóni náts og jóans at gera tað takk fyri harra formaður ja hetta er so eitt nokk so umstrítt mál og sum hetta hendan samgongan velur at gera tað í verki so er tað jú eisini kann man siga ein uppgerð við tað vælferðarsamfelagi ella tað teir stovnarnir sum nógvar kommunur hava brúkt nógvar orku og pengar uppá til at fáa so góð stovnspláss til børnini sum gjørligt so er hetta jú at taka hvat sum er uppbygt uppi faktiskt frá frá kommununum og ger tað tilboðið til til nakað verri og tí vilja vit í javnarfólkinokkinum mala frá at mann fer líkasum tann vegin tí at sannleikin er í dag at tey stovnspláss sum eru bygd upp tey dagstovna øki sum er faktiskt væl væl bygd ein væl bygd skipan honi hon stendur fyri hóttafalli tá ið tá ið samgongum ætla at gera álvar
bara burturúr úr herum
so er tað pállareynatúkum sum fær orðið gerast hann takk fyri formaðurin ja eg kundi hugsað mær at vit her á tingi vóru dugnaligar til at sleppa okkara vanahugsan ella ella kassuhugsan um at tað er málið tí tað er týðiligt haldi eg at hjá teimum ungu familjunum í dag so hevur mann tørv at hugsa meira sum við einum einum breiðari familjupolitiskum høpi tað eru alt ov nógv trýst á tær ungu familjurnar í dag um at skula prestera at byggja stór hús og og gjalda eina hundans rúku samstundis sum tú skalt vera tær perfekta foreldrini so eg haldi at vit sum heild hava brúk fyri at at hugsa heilt annaðleiðis skapa betri forstroydu fyri at at familjurnar kunnu fáa eitt betri
til lív serliga smábarnarfamenninar takk fyri
síðani er tað siri stenberg gersuvætakk fyri harra formaður ja eg haldi o mann skal vera varin at fara akkurá hendan vegin men kanska arbeiða meira við at fáa longri barsil sum okur eisini hava gjørt og fáa meira fleksiblan og kanska eisini at hava styttri á arbeiðsviku ø landstýrskvinnan upplýsti at tá ið pengarnir fylgja barninum at hon fer t arbeiða við tí okkurt fer at henda eg veit skum hon kann siga eitt sindur meira um hvat og vissu hatta er logikkurin so má hann væl eisini verða galdandi á øðrum økinum skulu som pengarnir eisini fylgja teimum eldri so so kunnu kunnu tey eisini verða ansaði bara heima so ger mann bara upp við alt tað systemið sum mann hevur í dag
ja hagný heim
yælformaður eg eri eisin samdur ú tí at tað er ein ein trýst á gerandisdagur og ta er nógvar nógvar barnafamiljur sum ynskja sær størri frælsi til at gerandisdagin til rættis men tá eg hoyrir føroyngin hjá miðflokkinum og svarið frá landsstýrskvinnuni so so má eg siga vit í tjóðalsflokkinum eru ómetaliga stúrin fyri hvat tað kann elva til bæði sosialt fyri javnstøðu fyri arbeiðsmarknaðin og tað minninir í eftir okkara stykki í stóran stóran mun bara um at fáa konurnar heim til kjøtgrýturnar fíggja av statunum og hvussu liberalir flokkarar kunnu siga tað at staturin skal fíggja fólk ti til at til at ganga heima tað er tað er mær framvegis ein ein ein stór gáta hmen tað mugu teir sum svara fyri teir teir flokar
kám sat iga ag taka undir við hesum tað segði landsskvinnan at sum gjørdiso er tað landsstýriskvinnan sum fær nei orsaka at tað er fyrsti billjustinussen sum spyrjari orsaka
billjustinsen ger suvæltakk fyri harra formaður ja eg fegnist um at tað vóru positivar røddur í tinginum fyri at hava ein sterkan og góðan familjupolitikk sum eisini serliga sum pállareynatiku vísti á so at m at mann mann hugsar meiri broytt út frá støðuni hjá barnafamiljuni og at mann arbeiðir fyri at skapa betri fortreytir fyri at áfamiljurnar kunnu innrætta sín gerandis dag eftir egnum ynskjum tað eru í dag fleiri og fleiri ungar familjur sum hugsa heilt øðrvísi serliga viðvíkjandi børnunum at tey ynskja at vera meiri saman við børnum í uppvaksarárunum tey ynskja meiri at mynda síni børn í teimum fyrstu árunum ikki bara at koyra tey á stovn og so kann kann uppgávan vera á stovnunum og tí haldi at vit eiga at virða tað ynski altso ganga vit ikki øll inn fyri væl frælsi at vit kunnu velja ikki eitt øvugt orð um tey stovnsplás sum eru íg haldi barnagarðirin gera eitt fantastiskt arbeiði og eg eri ógvuliga ógvuliga positiv innstittaður fyri at at børn eru í í úti á stovnunum og og stovnarnir eru fyrimyndir í nógvum førum men tað eru nógvar familjur sum ynskja eitt annað val og hví skulu vit ikki lata upp fyri tí allir pengarnir eru golnir allir eru tøkir hetta kostar ikki eina krónu
hetta snýr seg um eina umorganisering og einki annað so er tað landsstýriskvinnan sum fær
tað seinast orðið kertanurja takk fyri harra formaður tað eru nógv sum arbeiða ymiskar tíðir arbeiða náttarvaktir arbeiða seinnapart og arbeiða tá ið barnagarðarnir eru lukkaðir vit vita um dømir har sum mammur ella foreldur hava atbjóðingar og her hevur mann so møguleika við einum slíkum uppskoti at kanska eitt grannalag kundi sligið seg saman ella at onkur sum kundi passa barnið eina nátt tá ið mamman er ella pápin er náttarvaks og her er mann sigur her eru ræðuliga nógvir møguleikar men eitt sum vit ikki skulu gloyma tað er tað at hetta er ikki nakað tvang hetta er eitt val hvussu mann vilja eitt her so er møguleikin har so eg vil siga at vit útvikla okkum alla tíðina fyri tað um nú foreldurin fáa eitt størri val er ikki lik við tað at mann verður koyrdur heim til grýturnar aftur sum kvinna og tað kann eg heilt so siga at tað eg hevði ikki komið við einum sovorðnum uppskoti tí eg ætli mær ikki heim til grýturnar ikki tí
tíðin er farin so nær takk fyri ja ja so varð hasin spurningur svarað og vit fara til nú er tað framsókn sum veit teir
og tað er ruttvang sum fær orðið at spyrja ger su væl takk fyri harra formaður hesin spurningurin er til kalioholm johannesen landsstýrismannin í heilsumálum eg havi lagt merki til at tað koyrir ein kampanja á netinum í løtuni har sum sambandsflokkurin greiðir frá hvørjum mál eru avgreidd og ein yvirskrift á tí listanum er viðgerðartrygd og undir tí stendur at heilsuverkið er munandi lytt fyri at megna at veita viðgerðartrygd nú hevur føroyska heilsuverkið í stóran mun verið merkt av korona farna árið men eg fegnist eisini um at henda samgongan hevur vhevur valt at halda á í tí raðfesting sum undanfarna samgonga legði lunnar undir at virkuliga lyfta heilsuverkið fíggjarliga men viðgerðartrygd altso er tað soleiðis at tað er sett í verk viðgerðartrygd innan fyri heilsuverkið altso hevur mann ásettan rætt til at koma til viðgerðar innan fyri ásettar freistir tað er soleiðis vit vanliga fata viðgerðartrygdir tað kundi eg gott támt mær at
hósk meira um takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin kai lego hálmi johannesen sum fær orðið
ger sovælja takk fyri harra formaður mann hevur eitt til dømis danmark sum eitur bihandlendsgaranti og harigaranterað mann innan fyri tretivu dagar mann byrjaði við trýss døgum og so av praktiskum árun formanira tretivu dagar vit hava ikki koyrt tað sum lóg enn men tað asolutt skulu vit arbeiða fram ímóti viðgera trygvar eitt øgiliga umfatandi hugtak og tað er øgiliga viktigt at vit tá vit blíva sjúk sleppa framat so skjótt sum møguligt og vit hava fyrstu ferð nakrantíð nakrar almenna bílistar sum vit hava lagt út alment og tað er grundarlagi fyri at vit kunnu fara at diskutera hvat hvat eru bíðitíðirnar í føroyum til teir ymisku diagnosirnar og tað eru innanfyri fleiri økir ja sum eg kann siga at vit eru farin niðurundir hasar tretivu dagarnar eg kann taka nøkur dømir úr rúgvuni eg kann taka til dømis neurologiskt ambilatorium ta fari frá einum ári nú niður á tríggjar mánaðir tað vil siga tey sum bíða við tí svara avbjóðingini eru g sleppa at bíða í tríggjar mánaðar nú snar fyi eitt heilt ár áðrenn vit tóku við tað er eitt dømi vit hava eisini vit hava eisini fingið við í ta nýggju krabbamainsætlanina sum verður gjørd nú sum skal verða liðug í maimánað har hava vit eisini fingið inn í ðiorðingina at tá ið tað verður krabbamai tá skalt tú altíð vera undir tretivu dagar og tað skulu vit fáa inn sum eitt mál fyri allar teir føroyingar sum up á einellanan máta verða raktir av hesiri herviligu sjúku at teir vera tryggir í einum pakkaforløpi akkurát sum mann kennir tað niðri at tú ongantíð følir at túer dottir niður millum í tí føroyska systeminum og tað kemur fyri oftani og vit kunnu gera tað so nógv betur innan fyri til dømis endurvenjingina har hava vit helduvís fingið hægri raðfestingar hvar býtíðini fara niður men tað er rætt sum rut segði ruttvang siður tað er tað at korona kom eisini inn á okkum og tað hevur sjálvandi havt sýna ávirkan eisini upp á hvussu skjótt vit gera hesi tingini men viðgerðartrygd er eitt fantastiskt mál og takk til allar flokkar á løgtingi at tit tóku undir við viðgerðartrygd
ja takk fyri síðani er tað aðrir tykur bara fáa

er tað jóhannes joensen gersuvæl atakfyra ha formaður ja tað er eitt gott eygamál hava fyri sær at at hava viðgerðar trygd so øll fáa viðgerð ááðrenn tretivu dagar men eg hugsi eisini at í fleiri førum so er tað blívin verri altso tað eru tað ru fleiri sum standa bílista og tí má mann kansna seta meira inn men eg hugsi eisini eitt eitt eftir eisini tað burdi itið bústaðartrygd tí at tað r fleiri summi sum ligja kanska sjúkrahúsið sum ikki hava pláss hvørsu ellisheimi ella á bústovunum og tí hugsi at bæði kommunur og landið burdu sett meira inn eisini við at byggja íbúðir ella bústovrnar til hesi her fólkini sum liggja sjúk á sjúkrahúsinum til dømis tí eru viðgerðartrygd og bústovnar

og edva jakobsen takk fyri teir formaður vit settu okkum fyri at arbeiða hart við hesum átakinum viðgera trygt niðri tá mann byrjaði at arbeiða viðgera trygt so tók tað rættiliga nógv ár frá tí mann startaði við tí inntil tað var komið rættiliga upp at koyra mann kann siga at at mann hevði tretivu dagar innan fyri nógv økir nú verður tað tosað her eisini um at innan fyri sálarfrøðiliga er býling long men líka sum hyggja eftir til at hann ongantíð koma so nógv ígjøgnum sum síðsta ár tá mann setir veruliga fokus á eitt øki so so vísir tað seg at tað er rættiliga nógv sum sum koma til og síggja tað at tað er ein møguleiki eg haldi tað við viðgerðatrygg bara tað at mann sigur at innanfyri krabbensætlan hevur mann fingið tað í at mann skal vera tretivu dagar og tað at mann inntil neurologiski koma niður á tríggjar mánaðir tað sigur bara at vit eru vit eru rættiliga man sigur vit arbeiða hart við málinum og málið er at innan fyri nøkur ár so er mann so er mann veruliga komin við fleiri diagnosum hvar mann sleppur framat innan fyri tretivu dagar og tað haldi eg er eitt fantastiskt mál kanska bara ísis

ja og so er tað siri stenberggersuvæl takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er eitt gott mál at seta sær at hava viðgerðartrygd eg haldi bara okur kanska ikki altíð leggja kanska eitt sinur tað sama í dag tí í veruleikanum hava okur viðgerðartrygd í føroyum tí at øll fáa viðgerð spurningurn bara um hvussu longu bíðitíðin er so kanska rahar mann skal seta inn upp á og tað er gott at hoyra at tað er blívur styttri bíðitíð til til til dømis til tað norelogska øki og tað hevur so sjálvandi eisini hingið saman við at tað eru nøkur øki sum t verið øiliga trupult at fáa starvsfólk til og tí má tað eisini hanga uppi í at mann arbeiðir alla tíðina við at útbúgva fleiri serlæknar og altso ogrøktarstarvsfólk vissi tað eisini sum skal til so tað má sjálvandi hanga saman og í løtuni hava okur frætt at tað veri et sindur trupult at fáa útbúgvingarsturv til til dømis fyri at fáa útbúgvi fleiri kommunulæknar egvetsk um landsstýrismarn an siga eitt sindur um tað og og tíverri eisini sætt á bíðitíðirnar blívuna longri enn an onkur øki og tað er soleiðis er tað ymiskt alt eftir hussunógv starvsfólk veður og hvussu nógv er ávíst og til dømis beva tað sagt her ein dagin atbíða
ja takk fyri so er tað
spyrjarinsumæangakk fyri ja tað er gott at hoyra landsstýrismanninum siga attað at at arbeiði er framvegis við tí tá ið eg síggi ein lista við avgreiddum málum altso eitt mál sum er avgreitt í mínari verð so má kunna mált og tað tað haldi eg ikki vit eru viðvíkjandi viðgerðartrygd so eg fari at heita á sambandsflokkin um á endurskoða sín lista yvir avgreidd mál tí viðgerðartrygd er altso ikki avgreitt sjálvandi tað er stittboði tíð á nøkrum økjum tað er gott gleðiligt at hoyra men tað er sum altíð í føroyum tengt at hvørji læknar mann hevur á økinum og tað er har vit eru so ótrúliga sárbar fer ein lækni á pensjón jamen so leingist bíðitíðin automatiskt og tað er it altalt forsár bar skipan so at landsstýrismaðurin skal hava fullan stuðul skal fáa fullan stuðul frá framsókn tel at arbeiða víðari við málunum og at fáa

fari yja eg fari faktikt at byrja vivð at takka øllum flokkum fyri at tit hava tikið undir við tí við at vit fara eftir viðgerðartrygdini allir flokkar eingin undantikin túsund takk til allar flokkar føroya løgtingi at vit skuldu fara eftir viðgerðartrygdini tað er tað e eit sindur órímiligt at okkara megi sum ein indianar í sambandsflokkinum hvussu vit hava eina orðing í einum einum programmi altso tí at eg haldi heldur ikki ggev tað rætt vit skul ikki forgigla av nøkrum sum sum ikki eri danmark innførdi bihandelsgarant í tvey túsund teir eru ikki lidnir enn at impelimentera bihandlensgaranti so hetta er ikki nakað sovorði logthangandi fruktir hetta er knalhart arbeiði hvar ið mann evr eftir fólki hvønn einasta dag um a fær registreringarnar upp á pláss vit hava sett iki havt nakrar registreringar fyri tveimum trimum árum síðan í føroyska heilsuverkinum vit kundu slet ikki fáa eitt tal vit kundu slettiki diskutera bílistar tað var av ikki tal og tit nústøðni nú vit byrja at fáa tøl soleiðis at vit kundu diskutera að so at vit koyra á og tað er vit koyra saman og vit skulu ikki forgigla nøkrum fólki nakað sum ikki passar vit taka tað diagnosi fyri diagnosi og vit trevla allar ígjøgnum inn til vit hava undirtretivu dagar frá allar tað er eitt samfelag sum er framkomi í tvey túsund og einogtjúgu illa
longur fram takk fyri ja takk fyri vit eru so vit hava brúkt akkurát ein tíma til hesar seks spurningarnar so tað er tað sum tingskipanin áleikar okkum og vit eru so hava so avgreidd hesar ófráboða fyrispurningarnar í dag tað er soleiðis tað næsta málið á skránni er aðalorðaskiftissambæært einans hundrað og fýra tingskipanir um tað verður um alvinna men vit fara at taka ein steðg upp á ein hálvan tíma áðrenn vit byrja upp á tað orðaskiftið er kanska skeivt at byrja tað beint nú um útvarpstíð so vit siga at tingfundur verður niðurlagdur til klokkan trý korter til eitt so vit byrja klokkan tólv fimmogfjøruti við hagavorðaskifti so er tingfundurin uppafturtikin og vit fara nú í holtir við aðalorðaskifti sambært grein einoghálvtrýss stykkju fýra í tingskipanini um tingmál f strika tvey tvey túsund og tjúgu tað er frágreiðing um aluvinnuna og nú skulu vit biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað khristian andreasen fyri javnaðarflokkin hennikaold fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárason petersen og fyrstur at røða er khristian andreasen
fyri harra formaður tað er eðalorðaskifti um alivinnuna alivinnann er ein týðandi táttir fyri føroyska samfelagið tað er ein av okkara høvuðsvinnum og tað er gott atløgtingið fær høvið til at viðgera hesa vinnuna undir eit egalorðaskifti alin alingin í føroyum er ikki serliga gomul hon byrjaði kanska í fyri en ántrýss árum síðani teir tað fyrstu royndirnar blivu gjørdar og royndin var eisini gjørdar í hálvfjerðsunum sum lagtu grundarlagið undir alingina á sjónum og so høvdu vit nakra æling í fýrsunum vit minnast øll at tað vórðu givið nógv aliloyvi g haldi að vóru sjeyogtrýss í tali tað varð politikkurin tá var kanska ein ringur ein avlæri kanska og vit fingu ein alilóg í áttaogfýrs sum var eini rammu lóg og tað var eisini neyðugt tá at eat formulera ein yvirorðnaðan alipolitikk fyri at fáa nøkur grundlegjandi prinsippi hvussuhendan vinnan kundi skipa seg og longri so longu framvi koma so var jú eisini tørvur á at fáa lóggávu um djórasjúkur sum eisini kundu umfata ælingina tí øll vistu at tað var ein ein veteroner í vandi við hesi vinnuni og bjarni djeuraholm fyrrverðandi landsstýrismaðurin hjá fólkaflokkinum legði uppskot fyri tingið um løgtingslóg um djórasjúkur sum varð løgd sumvar lagdr fyri tingið tvey tsun og eitt tá var ognarviðikiti vóru eisini fløkt tað vóru fleiri ælarar á sama øki og tað hevði við sær at tað var nógv ferðsla millum økini og har var eisini stórur vandi fyri smittuspjaðing og tað var kom beinanvegin fram at mann skuldi minka flutningin millum æluvøkina fyri at avmarka smittuvágan og tí fór vinnumálaráðið fyrsta í í tvey túsund talinum undir eina fyrireiking at fáa alifjørðina at skifta um aliøkir so sat viðkomandi alarar bert vóru einum staði

og tá ein landsýrismaður í vinnumálinum bjørni djørholm gjørdi eitt umfatandi fyrireikan fyfyrireikingar arbeiði fyri at fáa bøtta um vetoneru skipanina soleir at myndugleikarnir fingu nøkur amboð at berjast ímóti sjúku og smittusfjaðing

og hetta endaði so við at landsstýrið á heyst í tvey túsundog trý lýsti eina rakstrarkunngerð um sjúkufyribyrging júkufyribyrgjandi rakstur eisini bleiv gjørd á eini serstøk ialal kunngerð og kunngerðin ásetti reglur um at mann skuldi skilja árgangirnar sundur og mann skuldi hava økishvíld altso økini skuldu ikki brúkast tað skuldi skiftivís su manskuldi ha skiftisøkir og mann hevði eisini reglur um tilbúgving skuldi tað ringasta t henda og alt hetta her tað legði jú karmar undir eina nýggja vinnu í føroyum hvar ið øll atlit vórðu tikin o eisini við við spjaðing og fyri at fáa eina burðardygga rakstur

og talið av alifyritøkum fór frá kanska fjúrtan til fýra alifikvur tá so hevði eg alt hett her við sær at grundalg var var fyri eina einari nýggjari vinnu í føroyum sum ordiliga tók dik á seg eitt annað sum bleiv gjørt tá sum eg haldi hevur stóran týdning fyri menningina á alivinnuni tað var tað at mann broytti reglurnar um útlendskan kapital avmarkingin at útlendskatalr ikki kundi vera í vinnu bleiv tikin burtur soleiðinar at vit í alivinnuni hava eina eina reglu sum sigur at útlendskir íleggjarar kundu gera íløgur í alivinnuna har er nakrar avmarkingará gott nógv men men tað hevur verið gott fið alivinnuna sum á henda hátt fekk fatur á kapitalið sum hevði tørv á

so eg vil siga tað at hetta her við at mann gjørdi nýgjar karmar fyri aluvinnungina og umann fekk greiðar vitinerar reglur um man fekk útlendskar kapital mann gjørdi eisini eina koppsetingarætlan fyri ðsa og tað var altíð tá tá var ein lansstýri sum setti tað í gongd og tað útmyntaði seg so í novembur í í tvey tsund og fimm til ein nýggjan alipolitikk sum faktist er tann er tann yvirorðnaði politikkurin sum framvegis er galdandi og so hava verið justeringar gjørdar í alipolitikkinum ein justering bleiv gjørd í tvey túsund

øgiliga viktigt at siga tað at endamálið við tilgongdini var at minka um biologiska vandan s sum tryggjas skuldi vinnuni tryggjar karmar at virka undir og tað var eisini ein ein avgerandi fortreyt oat alivinnan eisini kundi hava høvið til at økja sína framleiðslu men á burðardyggum og forsvarligan grundarlagið í lipolitikkurin bleiv tá at formleraða soleiðsinar til nakrar alifirði verða lagdir saman til størri royndir nakrir alifirði verða strikaðir og nakrir alifirðir verða víðkaðir og paragrav eitt í lógini um um alið aling sigur at lógin hevur til endamáls innan fyri lívfrøðiligar burðardyggar karmar her undir við atlit til djórasjúkru umhvørvið at fremja lønsemi og kappingarføri í alivinnuni og tað vas tað sum stendur í viðmerkingunum alivinnan hevur ein ómetaliga stóran týdning fyri føroyska búskapin í dag og alivinnan er kanska ein selskingsøga sum sum er íkomin trúgvi eg tí at vinnan hevur sjálv fingið frið til at ment seg undir støðugum karmum í dag er kanska við avleiddum vinnum kanska eini tvey trý túsund arbeiðspláss í hesi vinnuni

tey túsun o nítjan var níggju komma fimm miliardir tann samlaga útflutningurin av hesum stóv alivinnan fyri góðum la einhelm av útflutninginum fýra milliardir krónur og alivinnanin hevur seinastu fimm árini goldið slakar tvær komma tvær milliardir í skattum o avgjøvraum í landskassan so tað er ein risa upphædd sum ta hevur givið avkast eisini í landskassan tey trý størsta alifelja tey alifieini vit hava hava seinast fimm árini umsett fyri góðari tveyogtjúgu komma fýra milliardum krónu alifeligini hava í sama tíðarskeið gjørt íløgur fyri níggju komma tvær milliardir krónur og tvær komma sjey milliardir u goldnar í vinnupvítur í tvey túsnd o nítjan rindaði alivinnan fýra hundrað milliónum krónur í lønum tí halda teð er oftani løgið tá eg hoyri politikarar og onnur siga at útlendingar fara avstað við øllum vinninginum í føroysku alivinnuni einki kann vera meira ósatt enn hinvegin ja vil eg statvekk halda fast við at við at loyva útlendskum ílaggjarun at gera íløgu í alivinnuna so havi eg skapt karmar fyri at vinna kann út veða neyðum kapital og hesin kapitalur sum alivinan hevur tørv á finnst ikki í føroyum og við at loyva útlendingum at gera íløgur í føroyum so eru tað eisini eir sum taka virskuðina fyri um tað skuldi gingið galið meðan vinningurin ligur eftir í føroyum og alt virksemið liggur føroyum sum sagt útflutningsvirði av alivinnuni liggur um fýra milliardir og sambært alivinnuni kann altso er møguleiki fið at økja framleiðsluna nakar komandi árini og vinnarnir rindar sum sagt einar fimm hundrað milliónir beinleiðis skatti um árið og hetta kemur kanska at økjast komandi árini um tað eydnast í vinnuniga at skapa burðardyggan vøkstur á kappingarførum grundarlagi tær avbjóðingar sum alivinnan hevur í dag er kanska kappingin utanfrá tað fær nógvi lanba sera ling fram út í heimi og tað fer kanska við tíðina at geva eitt størri útboð á vaksandi kappingaámarknaðinum og hendan æliningin hevur kanska lægri fragtkostina og su víðari sum fer at at skapa at sela kapping fyri alivinnuna og tí er ómetaliga neyðugt at vit tryggja at tann føroyska alivinnan framhaldandi kann hava eitt eit kappingarførari soiði ar hon klárar kappast við útlendskar fyritøkur her er eitt at nevna tað er tað at tann føroyska alivinnan hon betalir munandi meira skatt enn kappingareytar er í øðrum londum í skotlandi rinda mann bara nítjan prosent partaalskatti og í norðuri í norðreg hevur man eisini stuðulsmøguleikar og mann hevur kanska ein samlaðan skattp á trýogjúguprosent sum svarar til null komma fjøruti oyrur per kilo framleiddam vøðrum í føroyum er skatturin sjey krónur per kilo sum er munandi meira enn í londunum í kappasktvið eg havi hugt eftir tølunum hjá bakkafrost samlaði skatturin sum fyritøkan rindaði í tvey túsund og átjan var fýra tað svaraði til eitt skatta prosent uppá einogtretivi prosent tá vinnusbítiskatturin íroknaður varð samliga skattatrýstið fýraogjørti komma fýra prosent og tað sigur seg sjálvt at tað er ikki livm fyri at økja skattatrýsti aluvinnuna tí vinnan eru longu dag kanska við at missa kappingarføri júst orsakað av høgum skattum eitt annað sum eg havi lagt merki til sum eisini haldi er ein vandi fyri alivinnuna ta er tann økta bueukratiseringin í í føroysku umsitingini eg veit at tað er tað hevur verið eitt samskiti millum myndugleikarnar og og alufyritøkurnar um galdani lóggáva hevu undi rakstrar kunngerðina men seinastu tíðina havi eg lagt merki til at myndugleikarnir hava broytt kós og hava sett avmarkingar í gongd í verk mótvist alufyritøkunum og hava kravt litilfyritøkurnar at minka teirra framleiðslu í serliga í sambandi við niðurberjing av lús so hava lifyritøkurnar gjørt stóra íløgur í nýggja niðurberjingarhátti av lúsum mann hevur keypt týrartík man evrgjørt dýrar íløgur fyri merikaniska viðgerðir og mann hevur eisini gjørt har at mann roynir at øat økja framleiðsluna av stórum smálti á landi fyri at minka rissikíni á sjógvi og serliga hsin her avlýsingarhátturin hevur viðført eitt økt felli tí fiskurin tá tað erandi innkoyringar sumskal til og í staðin fyriat geva vinnuni ein møguleika at fáa hetta innført so er so er myndugleikin farin at krevja niðurskurð og tá tá selr jú tað at grundarlagið fyri teimum stór íløgum sum vinnan hevur gjørt er líkasum burtur tí einhvø forsetningur hjá einari vinnufyritøkum at gera íløgur er at mann kann økja um framleiðsluna og økja um virðisskapanina sum skal forenta hesar íløgurnar

og eg haldi at landsstýrismaðurin eigur at hyggja nærri efir hesum her og atgera gjøgnumskygdar reglur soðsir valivinnan veit hvat hon hevur at halda seg til og at rummusitini í alivinnuni ikki verður pasera upp á eina fría meting hjá hjá myndugleikanum og eghaldi eisini at størri mun eigur at respektera tað innaneftirlit sum alifyritøkuna hava í dag tí eg eri vísur í at alifyritn sjálvari er førar fyri at meta um eisini eisini at føra fyri at meta um tannbiologiska vandan sum er eg haldi eisini at tað manglar ein greið visjón í øll hesun her um ein burðardyggan vøkstur eg haldi at tað virkar sum ar mindugleikin kanska hevur gloymt gloymt fyri tíðina at endamálsurðingin í alilógugávuni er at skapa lívfrøðiliga burðardygar karmar herhundir við atlit til djórasjúku og umhvørvið men eisini at fremja lønsemi og kappingarføri í alivinnuni i skeg til dømis hugsa eg um lisakunngerðina sum undanfarna landsstýrið sett í verk hvar mann nú setir eitt mark fyri einar hálvari skynsbúnari lús prlaksí gildi kann reglugerðin bleiv sett í gildi uttan nakað fakligt tilmæli og var ein royn t var eitt roynt polilitiskt inntriv móti hesi alivinnuni og eg veit frá alivinnuni at henda hendan reglan seinni ár við ho kemur í gildi fer atí avgerandi mun at seta forðingar fyri einum vøkstri ina yri alivinnuna og tí vil staðiliga heita landssýrismannin um at viðgera heta málið á nýggjum saman við alivinnuni so vit kunnu fáa hóskandi karmar og ikki lemjandi karmar fyri alivinnuna sum hendan lisarakunngerðin

ein annar spurningur sum eg havi sett meir er tað altso eri nú er tað starvsstovan hóski starvstovan sum umsita her og á á stovnum og arbeiði seor eisini í landsjórarlæknin sum hevur narar heimildir eg seti spurnartykin við hvussu rætt er at hava hasar bóðbáðar myndugleikarnar undir sama taki

við tí samfelagsligum týdningi sum vinnan hevur í dag er tað av alstórum týdningi at alivinnan ikki verður gjørdi minni kappingarfør enn enn vinnan í útlandinum serlakt at hugsa verður um kappingina frá útlandinum serliga usa kina og eu og vit mugu sum politikarar tryggja støðugar karmar og at teir hava møguleikar til at kappast á á kappingaverndum grundarlagi

og tí er mann at endurskoða alupolitikkin og politikkurin eigur at vera at karmar verða skaptur fyri betri samstarvi millum vinnu myndugleikar og at myndugleikin leggur størri dent á eina visjón og um burðardyganr vøkstur landstýrið igur beinanvegin at skapa greiðar tryggar trygv og greiðar og tryggar karmar fyri at alifyritøkur fáa møguleika at vaksa um framleiðsluna hevur tú skapað karmar fyri at aling kann fara fram út í havøkinum og at tað verður gjørt so smitia sum gjørligt og mann kann seta hetta í verk innan so stutta tíð sum gjørligt ein vinna sum ikkihevur møguleikar fyri vøkstri stagnerað ííløguhugrin kring eina slíka vinnu kann tá við tíðini faratminka tíðandi eg haldi at frágreiðigin hjá landstýrismanninum er góð og hon lýsir væl verandi viðurskifti men eg haldi sum sagt at hon manglar kanska eina visjón um hvussu vit koma vishvussu vit koma koma longur fram á leið eisini við einari visjón um ein burðardygan vøkstur av

gersovælfrú forkvinna eg haldi at kristian andreasen helt hana framúr góða og væl lýsandi røðu um alivinnuna og setti nakrar egnar viðkomandi spurningar til landsstýrismannin sum eg vóni landsstýrismaðurin fær at taka til eftirtektar eg má siga akkurát sum her at alivinnan er ein salnkyns søga øll sum hon her og politiski myndugleikin hevur eisini gjørt sítt arbeiði í stóran mun til fulnar vit hava aksepterað útlendskar kapital vit hava aksepterað færri fyritøkur stórar solitrar fyritøkur og vit hava aksepterað at tað eru fyritøkur sum kunnu fortjena nógvar pengar eg hevði ynskt at fiskivinnan fekk somu viðferð at fiskivinnan fekk somu karmar sum alivinnan tað hevði sømsøð fyri hesum høga løgtingi
ja takk
andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg eri púra samdur við jakom mikkessen í tí ati tað er púra skeivt at seta avmarkingar fyri útlendsk apitalið í fiskivinnuni vit hava eitt klokkuklárt dømi um hvussu ið tað hevi virkað við útlendsk kapitali in fyri alivinnuna alivinan hevði sletki kunað fingið fat á kapitalinum uttan mann fekk møguleikan fyri at fáa útlendskar íleggjarar við og íleggjararnir sum eg segði teir eru við til at skapa vøkstur í føroyum at skapa grundarlag fyri eini stórari framleiðslu í føroyum og samstundis eru líkasum risikoin ðskal tað ú ganga niður á bakka so r so liggur risikoðin ikki bara í føroyum men í útlandinum og tí er tað fyri mær fullkomiliga óforstágiligt at mann ikki brúkar somum prinsippi fyri fiskivinnuna sum havu gerf í alivinnuna tí alivinan er ein sattskinssøga og eg eri sikkur upp á tað at við einum við tí avmarkingum sum hjá fiski skulu vrða galdandi som vildi saman verði galdandi fyri fiskivinnuna tí fiskivin hevur eisini brúk fyri kapitalið og kann altíð fara fyri bakka og og kanska hevur brúk fyri nýggjum kapitaliogsuvíðari tí er tað ein øgiliga merkilig avmarking manner innført innan fyri fiskivinnuna sum eg setkikitaka undir við tann

annes joensen ger sovæl takhvyrha formaður ja alivinnan er ein av grundarsúlunum í okkara samfelag okkara vinnu útlontisvinnu tað kunu vera púra samdur um men so steðgar tað tí at tá ið mann sigur tað at útlendska apitaluð skal vera við ítað er fínt at mann hevur útlendska fígging tað er manst neyðugt í fleiri førum menn men tá mann mann nýtist ikki at hava útlendskum ognarskap í fiskivinnu ella í alivinni æer tað rætt tá eg sigi tað at tann einasti mátin fyri at fáa tú hevur tøkugjøldini partalasskattin men vinnusbýtið ella vinnusbýtisskattrin hann fer hvussu er á landinum óskerdur eg hugsi um move hevði tvey hundrað miliónir í vinnusbýti sum fór av landinum og bleiv ikki vinnuspítiskatta í føroyum ev ikki rætt at í tøkugjøldini vit mugu regulera vist i skuldu hava fatur íð teimum pengunum ella part av teimum pengunum eg hugsi at tá mann snakkar um útlendska kapital so hugsa vit eisini at útlendsk kapitalið kann hjálpa vinnuni men hann biður iki at eiðurvinnu
ja takk
christiana andreasen takk fyri frú forforkvinna altso sjálvfylgiligt skal tað vera ein ein regulering av hvussu nógv útlendskapitaluið kann oyða í alifyritøkunum g tað er tað jú í dag at eingin útlendska alifyritøka kann eiga meira en tjúgu prosent í einari føroyska alifyritøku og og so og sovíðari so tað eru avmarkingar íð galdandi lóggávum og tað er eisini soleiðisnr at føroyska livinnan betalir vinnuspídskatt til føroyska landskassan sum sagt at tað er ein partur av av av partararns ir úlendskir og har fer tað so við til útlandi men í tí samlagu heildina ger tað ongan mun sum segði í áðni alivinnan hevur goldið landskassanum tvær komma tvær milliardir krónur seinastu fimm árini sum er rekoyrd í føroyum eingin onnur vinna hevur klára at at betalt til nermisis vís handa kapitalini landskassan sum alar einis gjørt seinast senastu árini so eg haldi at vit skulu ikki fara inn og og regulera nøkur tøkugjald serlia ikki nú tá ið í marknaðaprísirn r farað niður osovíðari so vit sklu hata alivina at fáa frið tryggar karmar arbeiða undir pengarnir sum liggja eftir í fyritøkuni verða brúktir til íløgur í føroyum og avløddar vinnur og so víðari tað føroyska samfelagið er nógv betri kent við at pengarnir liggja úti úti úti í fyritøkunum enn at
við hvussu her ikki meira enn hvat vit gera í dag takk fyri okkum høgni hoydal
gersovælfrú forkvinna kristanandreasen hugleiddi umfleiri viðurskiftir í frágreiðingini og hevði nokk greiða niðurstøður um summi summi viðurskifti h tann lívfrøðiliga avbjóðingin sum var soes egvar við at koyra alivinnunaá heysin í í fyrstu nullunum tá lurtaði mann so endilga eftir fakliga tilmælum og eisini við stuðlu frá vinnuni og fekk gjørt tað og tí var eg rættiliga tað var rætiga ófrættakent haldið hrysi andreasum tók støðu til heta lúsatrupullikini er ein tann størsta avbjóðingsrhaldið øll øll sum hava innlit í vinnuna og arbeiði í eini vitan og tað ljóðaði næstan sum hrstin andreasen ikki var samdur um at skuldi halda faa fast við ætlanina um at minka á lúsatali og eg veit tær ymiskt í í í í alivinni um tað og tá má eg spyrja hrisn andras beinleðis hvønn fyri nú er tað áhugamál aloeg histin ndreasen eisini advokatur hjá bakkafrost er tað tíð hann sigur so tað vil gjarna hava vit
takk fyri
christian andreasen gersovætakk fyri frú forkvinna eg havi góðan kunnleika til alivinnuna og eg veit eisini hvussu tær reglurnar blivu settar í gildi tá ið pál mikkelsen varð ansstýrismaður í vinnumálum tað bleiv sett í gildi yvir einum summarferiu tá alalt varð farið í í feriu beint upp undir væl og tað varð sett í gildi í stríð við tilmæli frá vesinerað myndugleikanum vissi høgni hoydal hevði hugt í í í í í saksmappuna hjá hjá vinnumálaráðnum tá ella uttanvíðsmállaráðnum sumhan var tá so hevði hann sæð tað at landsjóralæknin mælti frá hví skulu vit politikarar seta okkara egnu reglu í gildi í stríð við fakligu tilmæli eitt t lúsatal er gott jú men visti mn kan tekur tað og og setatað órealistiskt lokt so fara ali fyritøkurnar í holt við viðgerð fyri lús og tað skaðar eisini fiskin tað viðføru økt felli ogsuvíðar svíðari so tað má vera ein javnvág ímillum tað burðardygga og tað fíggjarliga forsvárliga og tað vestinera inngrip mum mann fyritekur sær tí skilti eg slett yvirhøvur ikki á hvørjum grundarlagi fyrrveðandi landsstýrið setti hesar regluna í gildi og tí haldi at andstýrsmaðurin eigur beinanvegn at seta í samband við við við alufyritøkurnar fyri at fáa hasar reglurnar
justeraðar í samráði við føroyska avvinnuna ja takk soli fori tíðin næstur at røða er hendrik old ger so væl
eitt mál sum hevur diskuterað nógv gjøgnum tíðirnar síðan alingin begynti ordiliga fyri nøkrum árum síðani eg minnist væl tá ið ið ogið okur fóru úr skúlanum ú vági vestur til døgurða ella vestur til til hús so gingu okur eftir niðar á ver ela súkklaði etir niðar á veg onkuntíð so fór kur eftir ávara veg tí ati tað var nakað øgiliga spesielt upp oman fyri húsini hjá eini mandli sum eidi mikkju ve gott fret hann hevði ein stóran brunn sum hann hevði skýl í hesin brunnurin var eg veit ikkihvat støddan var hálvan annað bæði kær elok sovorðnari øgiliga nógv skúlabøtt gingið niðan har at hyggja at lat seliga dreingirn kanska hyggi a t hannhevði ein proppfullan hil av stoyp tann hil av sílum sum vatnir hann í og úr sjálvandi tað var sum ein sum beginningur og tað var til til tá ið heystið kom so vórðu tað so vóru ikki sílurni sum tór ella y ótu tey og beiggia hansara startaði so elit gott fyri startaðiso aling upp í grøndadali í hovi tað var øðiliga intersant at síggja hendan stóra brunnin proppfullarn av sílum hvat ið hann fórð haði teð við tað minnisk egikki men hanfór ta tær við onkrum tað minniskt eg hvørfall tað var so mítt fyrsta tilknýti til nakað sum hett aling tá eg var nei tað er fimmogtrýss árum síðan so tað er nakar dagar nú er tað nógv ár eftir hondini síðani alingið startaði tað gekk so sum so sum tey verðua víst á eisini frágreiðingin her nógv alibrúk yvirlit eg ikki og tá ið so ela kom omaná ta heila so gekk jú heilt galið tað var entá komið so langt á eina perioti at okur veittu stuðul úr landskassan til at seta smált út so langt niður var mann komin tí at tar fyritøkurnar sum eftir vóru hevði ikki ráð at seta smált út fyrri at tað skuldi í heila takið skuldi koma nakað lív í alingina aftur so veitt manneit sindur av stuðli soleiðis at tær fingu sett smált út so nógv kann tað broytast tingini tá ið tað gongur illani og tá ið tað fer at ganga væl og sum eisini víst á her so e tvey túsund og trý so bleiv tingini strammað upp sjúkra fyri byrgjandi reglur vórðu gjørdar og tað var neyðugt tað var eingin ivi um øh eg helt ati eisini tað at ælifeløgini komu við á banan fyri at fyribyrgja sjúku var ein øgiliga stórur fyrimunur tí at tá fekk mann í samráð við allar partar nakar reglur sum tey flestu kundu yvirhaldið og tað var millum annað sundirskiljing av árganguni øh tað segðist tá at hetta vórðu heimsins strangasti veteneru reglur øh og eina framkomna eftirlitsskipan so tað kann sigast tá hetta hevur kostað tað er eingin ivi um tað meni bíði við at okur hevði so nógv alibrúk og einki av teimum gekk nóg væl ella hvørsfall eg minnist eg haldi at tað vóru trý a vágsfjørðir tá ið teir vóru mest tað mann fór í gongd við fyrst eitt og tað var eitt sundiskilja árgangirnir í øðrum lagi at brakkleggja alið fyrir millum tað tað bleiv koyrt út øh og at bara ein ælari á hvørjum ali fjøri tað var eitt avgra tað var ein millum annað avgerandi punkt fyri at ælingin skuldi riggað og hvør hevði kontrolla síni fyri at fyribyrgja sjúku tvey túsund og átjan so komu reglur um eigaraavmarking og útlendskan eigaraskap tið bleiv gjørd dað greiðari øh og so møguleika fyri loyvi til aðra aling at tað var kanska serliga tæðra aling og annað tað var nøkur ting sum komu í tvey túsund og átjan og tá bjinti mann so at snakka um ofsjór æling og tað bleivu gjørt nakrar útbjóðingarmøguleikar la útbjóðingar umføra t at eg nokk tey itta í tvey túsund og nítjan so varð eisini verður nevnt her fyrr kunnsevuin livsa avmarking mann fór frá einu komma fimm niður í ein og og fyrsta juni komandi so fer hetta markið niður á null komma fimm kynsbúnar kvankynslús perlaks og tað má landsstýrismaðurin g hugsa væl um egvil heita á landsstýrismann og hugsa væl um hetta her at mann hevur krøvini at teð eri so rímilig at ger ei møguleiki fyri at yvirhalda teg eg eri ikki sykkur upp á at altso ja eg veit ikki um nakar av okkum veit um hvat er tað rætta um tað eitur null komma fimm ella tað eitur eitt men tað er øgiliga umráðandi at landstýrismaðurin samráð við vinnuna nú kann mann siga n vilja hava hava tað so so so gott sum møguligt men teir aktørarnir sum eftir eru í vinnuni í dag teir eru absolutt intersseraður í at viðurskiftini eru so góð at sum mest møguligt

og um tað er møguligt at yvirhalda hetta markið upp á null komma fimm eg var rættiliga iseptiskur tá imum hann snakkar um at fara og kunngera hetta lúsa talið eg veit ikki ordiliga hví tað skaldi vera men tað breiv so tað sum sum meirilutin var fyrr tað er neyðugt at samstarva við vinnuna um krøv og karmar um aluvinnuna og tað er umráðandi at landsstýrismaðurin hugsar um at taka aktørarnar við tað er ikki neyðugt at lurta eftir øllum sum teir siga mann kann lurta eftir etir og siga men tað ikki neyðugt at gera alt sum teir siga men tað er ein ein ein stór vitan aftanfyri hjá teimum aktørunum sum eru í dag h og tí er tað neyðugt at mann eisini luftah eftir teimum so tað verða yvirkomilig krøv og at tíðin at fáa sett tey í verk verður so so mikið rúmlig at tað ber til í heila takið at seta tag í verk og tað er nokk so umráðandi at landstýrismaðurin hugsar um tað soleiðisnar at tey krøv sum verða sett hava somigjart tíð til at seta seg verk og at tey eru rímilig at allir partar kundu yvirliva tí sum sagt so eru teir sum eru aktørar í ælingini í dag interesseraður í at hava so góðar møguleikar ella hava so góð umhvørvismøguleikar sum møguligt tí at útlendingar beginna at at seta øgiliga nógv ljós upp á tey tað hevur gingið væl síðst síðsti árini kanska síðstu nógvu árini tað hevuruð stórur úrflutningur ov nógv arbeiðspláss øh eg var í mínum góðu ári nú var eg við at landa sild inni á glyvrin í hálvfjerðsunum og tá ið man so nú kemur aftur á sama staðið so er tað ein enormbroyting hend tað var eitt rímiliga stórt arbeiðspláss helti eg mitskaði sey hálvfjerðsuni teir landaði sild inni á bakkabrost og tað vóru rættiliga fitta fólki arbeiði tá i tú so sær í dag hvat er komi aftaná at teir eru farin r yvir til ælingina so er tað eitt veldigt ein veldig broyting og eitt nfantastisti arbeiðsplássi øh vaksandi framleiðsla verður snakkað um her at mann kanska tað mest optimistikrin snakkað um tíggju prosent og tað er møguligt at tað er tað rætta og onkur sigur at tað varisligar skuldi verið seks prosent eg havi ikki nakað nakað akkurát avgera meining um tað men men eitt eitt ein framleiðsli øking um tað so bara vera fimm prosent ella tað vóru fýra prosent tað er ein e rættiliga stór øking í eini sovrnari vinnu sum er so umfatandi sum ælingin í tvey túsund og nítjan var útflutningurin níggju komma fimm milliardir tá samlaði føroysku hvar laksurin var fýra milliardir øh tað verður víst á her at also sfelagsbúkapurin er ein vági fyri at ein vinna stendur fyri ennum øgiliga stóri ella fyri helvtina av øllum útflutningin øh tað er tað nakað um men trossalt er tað ein øgiliga stórur munur á at okur fingið eitt bein afturat sum stendur fyri út ímóti helvtini av okra útflutningi í mun til at okur bakka nøkur ár aftur ikki so øgiliga nógv ár aftur hvar ið fiskivinnan einsamøll stóð fyri so at siga øllum útflutningi tí er tað eitt fantastiskt íkast at ælingin hevur givið at hon í dag kann tátta upp ímóti helvtini av okra útflutningi og tað er til stórar heiður fyri tey sum fáast við tað og fyri alt okara land og ikki minst fyri løgtingið sum hevur sett karmarnar fyri at tað skal í heiðratakið bera til at koma so langt sum hetta her sum sagt tað er ein fantastiskur eg ri eg eri greiður yvir og eg eg í mínari tíð kann eg minnast aftur á at tá ið fiskivinnan stóð fyri øllum úrflutninginum at tað vóru krassjur sum vóru so ógvuslig at tað gekk illanti at koma fyrriskjaftur og bankar og annað flolt fór alt bóltandi aftaná tí er tað gott at okur hava fingið ta eina beinið afturat at standa á og kanska koma teir fleiri eisini afturat smerri men men allíkavæl góðir stuðlar opundi at eg eri nokk so væl oman fyri túsund arbeiðspláss sum vit siga tólv fjúrtan hundrað øh tað eri jú sigur eitt sindur um hvat ið hendan vinnan hevur havt at siga øh tað hevurverið víst á av av hesum her av hasumher myndugleikanum at falli nøkur ár aftur var heilt lágt og at mann nú er farin at luksa meira við tað sum onnur lond hava og tað er møguligt at at tað tað eru nøkur ting sum okur kanska ikki hava regulerað nóg gott men tað er so nakað sum myndugleikin og og alararnir skulu taka í álvara fýra hundrað milliónir og lønirni í fyrrári tað er fantastiska gott tí at í fiskivinnuni er kanska serliga sjónin er talið av av

økið inn við land sum eitt ver víst á tað er avmarkað og visti mann tekur í mun til norra til dømis ø okur skildu okur sildu við lotni fær okur fiskaði barrisavinið niður til skak eina landa okur sigldu hálv fimtandømum innan skers hvar ið næstan so at siga hvør darn eru við einasta sund og fjørður kundi brúkt til aling viss tað var í føroyum og um mann sigldi við tíggju mýl í hálv fimtan dímum nærmast bara d eina petti uttanfyri vir statt enn tveir tímar tað er ein kolusalur munur á í umstøðuni hjá okkum er hvar ið hvar ið okur hava avmarkaði fyrðir og sund og so er tað eitt annað og tað er tað at tann síða sum vendir vestureftir hon er ikki serliga væl egnað til at leggja alið útgerð út á tann tann vestan aldan tað stendur einki ímóti henni so at sum tað verður víst á eisini sum okur hava hoyrt ælarar hava snakkað um at mann skal fara orsshjórð út eystan fyri nólsoynna til dømis og her verður víst á at mann ætlar at taka eitt annað øki øhlongur ern orðuri eri lag longuri inn ímóti fugloynni tað kann so vera diskussión sum mann kann taka men tað skal eva stórar íløgur til visi mann skal úti í osshjorð og tí tekur tað nøkur ár onkur snakkar um eitt eitt brúk bara eitt brúk tekur eina ella kostar eina milliard í íløgur ella hará leið eg hugsaði um tað leygardagin leygar kvøldið í vági á suðursíðuni n inni við sverki har lógu ein bátur og hivaði aliútgerð úr land eg stóð og hugdi eina løtu upp yvir eg eg veit ikki hvat ið talav milliónini bleiv hig við landið altso milliónir á krónum til ringar og til ankur og til alt tað sum har var men tað var eitt høgt milliónatal til til til at brúka frá einum báti

at alingið skal longur út tað eri tað væl allur samdur um ella øll eru samdum i við at at fallið e er ella felli er váksi og og teg færið upp á miðal tað sum onnur hava men tað setir nøkur krøv tað er eingin ivi um tað altso veðurlagi í føroyum er so ekstremt at tað at fara úteftur við við aling og tað er nokk tað sum vistimann hugsar um ella aðalorðaskifti so er ein ein stórur partur av tí má vera hvat ger mann framyvir og framyvir eri øll samd um at mann skal longri út á ala umframt tær allar reglur okur hava gjørt inni yvir land og inni á terðin og og teimum teimum teimum brúkurm sum eru farin eitt sindur longuri út so eru tað rímiliga stór semju um at skulu okur økja ælingina munandi so skal tað longur út og tað seta nøkur ekstremdkrøv til ælingina ikki minst til kapitalin tí hetta er altso ikki hvat sum helst mann skal hava liggjandi úti á

eg haldi at mann kann runda av við at siga tað at síðan ælingin kom fyri seg og nú hava okur nakrar fáar stórar aktørar øhso hevur tað verið ein sólskinssøga og okur eiga at vera takksom fyri at okur eiga fólk við áræði og dugnaskapi sum leggja til eitt brots fyri at skapa framburð fyri okra land og tað hevur ta sum sa fyri ælingini víst at teir hava áræði og og at koyra á til at fáa tað besta burturúr fyri
frða land takk fyri ja takk her nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen ger so væl

tú fært ljóð ja at eg spyrji tingmannin í sambandi við tá ið við undanfarin framgongu so varð ásett millum annað hetta her kravið um at laksur framleiddur í suðuroynni skuldi virkast í suðuroynni tangin her var at fáa skapt fleiri arbeiðspláss í suðuroynni sum jú eru serstøkur í tann máta at hon liggur so langt frá meginlandinum og enn ikki á tunnil kann tingmaður siga nakað um á hvønn um hann metir á um hetta hevur riggað væl og um hann heldur at mann kundi gjørt fleiri ting í alivinnuni fyri at skapti arbeiðspláss eitt sindur meira spjatt kring landi takk fyri
hndifrú forkvina takk fyri spurningin hetta er ein absolutt relevantur spurningur hetta bleiv jú sett í gildi í síðstu samgongu at ælingin í suðuroynni skuldi virkast í suðuroynni og tað hevur virkað altso tað tað kann ikki koma sto utanr um at tað hevur verið nøkur nøkur ting sum hava sum hava verið nakrar avbjóðingar millum annað upplivdingur æsísta ella síðsta vetur at tað var ein ekstremt illvegur sum beindi fyrr í einum øgiliga stórum parti av ella iji ein øgiliga stóran parti ein parti av alingini í suðuroynni og sum gjørdi tað ati tað bleiv minni at virka men tað má sigast um til rós fyri teir sum áttu virksemið at teir hava flutt alið fisk suðureftir í tann mun teir máttu máttu taka fiskin í eina knappari vending um tað kann gerast meir ja tað er ikki eitt iva eygablikk eg iva um og eg eg havi tað álit á at tær sum hava ælingin í suðuroynni at teir fara at leggja seg eftir at so nógv sum møguligt liggur eftir ikki minst í tímadøgnum í suðuroynni tí tað er til gags og til postit fyri allar partar og at tá ið íð øll tey loyvini í suðuroynni í sum eru í gildi í dag eru farin upp at koyra upp á vanliga mát

sengersovæltakk fyri ja nú kom hennikold inn á ein trupulleika við til dømis læksa lúsini nú tosi javnan við alarar og teir siga t læksa lúsina er tann størsti hóttanin móti ælingini dag tí má mann fyri altíð verðina ikki slakað á við krøvunum um at mann hevur niður í eina eina hálva lús ella kynsbidna kvinnlús perlaks so hennikold ivaðist í hesum her krøvunum men visti mann ikki heldur krøvini í hevd so verður tann trupulleikin við laksalúsini uppaftur størri í framtíðini tí tað at brúka reinkilsir og og fesk vatn og annað stressa fiskin og drepur fisk so visi mún skal hava og basa lúsini so mugu øll gera tað í felag og tað má gerast við at mann setir rættiliga strangkrøv og tí má hasi krøvini ikki linkast
ja takk
ndriold gersvælja akk frú forkvinna ja eg eri samdur við tí at at tað er í lagi at mann hevur strongd krøv og at mann ikki skal slaka í nú vóru okur í fjøru javnaðarflokkin úti í svínoy ein túr og okur óóusoreinki støðina sum har var ogtað var ómetaliga interessant at síggja tað veruliga at at mann mann er farin í holt við hatta fyri at bøta um um um støðurnar ílús tað sum eg sigur ella meini kanska meini og tað er tað at tað skal vera strongkrøv men mamma lata avli gjarna hava tíð at laga tað til soleiðisnar at tær klára at yvirhalda teg tað at at at brúka reinkissur tað tekur eit sindra tíð at fáa tað at koyra og at brúka tað eg havi indrekkað av at tær prøva alla tíðina nýggjar mátar at at beina ferð lúsini uppá og at at krøvini í strongd taðer í lagi men at tíðin er so mikið fræ at mann fer lukkast at laga seg eftir tí soleiðisnar at at tar finna ta bestu loysna og tað er væl saktans tað sum allar hava ídressuð í
ja takk so er tað heðin sacharia
gerso væl takk fyri nú koma henningurin av oldrin á tað sama aftur og í sambandi við hetta við lúsunum eg haldi tað er sum hennari gold eisin vísir at tað er øgiliga umráðandi at at tað samskifti sum er í sambandi við krøvini at tað verður gjørt í samráð við alararnar og nú eru vit í tí støðu eisini at vit hava sum ikki fáar ælarar so tað er væl teirrara indressa eisini at tingini verða tey røttu soleiðisnar at framleiðslan verða rættig tað haldi eisini at alaran í føroyum hava hava víst og og tí er faktikt púra samdur við við røðarum í tí at tað er umráðandi at mann ikki setir krøvini so strang at tað at tú ikki klárir yvirhalda tað men sjálvandi skal tað vera men faktiskt tankin í tí at mann ger tað saman við ælaranum haldi eg er øgiliga góður
ja takk hendrik old ger so væl
sachareasen at at tey tey krøv um at seta munnu lagast soleiðisnar til at partarnir klára at yvirhalda at hetta rættar ikki at seta so skjót tiltøk í verk t at at at ælararnir renna for nógv aftaná okur gjørdu nøkur ting evar formaður í vinnunevndini enda fyri minnilutan tá var taðikki soleiðis nær at manni ta var ein s agareasen við eisini tað var táð var tað ikki soleiðis tat mann vistimann var í í minni hevði meiriluta oðin í nevnd so royndi manna at sum tað bleiv gjørt síðsta skeiði at at forhindra málini koma fram aftur aftur okur koyrdi málini ígjøgnum og tað var millum annað hesi tingini her og eg eri samdur við ensagariasen tí at at nú eru so fáir ælarar eftir at tað ber til at nog teir hava indressu í tí tí tí at altso eyguni uttanífrá eru vend ímóti øllum sum hevur í veglek at gera ikki bara aling men alt annað eisini og tí eru tey allars indressur at mann at hesi tingini verða gjørd soleiðis at allir partar klára fylgja við og at mann fær tað besta burtúr og ikki ikki so ógvusligt at

næstura viðmerkja brandursandoy ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja alivinnan er er ein vinna sum sjálvandi ná tað sama sum aðrar vinnur hava fleiri síður ø tað er fantastiskt virði sum hendan vinnan skapar fyri føroyar tað er eitt ein øgilig inntøka sum kemur fráhjá vinnuni so hevur enda vinnan eisini eina umhvørvisliga síðu sum sum nokk ger at tað er tí vit fara at royna at fara út úteftir við við hesi vinnuni og spurningurin er so hvat ið heldur hvat heldurhennrik old um hetta her skulu vit skulu vit taka so hvørt sum vit fara út á hav skulu vit so taka um minka framleiðsluna inni á firðinum í føroyum ella skulu v statvek hava ta somu framleiðsluna og vaksa úteftir eisini hevði tað ikki verið ein dag at hugt at at teimum sárbarastu økjunum í føroyum umhvørvisliga og kanska fingið tey økini burturúr soleiðis at mann í staðin fyri flutti ta
úteftir
jatakk hendrigold gersvæl ja takk frú forkvinna eg eri samdur við brandi samdur vi tí at tað eru nøkur viðbrekin økir tað er itað er eingin ivi um tað okur sætt eisini og og tað hevur havt nakrar fylgjur eisini tað at tað verða farið longur úteftir nú nú hoyra okur tað at at at tað vórðu tosaðnur um ein einsovrnan ílega tað tekur enní fýra fimm ár vist tað er tilfaldið og mann samtíðisfer smálti uppi á landi munandi størri so kann tíðin inni á fjarinum styttast munandi okur síggja at í suðuroynni til dømis verður flutt millum hvalba og og og trongishopsfjørð øh tá ið laksurin er komin so mikið væl fyri seg at mann tíðligani at summri verður fluttur áv hvalba har sum tað er trygt at liggja um summarið og og tí er er hitt hugsanin at mann fekk smolti størri og tað var ein styttri periota inni í li at ringurin inni við land sum eisini ger at umhvørvið verður munandi minni ávirka og at tað so verður flutt út í hesari ovsjóv brúkini tá ið ið tað hevur ligið
heitað her ublivi so emngin stórur at tær klárar ikki væl har ella laksur ja takk edvard
jaccoobe senni ger so væl takk fyri frá forkvinna nú var eg sjálvin partur av arbeiði enar fyri æling frá frá januar í sekstan til nítjan fyrsta krivjideildini og síðani tað síðsta ári á fíggjardeildini tað er heilt ótrúlig rúkandi útveklingur er innan fytta økið og tað er ein stór sólskynssøga kvast hvussu lin ælingin hevur útverklat sigar á landið og tað sum eg kom hugsað um sum skrenjingold partur so inni á hvussu nógv sum eg sá innan fyri mítt øki hvussu nógv tað ávirkar alt samfelagið hvussu nógv nógvar ringverkingar eru í sambandi við vinnuna eg trúgvi mann skal mann skal líkasum síggja pátar fyri at virkuliga trúgva tí og tað er út í hvønn krókulandinum altso alt frá teimum størri fyritøkum til teir smæstu handlarnir sum eru við til at televera hvønn dag til alingina tí hon liggur broytt hon liggur runt allastaðni og og skapar eini fantastiska nógv arbeiðspláss og nógv smá vinnur sum eisini kunnu vera ein parturastn her s
ja
ja takk hendikold gersvælja takk frú forkvina eg eri tað er púra rætt sum edva jacobsen vísir á at tað hevur henna ávirkan og eg trúgvi tað kann blíva upp eftur meira ávirkan visse i ælararnir leggja seg eftir at brúka føroyskar fyritøkur tað gera áygipartvís ella illa er rættiliga stóran mun men eg havi varhavnu av at tað kundi verið uppaftur betur soleiðisnar at tað lá meira eftir úti um landið tí tað er trossa alt úti um landið í ælingin fyrigangur í bygdum og kommunum og annað og tað at mann hugsar um allir ælararnir hugsa um at í mest møguligan mun at at tað virksemið sum skal gerast at ikki verður verður altso tað sum kann gerast í føroyum at tað verður gjørt lokalt soleiðisnar at tað liggur sum mest eftir ta hevur tað øgiliga stóra ávirkan og okur liva eini broytingartíð hvar øgiliga nógv okur hava tangarvirki vági og har er ein broytingartíð hvar ið øll snakka um at mann skal ikki hava tangar mann skavegi av olju og mann skal alt so tað er ein broytingartíð bara eitt dømi aftso tað er ein broytingartíð ogur livig í og og og tí er tað umráðandi at at sovnar fyritøkur eisini fáa sleppa framat at
royn aikkitakk fyri ja takk so er næstur at røða
ja tað er altíð stuttligt at sleppa og og hava eitt orðaskifti um eina so so týdningarmikla vinnu sum alivinan

grundarlagið undir eini væl virkandi alivinnu tað er eitt gott regulerandi lógarverk ið setir tær neyðugu rammurnar fyri hvussu ið okur skipa framleiðsluna samstundis so hevur hava góð umhvørvislig viðurskiftir líka nógv at siga sum tey lógarmessir ø við rakstrarkunngerðinum sum komi í tvey túsund og trý so hevur myndugleikin lagt tær rammurnar sum í høvuðsheinum eru galdandi statuvekk tann dag dag og hetta vóru nakar góðar rammur sum gjørdi tað at vinnan kundi menna seg tað sum er gott við tá mann setir eitt rammirammuverk upp tað er at tað ikki er kappingaravlaðandi fyri ein sjálvan treytirnar í sum blivu gjørdar líkjast nógv teimum norsku treytunum tað heur oftani verið sagt at mann hevur eitt sokallað føroyskt vederinert modell tað passar ikki tá føroyska vederinerað modellið er gjørt eftir norskum leisti so okur koyra í høvuðsheitum við sama vederinerað modelli sum norskaling koyrir

tann óvanliga góða biologiska gongdin í føroyum hon er sum sagt bæði skylda lóggávu men sanniliga eisini staðsetingini av føroyum okur liggja her sum okur liggja okur hava góvstreymum og tað sum er avgerandi fyri trivnað hjá laksi tað eru tvey ting tað er útskifti og tað er temperaturur okur liggja í einum belti hvar ið okur hava ein rímiliga stabilan tepperatur hann liggur frá sjey góðum sjey upp í millum tíggju og ellivu taav sj okur hava ein sovorðnan miðal temperatur í føroyum sum eitur umleið átta komma sjey átta komma átta gradir ígjøgnum alt tað er tað optimala tá ið tú skal reka framleiðslu av laksi

hvar ið okur komu heilt upp á níggjuoghálvtrýss túsund tons tá fingu okur eg a tað sokallaði elakreppuna og our fóru frá níggjuoghálvtrýss túsund tonsum í tvey túsund og trý líka niður á fimtan túsund tons í tvey túsund og seks frá tvey túsund og seks aftaná at líkasum mann hevði lagt ila aftur um seg og kunngerðinar vóru farnar at virka hava okur havt ein so at siga støðugan vøkstur tað verið onkur ár hvørde verið ein lítil lekking men okur hava altso reist okum frá hesum her fimtan túsund tonsunum í tvey túsund og seks upp til umleið sjeyoghálvfjerðs túsund tons í inniverandi ári

vissi okur hyggja yvirskipað eftir gongdini í so kann mann siga at tey síðstu tíggju árini tá hevur føroysk laksaling havt stórar avbjóðingar vissi okur fara aftur til tvey túsund og tíggju so sór so síggja okur at ein miðal framleiðslukostnaður perkilo av laksi lá um millum einogtjúgu og tveyogtjúgu krónur hann beginti at broytast í tvey túsund og tólv og tá ið hann fór upp á knappar fimmogtjúgu krónur og í tvey túsund og nítjan ogtjúgu hevur framleiðslukostnaðurin hjá okum liðið um millum fimmogtretivu og sjeyogtretivu krónur per tað vil siga at tey síðstu tíggju árini eru okur farinir frá at hava ein framleiðslukostnaður upp á umleið tveyogtjúgu upp á umleið kanska fimmogtretivu krónur

í hetta her tíggju áraskeiðið er eisini fellutjúgukum farið frá umleið fimm seks prosentum um árið fyri ein árgang upp á nú verandi umleið átjan prosent tavil siga fellur hjá okum er faktiskt trý faldað

mín pástandur er tann at høvuðsorsøkin til hetta her tað er lúsatrupulleikin og tá ið eg sigi lúsatrupulleikin so er tað ein ein einútsøgn við motifigatiónum tí visti mann tekur forholdini sum vórðu galdandi í fýrsan og hálvfemsunum og sá lúsastøðuna nú ella tá í mun til lúsastøðuna sum her verið galdandi frá tvey túsund og tíggju og fram til dag so eri kur

okur hava so nógv nógv nógv minni lús nú enn okur høvdu tá ið okur høvdu eina framleiðslu upp á níggjuoghálvtrýs túsund tons í ísu sum eg nevndi árini tað sum ver avgerandi fyri kostnaðin av laksinum tað er partvíst tað regolativa verkið sum tú hevur

teir mátarnar ið mann nú av lúsar uppá altso tann tann lúsa kunngerðin hon bleiv hon bleiv sett til at tú hevði eitt markvirði og fyri at koma niður á tað markvirðið so mátti tú til at hava nakrar heilt serligar viðgerðir til at koma niður til at til at raka hetta markið og okur hava sæð eina veldiga útvúkling í hvussu man avlýsar frá bara at hava medisin hava okur tossalt havt nøkur okur hava havt feskvatn og so hava okur havt

also tað sum eitur mekanisk avlýsing altso avlýsingarskipanir hvar tú hvar tú serliga brúkar hesa her spuluskipanirnar og tað hevur gjørt tað at okur hava havt fingið eitt nógv størri felli og og ein økt avlýsing hon merkir tvey ting verri trivnað og minni vøkstur minni vøkstur upp á upp á grund av at tú verður simpultenn noyddur til at hungra fiskimeir tú sdressara meir hann etur minni og veksur har við seinni so lúsa problematikkurin samstundis sum okur hava fingið eina eina góða biologiska gongd og lúsaproblematikkurin hevur hevuraltso eg komin niður á eitt nivo sum eg meini er eitt eitt minimunn nú so hevur tað viðført at okur hava fingið ein nógv nógv nógv hægri framleiðslukostnað tíbetur so hevur marknaðarprísurin á alilaksi verið óvanliga góður frá at í til dømis tvey túsund og trý tá ið ið iðstøðan var rættiliga ring og fýra og fimm tá lá lækstraprísurin heilt niðri á tjúgu krónur kilo so høvdu okur so seint sum í sekstan ein lakstraprís heilt uppi á og tá tosi eg miðalprís upp á yvir trýss krónur kilo lakstaprísurin í í nítjan ogogtjúgu hevur so ligið millum fimmoghálvtrýss og og fimmogfjøruti krónur sum er ein fantastiskur høvuðprísur og sum hevur gjørt tað møguligt hjá fyritøkunum at klára hendan her økta framleiðslukostnaðin

ting sum mann kann siga í einari sovorðnari framløgu men eg haldi at mín líkasum yvirskipaður boðskapur skal vera at okur hava fingið eina vinnu sum klárar seg gott hon er á altjóða støði men okula sanniliga passar upp á at okur ikki fara at yvirregulera vinnuna tað kemur ein nýggj áseting nú fyrsta juni sum fer at koyra lúsamarkið niður frá einari lús per fisk niður á eina hálva lúsperfisk okur hava eina klipp ískipan við klippum sum sum regulerar hvussu í alufeløg skula kunna agera í í í framtíðini klippiskipanin er innbygd soleiðis at fyri hvørja ferð tú avlýsar so fert tú át klipp fyri hvørja ferð fyri hvørja ferð tú fyri hvørja ferð oman fyri markvirðini so fert tú klipp og hon er innrættað soleiðis at um tú hevur fyri eina árgang færri enn átta klipp so kanst tú økja tína framleiðslu hevur tú millum átta og sekstan klipp so kanst tú halda framleiðsluna og fært yvir sekstan klipp sum mátti lækka framleiðsluna á tí økinum har sum tú er

og tað kemur at viðføra tað næsta tingið okur koma ikki í framtíðini akkurát sum nú at kunna framleiða so stóran lakn sum okur gera tag tað kemur at viðføra tað triðja alt annað líka vissi ikki vissi útsetingin verður tað sama sum hon er nú so kemur nýggja lúsakunngerðin at gera tað at framleiðslan av laksi kemur at minka tí tað verður ikki møguligt at halda ella at fara so betýðiligt niður ats tavilsiga frá einari lús niðrnein hálvan lús hvat kemur at skapa trupulleikar tað kemur at skapa øktar avlýsingar tað kemur skapa ein øktan framleiðslukostnað okur kunnu bara síggja kostnaðin her hann er farin frá tveyogtjúgu uppá kanska fimm seks sjeyogtretivu við tí skipanun okur av í dag oku uma gera eina stræmning nú sum sum sum faktiskt stramma tað hálvtrýss prosent niður tað vil siga alt annað líka so koma okur at fáa minni fisk oku koma at fáa eina minni alibinnu og so ein ting afturat tann pkremian sum føroyskur laksur hevur fingið øll hesi her árini á kinesiska marknaðinum á amerikanska marknaðinum á rusiska marknaðin hann er tí at okur hava havt møguleika fyri at framleitt stóran fisk okur hava havt møguleikar fyri at framleitt fisk sum er seks kilo pluss í føroyum við tí regolativunum sum okur hava eg ivist stórliga í koma okur at hava tað í framtíðini ein grund til at okur úr føroyum ala laks sum er í miðal eitt til hálvt annað kilo størri og eitt og hálvt annað kilo í miðal størri enn norðmenn er at teir hava eina lúsakunding sum sigur null komma fimm og eg havi tosað við nógvar norskar alarar og teir siga allur tað sama tann norska lúsaregolativið er ein katastrofa fyri norska alivin tí teir teir fáa ikki fiskin upp á ta størduna sum føroyingar hava møguleika til tað eru deilda meiningar um hetta her við við lúsamarkinum men mín persónliga meting er at eitt mark sum eitur ein lús tað er altso ikki ein katastrofa yvirhøvur í mun til

og um eitt skal vera markið efla null komma fimm tað skulu okur vera óalmindiliga varin við at fara ot pylka við tí tað regluverkið sum okur hava í dag tað er tað sum hegur givið okum teir fantastiski møguleikarnr okur hava og tað potensialið sum okur hava havt til at kunna framleitt stóran fisk sjálvandi eru tað nøkur ting sum koma at broytast í framtíðini okur koma kur okur koma at fáa nógv stýrrismált eg haldi at miðalvektin í í nítjan var eini líka yvir trý hundrað gramm tá ið okur startaði ælingina níggjuogfýrs tá haldi atmiðalvektur mundi verða tætt við tretivu gramm so ðhar er ein ein rættiliga stórur munur men tá ið mann so ætlar at fara upp á og fáa eina miðal vekt sum eitur kanska fimm hundrað gramm ella fimmhundrað gramm pluss

eg haldi bara ikki at tað er ráðiligt at fara og pylka við eina skipan sum fungerar so væl sum ta skipanin sum okur fungera í dag lat okkum heldur sum hennrikold nevndi lat okum he síggja tíðin an og síggja t tær tær møguleikar sum sum reisa seg nú í í framtíðini fyri at vita um okur kunna gera broytingar í hesum her

eitt sum eg eisini havi hug at nevna við ella nærtað við nú er er tíðin við at fara tað er at okur hava havt ella høvdið í nógv ár síðluæling í føroyum síluni eru við at tey síðstu síluni ganga nú uppi í heygardali og teir hava fingið at vita frá starvsstovuni at tey teir fingu fram til fyrsta januar í einogtjúgu at tey skulu altso fjernast og tað haldi eg er stórsynd akkurát sum tann føroyska lasastamman sum okur kalla eina føroyska laksastammu so hava okur eina føroyska síðlastammu sum kom til føroyar í í nítjan og sum er er kynbøt uppá og eg haldi at okur skulu finna eina loysn fyri hvussu okur fáa framhaldandi hvussu okur framhaldandi kunna hava síl í føroyum eisini so ava tokur ikki bara hava laks tí tað var tann tíð tá fyrt fyrst í í nullunum tá laksur var nei tá síl vórðu vórðu álitið hjá nøkrum av feløgunum tí síl eru slett ikki upp á sama máta sum laksur eksponeraðir fyri sjúkum tey vóru eisini minni eksporneraðir fyri lús í heila tikið var tað nógv meira harðførur fiskur at atat ala og marknaðurin upp á fyri síl hann er breittaður heilt betýðiligt síðan síðan tá ið í ísíl
síðst tá var tað bara japan sum tók sín nú er tað ein nokk stýrligur markaður báðir russland og europa so eg má taka nøkur onnur evnirupp tá ið eg sleppi upp afturat her er har fær nokk so nógvar viðmerkingar sum hann kann kanska forseta har tann fyrsti er
jaspur langoard ger sovæl ja takk fyri frú forkvina eg haldi mann hoyrir væl at erhard er heimabaner hanne verður arbeitt sum fimmogtjúgu ár bæði í føroyum og uttanlands innanfyri etta her øki nakað sum mann hevur arbeitt við ella hevu hevur havt í nøkur ár í norrø tað er ein ali útbúgving og nú síggja vit at at alingi sendi fyri næstan helmingina av tí sum vit útfluta útfytað sær erhard joensen møguleikar fyri at mann skuldi kanska sett á eina ala útbúgving í stovn kanska til dømis sum ein persónsbakkisløg ella annað har mann veruligani eisini eg veit har er nógv væl útbúgvingarfólk men eg trúgvi tað er pláss fyri at mann eisini hækka støði innan fyri taikki
takfyri ja takk er
s gersætakk fyri rfrú forkvina absolutt eg eri stórir tillagingar av og eg skilji faktisk ikki at føroyingar ikki hava sett ein professiónsbacilo á stovn innan fyri aling aling er eitt ótrúliga komplekskt vinnuøki tú skalt hava gott innlit í nógv ymisk ting báði innan fyri biologi umhvørvið økonomi so tað er faktiskt óskiljandi at føroyingar ikki hava sett eina sovorðna professiónsbakki lír á stovn tað var ein alideild á fiskivinnuskúlan í vestmanna har var nokk øgiliga lítil áhugi tað var nokk tíð un bleiv niðurløkt og eg eri ikki klárur yvir um ella í í hvussu stóran mun aling er ein partur av fiskivinnuútbúgvingini eg kann fyristilla mær at tað er ein partur av tí men í heila tikið fyri eina vinnu sum stendur fyri fjøruti prosentum av okra samlaða útflutningi og sum er er í støðugari menning og sum blívur meir og meira
tekniskt og blívur meiri meira krevjandi tekniskt ja takk tíðin gongur skjótt bjørt sær
samuelsen gersovæl takk fyri atað reingin ivi um at erard joensen veit hvat hon tosar um eg bleiv kortini eitt sindur kløkk tá ið hann eins og hristian andreasen ger seg til serfrøðing um tað rætta ka lúsamarkið ella ikki tí at tað er eingin ivi um at rakstrarkunngerðin kom tvey túsund og trý hon eigur hon í grundarlagi undir at tað gekk so væl í alivinnuni og vit hava fheimsrekoyrd fyri nøkrum árum síðan í lágum felli nú hava vit inhent øll hii og visfakligu førleikin sigur og eg eg veit ikki hvør sigur hvat í løtuni men vissfakligur førleikin sigur at mann má lækka so haldi eg mann skal lurta hesi ferð tí øll alivinnan fór á heysin av íla tí at rakstrarkunngerðin kom eini trý fýra fimm ár for seint men tað var øgiliga gott hon kom so tí fari at spyrja erhard joensen ælarari sum tað stendur í her eri ikki alli samdur um mann ikki eigur veruliga at at vera varin nú og eisini hyggja eftir biomassanum um tað kann vera vøkstrinum í tannm einstøka aliøkinum sum eisini ver ein orsøk til at lúsa plágan sum so aftur ger vanda fyri sjúkru hussu stórur er so er vaksin so nógv tí hann er sin

ja takk erhard joensen ger sovæltakk fyri frúfrú forkvina eg skilji væl spurningin bjørt samolsen og og vissi okur hyggja eftir fellunum so er fellur farið frá umleið fimm prosentum upp á átjan prosent upp á øgiliga stutta tíð tað er nú kenni eg og tosa nógv við alarir ein heilt øgiliga stór stórur partur av hesum fellunum er regulert av merikaniskari og avlýsing og og tað er tí at lúsamarkið er so lágt at teir eru noyddir at avlýsa so ofta og og rakstrarkostnaðurin handir ikki farin niður tey seinastu lat okum siga tað at at okur hava havt hetta her esa klippsskipanina í var í trý fýra ár og um markið hevur verið ein lús í ta síðstu trý fýra árini so so skuldi alt annað líka um øll hesi her tiltøkini hevði fungerað so skuldi tit havt gjørt tað at tað bleiv minni íminni lús og farri í fari í avlýsingar men tað síggja okur ikki okur síggja fleiri og fleiri okur síggja størri eg størri fellu
alt annað líka so so hongur so hongra tær ikki saman og ja takk tíðin hon flýgur
andreasen ger sovæltakk fyri frú forkvina eg má siga at eg eri púra samdur við erhard joensen í hansara betrækningum um kring alivinnuna tað er jú neyðugt at seta krøv og oseta greiðar karmar fyri hvussu vinnan skal kunna arbeiða men vit mugu gjøgnum greitt at jú fleiri krøv koma meira kostnaðurn leggur mann á vinnuna og tí tí er tað altíð eibalansi millum ta økonomiska fíggjarliga elimenti og tað umhvørvisliga vesinerað hentsuni sum hnn skal taka eg skilji slett ikki at mann hevur broytt lisakunngerðina niðan á ei eina eina hálva lús pær per laks í stríð við fakligu tilmæli tá iman samstundis veit tað at tað vil verða oyleggjandi fyri alivinnuna og vilt verða viðvirkandi til at framleiðslan fer at minka komandi tíðum tað er einki sum helst grundarlag fyri tí og sum tað eisini er so rætt blivur sagt lægri markvirði fyri lsfyri lús er størri størri størri meira umfatan verða viðgerðirnar og lenda kanska er at alvin otil at fara undir kemiskar viðgerð o sovíðar sívíðari so har er

erhard joensenja takk fyri ø man skal vera eit sindur pragmatiskur norðmenn siga tað tað er ikki í ordan altso ikki í ordan men altso tað er ein ein kappingarfyrimunur fyri føroyar at føroyingar hava eitt regulativ sum sigur eina lús í mun til teir hava nutomatimm tað siga teir heilt opið mann kann eisini hyggja eftir eftir teirra miðalvekt hon er altso hálvt annað kilo næstan minni enn okra og tað at okur tað sum ger at okur kunna fáa sær prísrema tað er tann stóri laksurin tað er ikki tí at hann er uppvaksin í føroyum ta r t at tað er stóru okur selja til teir marknaðirnar sum geva eina príspremju og tað koma okur at missa nakað av um ikki alt marknaðurin bestemmar men altaná líka so verður tað ein eitt bakkast fyri føroysku alivinnuna bæði hvat ið framleiðslu nøgd viðvíkur og hvat fyri prísurnin mnn kann fáa so eg haldi at mann skal vera sera varin

hannes joensen ger sovæl takk fyri ja erard joensen kemur inn á nógvar økir her hann veit hvat hann tosar um meng hugsi bara eitt sum hann er ikki nevndi í hesum her bløðuni hjá sær tað var tað at í bardagar móti laksalúsini og og stressa av fiskinum tá eri eg vitandi hvussu um at mann roynir at halda smoltini hjá landi longri soleiðis at tey eru størri tá teir vevður sætt út soleis at fellur verður minni eg veit til dømis at luna seta smoltút sum eru sjey hundrað gramm og tað skal so eisini gera tað at lúsin taðhevðr minni tíð í sjónum og so verður minni lús av tasama eisini og minni stress og minni fell so eg hugsi at tað er eisini ein veður at fara at mann roynir at halda smoltuni hjá landi longri áðren man sleppr landinum
ja takk er
ardjoensen gersvæabsolutt johannes joensen tað er avgerandi at tann gongdin sum er nú hon má sleppat halda altso hon má a halda fram og og miðal vætturin á tí sum er sætt út hon er hetvastalt farin frá einum fimmoghálvfjerðs grammin fyri tíggju árum síðan upp á góð trý hundrað gramm nú vist tú tekur í miðal men eg veit at at luna hevur gjørt nøkur fantastisk úrslit við við við heilt heilt stórum fiski sum teir eva sett út latlatokkum fáa lat okum fáa implementerað øll tey tingini út á sjógv fyrst og lat okum so taka støðu til tá ið okur síggja hvussu biologiska gongdum er tá tá ið okur nú koma til at at at broyta framleiðslu syklosurnar frá hesum her átjan mánanum niður á kanska eini tíggju mánaðir við sta við við teimum stóru smáltunum hvat ið ávirkan tað hevur á á lúsapopulatiónina og at lúsa trupulleikan yvirhøvur staðin ístaðin fyri at okur gera tað nú oppfront siga tað at nú skal tað niðurá bara tíg a timu kunngerð sigur tað lat okum hyggja eftir hvat er pragmatiskt og hvat er gott at gera fyri ta samlaði vinnuna og fyri ta samlaða føroyar
takk fyri tær ja takk næsta røða er bjørt samuelsen ger so væl
frú forkvinna hetta er so tað fyrsta aðalorðaskifti vit hava løgtingið síðani nýggja alilógum kom tvey túsund og átjan og ynski og bakgrundin fyri at vit ynsktu at á fjórða hvørjum ári skuldi aðalorðaskifti verið í løgtinginum um alilógina fyri fyri tí var at vit hildu tað vera rætt at løgtingið fær grundleggjandi kunning um ymiskar tættir í alivinnuni soleiðis at vit hava eitt upplýyst upplýst støði til at taka avgerðir tí tað er hóast halt løgtingið sum ger lógarkarmarnir um hesa okkara høvuðsvinnu

henda frágreiðingin eg haldi a heta r einum øgiliga væl fráganginbæði røða hjá landsstýrismanninum men ikki minst tað tilfarið sum fylgir við har er ógvuliga mann hevur gjørt eitt stórt arbeiði at savna tilfar um búskapin í alivinnunu og umtey lívfrøðiligu viðurskiftini og ikki minst hetta við við smittu vandanum sum nógv hevur verðið gjørt burturúr aviundanfarni røðarum og eg haldi veruligathett e eitt dygdartilfar og sum vit kunnu fáa nógvar nyttu burtur úr løgtinginum bara tað við at fáa hetta innlitið tí hetta er ikki tilfari sum er so lætt atkomiligt hjá okkum annars alivinnan er tann góða søgan og ivinnan er tann góða støðan upp á nógvar mátar framvegis men eg ætlaði mær at brúka mína talu tíð í dag upp á at tosa meira um tær avbjóðingar sum eg haldi gerast sjónligari og sjónligari í alivinnuni og sum eg haldi vera lítið sindur vandamikið vissu vit politiskt venda tað blinda eygað til vit kunnu sjálvandi altíð standa her og hava meining um hvørt rakstrarkunngerðini krøvini til lúsatalið skal vera null komma eitt ella lækkað niður null komma fimm í summar eg kann bara siga beinanvegin at eg eri ikki serfrøðingur til at hava eina nóg góða vitan um tað og tað tori eg at leggja høvdið á blokkinm at tað er heldur eingin annar inni her tí haldi eg fari mæla til at mann veruliga lurtar eftir serfrøðinia økinum at mann sjálvandi lurtar eftir vinnuni men vinnan er sum tað stendur í her ikki samd og vinnan hevur ymiskar hugsanir um hvussu hetta eigur at verða gjørt rætt og tí má mann sjálvandi lurta eftir teimum fakligu myndugleikunum vit hava og ikki minst er við so heppin at vit í føroyum faktiskt hava fleiri serfrøðingar á økjunum vit hava ein í minsta lagi tveir granskarar kanska fleiri sum hava spesialiserað seg eisini í hesum við laksalús alivinnan hevur sera stóran týdning fyr okkara búskap tað er væl oman fyri túsund arbeiðspláss beinleiðis knýttá alivinnuni alivinnan hevur so mikið stórt yvirskot at hon hon hevur pengar til at víðari menna seg og alivinnan í føroyum er eitt gott brand út í heimi vit hava veruliga bygt upp vinnan hevur bygt upp eitt ógvuliga sterkt brand um ein heilsugóðan laks sum er staði st væl sera væl í kappingini við onnur lond frá at hava fingið et nógv verri prís enn norðmenn fyri nógvum árum síðani so hevur hann ligið væl oman fyri nógv ár men kortini harra formaður so fari eg at brúka eitt sindur av tíð upp á at vísa á at hendan støðan kann ann so gott broytast tí sum kunnut vaksa trøini ikki í himmalinum og tey vaksa so als ikki inn í himmalinum um mann ikki gøðir tey rætt og ikki máha tryggja sær at tað jørildið sum trøini vaksa í er sunt og og burðardygt og tað er akkurát tað sama við alivin hví tosa vit um nú vit tosa um korona at smittutalið skal vera undir eitt øll inni her vita tað altso hat taðhevur verið frammi túsund ferðir í miðlunum kring heimin tí at tá tú fært eitt lægri smittutal so fært tú lægri smittutrýsst og so so mennistsmittan ikki so skjótt eg haldi vit eiga at spyrja okkum ein dag sum í dag er tað í lagi at føroyska alivinnan er farin frá at hava lægsta fellið í heiminum í framleiðsluni til at vera á sama støði sum onnur lond tá ið tað merkir at millum satt og hvør og fimtu hvør fiskur doyr undir framleiðsluni eg haldi ikki tað er í lagi eg haldi tað vera óhugnaliga høgt og eg haldi tað vera óneyðuga høgt og eitsin sum eg havi lagt merki til at sjáldan verður tikið fram tað er faktiskt tað at í føroyum setti mann ongantíð frá upprunan av biumassa avmarkingar í loyvini og tvørturímóti eg haldi tever undanfarnu røðar sum nevndi ta at tð hevur tú færri eg haldi eg haldi at hann segði hevur tú færri enn átta klipp so kanst tú økja mongdina er tað ein logikkur visti nú um so er at okkara høvuðsavbjóðing er at biðimassin kanska er forstórur í summum pørtum eg veit ikki eg spyrji spurningin tí at eg vóni at landsstýrismaðurin tekur tað við í viðgerðini ja tað kann henda seg at tað man lækka kravið í summar til null komma fimm lís fer at merkja at mann avmarkar framleiðslu eina tíð men kanska er tað tað sum er neyðugt fyri at mann í longdini kann hava ein burðardygga vøkstur í alivinnuni øll øll sum hava fylgt nóg væl við tey við tá tað rakstrar kunngerðin í tvey túsundog trý kom for seint ella for seint í mun til at har var hon komin áframmanundan so hevði mann sloppið undan tí ila kreppuni sum jarðlegði alivinnuna upp á onga tíð og hví jarðlegði jla kreppan og alivinnuna jú tí at ila viru so fekk loyvi at spjaða seg púra óavmarkað tí mann ikki hevði lurtað eftir serfrøðini í nógv ár og sett inn millum annað landstjórarlæknan um sála og sett inn hesi krøvini sum mann í dag hevur ógvuliga strangur krøvini í rakstrarkunngerðini so hetta her sum eitur rættstundisumhugsni er sanniliga eisini galdandi fyri okkara alivinnu og kanska serliga tá i tað gongur øgiliga væl eiga vit at verða upmerksombhes tingini at t et amerikaniska avlýsingin og tímar noyðist at avlýsa so ofta sum er orsøkin til at ati felli er vaksið so nógv tað er uttan iva rætt men so er aftur spurningur hhví altso tá ið serfrøðingarnir sigast sum til dømis eru onkrar greinar skrivaðar um hettar her av føroyskum granskarum og tey siga at tað at vis talið á lús er eitt so er tað hundrað prosent formering altso so er tað allar kvennlýsrnar sum formerasttað merkir at tú mánðir um eitt fyri yvirhøvur at koma har til at ikki hundrað prosent av tí teimum lýsnum sum eru har formera seg teir formera seg altso ógvuliga skjótt hví er tað so man mann sigur lei vit vita betri vit vita hetta má landsstýrismaðurin ikki gera tí tí eg haldi eg veit tá tað stendur í her at alivinnan er ikki samd og tað skal mann so taka støðu til saman við landsróðarlæknan eg hopi bara at mann samlar ta vitan sum er og so tekur mann støðu út frá tí uttan at lurta eftir hvat ið kanska upp á styttri sikt kann blíva eitt stórt trýst fyri alivinnuna tí eg haldi myndugleikin má taka ábyrgd her framum vinnuna har við ikki sagt tað sjálvandi skal mann lurta eftir vinnuni tí vinnan er eisini ein patu av ekspertisuni men mann er noyddur til at vera ógvuliga lurtar sera væl eftir teimum sum hava eitt serligt innlit í hesi tingini tí vit hava vit kunnu gott vera klók av skaða tí vit hava verið ígjøgnum tað harra formaður tað finnast fólk sum hava ógvuliga gott innlit í hetta við burðardygd og eg haldi atialtso eisini tá tað snýr seg um laksa lús og og laksa framleiðslu og eg vóni at mann í í vinnumálaráðnum fer at lurta væl eftir teimum sum næ umhvørvið og tað burðardygddygga ælingin altso lógin øll ælilógin hon hevur sum endamál at tryggja tá lívfrøðiliga burðardygga teir lívfrøðiliga burðardyggu karmarnar og sjálvandi við atlitið av djórasjúkunu og umhvørvi at fremja lønsemi og kappingarføri í alivinnuni og tí er mín spurningur omaná tað sum eg havði sagt nú er føroyska alivinnan burðardygg er hon á einum støði í mun til biðomassa í mun til hvussu nógv mann koyrir í hevur saman av laks er tað burðardygt kenna vit støðuna í firðinu nóg væl tá ið nýggjaælom kom tvey túsund og átjan so herdu vit nakað krøvini til hetta viðárins kanningum tá ið mann lesur frágreiðingina her so sær mann at tað hevur munað altso mann hevur gjørt nakrar kanningar millum annað fyri ta játtanina sum vit hækkaðu tvey túsund og nítjan fyri at kunna fara undir at gera nakrar kanningar av kan mann siga firðinum sum heild altso ikki bara áðrenns kanningarnar sum verða sum alivinnan er áløgd at gera meg tí tað er mest undir ringunum olunærheitun av av altso í tí umhvørvinu har sjálvu ælingin er men avleiðingin á firðirnar sum heild altso áaltumhvørvi alt havmhvrvi kring føroyar og tað er ógvuliga gleðiligt haldi at lesa í sær frágreiðingini at mann er byrjaður líkasum at leggja gera frymlar fyri hvussu tað kann gerast og tað er eingin ivi um at alivinnan sjálv eisini í longdini hevur stóran áhuga í at mann kennir betri støðuna í firðinum tí mann kann ein dag renna seg inn í nakrar forðingar við sjúku sum gera at alivinnan øgiliga skjótt vendir skeivan vegin tí er hetta við strongd og og lúsaplágu soøgiliga alvorligur spurningur tí tað eisini kann føra til at onnur sjúka brýtur út og spjaðir seg skjótt eg haldi tað or lítil ivi um at ein øgiliga stórur partur av svarunum um hetta liggur í sum tað eisini verður víst á í hesum tilfarinum í at mann alir meira upp á landið sum man er farin undir við tað at smáltuni eru størri tá tey verða útset men og so t tosar mann um hetta við at fara út á opið at hava ala og har aftur har vil eg staðiliga mæla til at mann greinar ótrúliga væl hvussu havstreymarnir eru í mun til hvussu langt útmann ætlar at fara tí at ein lægsta trupulleiki út í opnum havi eg verji at stríðast við enn inni í firðinum og um tað er soleiðis at tað eisini kann bera smittu tí mann sær fyri sær at mann økir øgiliga nógv ælingina út í opnum havi mann má hava tryggjað sær frammanundan men tað havi eg so eisini álit á at mann mann ger

eg veit at mann í samgonguskjalinum hevur skrivað at mann vil tryggja t hesusínuni eisini skuldu hava møguleika atat blíva aftur ein ein lítil partur av tí føroysku ælingini tað vístu vit eisini á í álitinum til allóggávuna í tvey túsund og átjan so eg haldi tað era nokk so breiðir politiskur vilju til mann skal finna eina loysn á tí men eg skilji á lanum at tað er á gáttuni at tey verða tikin av so tað hevi verið gott um landsstýrismaðurin kundi upplýst eitt sindur um hví mann ikki hevur klárað at funnið eina loysn á síðlunum sum eg haldi at nokk so breiðir partur av løgtinginum hevur víst á í nøkur ár at mann skuldi royna at finna møguleika fyri fjøltátta æling og framtíðin harra formaður tæðraæling undanfarna samgongu í tí lógini sum bleiv sett gildi tá lat upp fyri at mann kundi eisini setta í gongd á aðra æling um tað var lívfrøðiliga burðardygt og bar til at hava saman við lagssæling og tað eru nú latin seks tæraloyvir tað haldi er rættiliga spennandi og eg haldi at mann eigur eisini at eftirmeta alla skipanina við alivinnuni altso alt hetta við eino fjørður ein ælari er tað tað sum er tað rætta svarið ella er tað rætta svarið í veruleikanum mann beginnur at hyggja meira eftir biðumassa og krøvum um at avlýsing og viðgerð og so frameftir verður samskipað betri soleiðis at mann fær betri bilbuk við tí tí sum tann eini føroyski granskarin skrivar so er tað eitt sindur troyggjur di jaop commans altso hesin læksatrupulleikin hann er ógvuliga varierandi hann er lítil í summum ringum og hann er eksplosiv stór í øðrum men onkursvegna er tað ein felags trupulleiki tí tí ein ein lúsatrupulleiki fjøru hann flytur seg hlønn nlangt burtur frá uppá stutta tíð so tað er ikki soleiðis at mann kann tosa um at tað bara at sjálvt um tann eini ælarin kanska ger alt rætt og gott so hjálpir tað ikki vist allir ikk at gera tað í senn so tí haldi at mann skal kanska fara inn í eina meira holistiska tilgongd til hetta við eisini við viðgerðini altso at fáa tað ja hyggja eftir er mann yvirhøvur er að er tað tað man í veruleikanum kom til tey biologisku mørkini sum eru fyri hvussu nógv mann kann troyta firðirnar

so er tað tann búskaparliga parturin altso tvær komma sjey milliardir fara av landinum ella verða útgomnar til vinnusbýti ein stórur partur av tíð fra landinum hetta er so einarseks sjey hundrað milliónir meira enn tað sum kemur í landskassan og tað kundi sikkurt bara vera fyrimunur og vansari við tí men eg haldi tað er eitt sindur tankavekjandi at tað sum fer á landinum svara kanska til einar tríggjar fýra ferðir av blokstuðlin árliga ta eru ikki smápengar og er er tað á einum støði har mann ynskir tað atso heldur mann hetta vera í fínasta ordan ella kundi mann gjørt broytingar sum gjørdu at meira bleiv verandi í føroyum

tríggir rútlendskir alar kunnu í prinsippinum í morgin taka eina avgerð um at yvirtaka tríggjar fjórðingar í føroyska alivinnuni tí tað størsta felagið bakkafrost er jú bórk skrásett og avmarkingin er at eingin útlendskar eigar kann eiga mær um tjúgu prosent nú sigu bara teoreti so kann ein keypa tíggju og tveir tjúgu og so yvirtaka meirilutanum í hesum stóra føroyska alifelagnum tað er væl ikki nakað sum forðar fyri tí eg nevni hetta bara fyri eg veit ikki um landsstýrismaðurin nakrantíð hugsar slíkar tankar meni eg haldi í øllum førum at vit hava lagt eggini øgiliga øgiliga nógv í eina kurv helvtina av okkara útflutningi er frá alivinnuni og tað er gott men tað hevði verið nógv betri fyri føroysksapin at vit høvdu aðrar og meira fjøltóttaða samansetta vinnur soleiðis atiokkara búskapur var minni avhangur av ikki bara av einari vinnu men av einari einari ávísari fyritøku og tað er einki nakað tað er alt gott m hesa fyritøkuna og tað er gott at vit hava stórar sterkar fyritøkur men tað er øgiliga øgiliga fyri búskapinum er tað heilt ótrúliga miðsavna at helvtina av okkara útflutningi kemur fá eini alivinnu har ein fyritøka eigur faktiskt fimmoghálvfjerðs ella trýoghálvfjerðs prosent av llallari framleiðsluni tað er ekstremt og eg haldi at vit politiskt eisini skulu tera at venda tí kann mann kann mann gera onnur ting sum gera at mann spæðir vágan búskaparliga meira og tí er tað so umráðandi at vit tryggja okkum biologiskt at vit tryggja okkum lívfrøðiliga at tað ikki kann ganga galið við alivinnuni tí gongur tað galið við alivinnuni so gongur tað galið við okkara búskap tí tað er so miðsavnað sum tað er í mun til rættindini og tá ið alt tað her sagt so haldi eg nógvar tímar o hevur gjørt í alivinnuni hevur gott um mann hevur gjørt nógv rætt og mann hevur eisini havt nógv røtt atlit men beint nú og tað haldi eg alt hetta tilfarið dokumenterar serliga væl so er mann komin at mørkum í mun til lívfrøðina og vit muga nummar eitt kenna okkara firði r og støðuna firðinum nógv betri áðrenn vit yvirhøvur tosað um at økja ella vaksa um ælingunum í firðinum og so mugu vit tryggja okkum at vit fáa stýr á teimum sjúkuavbjóðingum sum eru takk fyri
ja takk so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst
kisinandreasen ger su væl takk fyrihara formaður tað er eitt lít sindur hógstoytt at hoyra forkvinnurnar í vinnunevndini tosa sum hon ger haldi eg hvar hon tosar um at tað er í lagi at vit minka framleiðsluna og honheldur at vit skulu seta vinnuna undir umsiting hon lurtar meira eftir granskarum og øðrum enn hon lurtar eftirvinnuni sjálvari vinnan hevur fjøruti ar royndir og vinnan hevur alla interessu í at avmarkað bæði smittuvága ogbiologiska risiko eisini avmarkað lúlúsaviðurskiftinm sovíðar sívíðari men at mann ongantíð vil lurta eftir sjálvar vinnuni men heldur vild hava hetta bierokratiska mynstrið at smíggja krøv ona yvir vinnuna hvat vinnan sjálv heldur eg veit at tað er onkur alifirði fyrilíkar sum er fyri lisakunngerðini men tað er ein greiður stórur meirilutirsm er í móti henni og tað er einki tað er einki t heldur einkin ivast í at hon hevur sett í gildi uttan fakligt tilmæli eg skilji ikki at mann tekur partí við lúsinum altsohví tók iki fatíð ð við at vega alivinnuni altso eg skilji ikki
ja takk so er tað
takk fyri eg haldi at munurn á kristin andreasen um mær er burtra frá kristian andreasen nú eisini eru blivin serfrøðingur í lús og hvar marta egur at vera so haldi at munurin á okkum er at eg hugsi langtsigna fyri vinnuna eg haldi eg havi tosað við vinnuna og eg veit gott hvar vinnan stendur í hesum og eg haldi tað er øgiliga avbjóðandi viss vit aftur hesi ferð bíða til alt eg rensi inn í so stórar trupulleikar og tí mæli eg til at mann ikki lurtar eftir politikaranum sum standa her uppi og halda seg vera serfrøðingar men lurtar eftir teimum sum hava innlit í lívfrøði í burðardygd og sum landsstýrismaðurin so púra ærligt vísir á her so eru røddirnar ymiskar í vinnuni tað er ein partur av vinnuni sum evr strítst fyri at hesum mørkini verða sett tí mann veit at knekkar mann ikki lúsuna so knekkar mann kanska heldur ikki alla møguliga aðrar sjúkur sum kunnu koma og khristin andreasen kennir tann listan tað er ein tíggju fimtan ymiskar sjúkur sum liggja upp álúr alla tíðina í alivinnuni so væl gagnist hær christian andreasen gjøgnum gjøgnum formannin visti tú heldur at tað bara er ein spurningur um at lúsa
takk fyri so er tað sirið stevnum
takk fyri har formaður ja alivinnan og umhvørvið tey hanga óloysiliga saman og ávirka eisini hvørt annað og tí er tað eisini sera týdningarmikið at mann ger hesar her kanningarnar av fyrinum og ikki bara áriðskanningar sum okur royndu at stríðast eitt sindur fyri eisini og mítt poeng er kanska eisini tað at tað er neyðugt at raðfesta stovnar sum heilsfelagsstarvnana og at síggja teir eisini sum grundarlag undir einum sunnum búskapi og einum sunnari vinnu framyvir og ikki bara sum eg veit ikki um at føra sovorða fornæmusi av at halda vera so irriterandi argument takk fyri

bjórsamelsen takk fyri tað er akkurát har tað er tað er eitt sunt samanspæl ímillum myndugleikarnar og ímillum tí fakligu serfrøðina og ímillum vinnuna tað haldi eg er øgiliga avgerandi og eg haldi eisini tað hevur kanska eydnast í rættiliga stórum pørtum avtíðin o alivinnan hevur verið men tað hevur eisini gingið øgiliga galið tá byrjaðnini av ár túsundskiftunum tí man var forseinur at lurta og tá segði mann alla tíðina at mann vildi ikki gera nakað fyrr enn øll vinnan var við upp át og tað kann viðhvørt vera a bíða for leingi men tað eri tíbeturkreftir í vinnuni sum arbeiða øgiliga hart fyri at mann hevur burðardyggar karmar um hesa vinnuna og eg havi eisini álit á at hesin landsstýrismaðurin e er lurtaðr eftir teimum røddunum tí eg trúgvi ikki nakar inni her kann vera í iva um at vit mugu kenna støðuna hjá firðinum áðrenn vit beginna at vaksa um framleiðsluna í sjálvum firðinum tað er hóast altð tað bljóðst mann ikkiat verða serfrøðingr fyri a at skilja so tað er tí mann eigur at hugsa um vinnuna í einum langtíðarhøpi ei
takk fyri
ja so er tað annika olsen gerso væl ja takk fyri harra formaður bjørt samunsen næmi øgiliga nógv við hetta her við burðardygd og hvussu umhvørvi og og ælingini spæla saman og tað er eingin ivi um at tað at okur hava heimsins reinasta hav og vatn hevur jú gjørt tað at okkara alifiskur er í heimsflokki men tað sum mann eisini hoyrir út í heimi tað er at kappingarneytarnar hjá okkum her í føroyum tað eru millum annað tær stóru aktørarnar sum eru byrjaðar at ala á landi har mann eisini hevur betri controll við lús og sjúkum og annað hvussu sær bjørt samelsen fyri sær at at økja um alingina á landi eg veit gott at føroyar eru eitt eitt avmarkað land í so máta men hvussu sær bjørt samelsen fyri fyri sær at mann
økir um ælingina tann vegin
bjórt samelsen ja takk fyri ja tað er jú í veruleikanum tað sum er hent tey síðstu árini her at mann hetta her við eit smáltframleiðslan at mann letur smáltu blíva nógv størri á landi frá at tey vóru eg hav emjikki um tað var hálvfjerðs fimmoghálvfjerðs gramm til at tey nú eru ein trý hundrað gramm og tað kann økjast enn meir og eg trúgvi absolutt ein partur av av loysnini liggur har tey stóru andleikini har mann alir alt á landi tað tykist liggja øgiliga langt frammi í tíðini og eg veit ikki m tað nakrant verður kappingarført í føroyum men har er so tað at ala úti á opnum havi kanska ein ein paralellur til tað øgiliga høgardýrar íløgur men eg haldi at tað sum stendur rættiliga greitt nú tað er at tað verður trupult at at vaksa um nakað inni í firðinum um ikki man fær bilbugt við við laksalúsini og teimum plágum sum kunnu fylgja tí at fiskurin alla tíðina er strongdur tí hann skal avlýsast ella allantum er strongdur tí hann hevur lús altso lús er ein øgiliga stórur streysfaktorur fyri
vaks so

fyra æling í føroyum takk fyrisoer tað
bjarni hammer ja takk fyri harra formaður vistimann ikk visti betur so skuldi mann trúði tað var eitt aðaloraskifti um lús ikki um laks menn men mín spurningur til bjørtja bjørt samensen honer hann ati tað er eisini øgiligur munur á teimum aluvirkjum okur hava faktiskt ja tríggjar stórar alifyritøkur í føroyum onkur støri enn aðrari men tað vísir seg at tað verður eisini ein rímiliga stórur munur á hvussu hsegði fyritøkurnar fáa bilbugt við lísirnar og sum eg skilji eisini so tað eisini ein stórur munur á hvussu hendan sokallaði dálkingin er sum er runt um og við alibrúkini er hevur bjørt samensen nakra stuttat forkláring upp á hví so er og hvat kað mann kann bøta um tað takk fyri
harra formaður
bjørs samelsen takk fyri alto eg gangi út frá at dálkingin hongur nokk so nógv saman við at summir alifirði eru truplari enn aðrir tí vatnskiftið er minni og tað er væl eisini tíman í alivinni tosa so nógv um at fara út á á streymasjógv altso eisini at flyta ælingin inni í firðinum longur út tá tað snýr seg um tað er nokk so áhugavert í hesum fellunum tí at har erda í veruleikanum soleis at tað er nakrir ringar tað er nøkrur avlistør sum næstan einki felli hava og tað kundi eg gott hugsað mær at landsstýrismaðurin tók fram í sínum arbeiði hvat er munurin millum tí tá ið miðaltalið er eini fimtan prosent og heilt upp í átjan prosent í fellunum sum er eitt eitt enormtøgt tal it risahøgt tal tá dekkar tað aso eisini yvir at tað eru nøkur nakrir aluringar nøkur alistøð sum hava øgiliga lágt fellu og nøkur sum hava enn hægri og tað kundi verið øgiliga áhugavert at sæð hví tann munurin er og fær mann brúkt tað til nakað í einum roynd
at fáa tað talið til at lækka aftur takk
síðan er tað biljusinussen ja bjørt samanvendsa var henni á tí og landstýrismaðurin sigur tað eisini í frágreiðingini at tað kann vera ein vági fyri føroyska samfelagsbúskapin at ein vinna stendur fyri góðum helmingi av samlaðu útflúksvirðunum tað haldi eg eitt undarhald í sjónarmið altso hevði tað alvinnan útfyri fýra milliardir hevði tað verið betur at hon er útflutt fyri eina milliard sjálvandi ikki og vit síggja saman bara við fyri tretivu árum síðani tá høvdu vit fyri sovit næstan bara fiskivinnuna at duga uppá í dag hava vit fiskivinnuna og alivinnuna tað má vera nógv betri enn bara at hava fiskivinnuna at duga uppá harumframt hava vit so eisini aðrar vinnur ferðavinnuna millum annað sum hevur víst seg at at vera sterk tá ið tá ið alt alt er normalt altso eg skilji ikki ordiliga tað at mann er bangin fyri at ein vinna blívur so stór tað kann bara vera gott fyri okkum øll at vinna blívur stór og hevði alvinnan útflutt fyri tjúgu milliardir so hevði tað verið heilt fantastiskt

bjórs samelsen ja takk fyri eg veit eg kann ikki siga hesi tingini uttan at tað verður tulkað kanska eitt sindur vivð vilja soleiðis sum at eg sigi at ein alifyritøka er farstór men eg royndi at leggja dent á tað er ikki tað eg sigi eg sigi tað hev verði øgiliga gott um hon var meira fjøltáttað og tað hevur eisini verðuð gott um vit til dømis fáa ferðavinnana blíva ordiliga stórar sol eis at okkara búskapur hevur fleiri beinam at standa á tí tað sum eg eg meini við at at eg haldi tað er ein søldsins søga at vit hava stórar sterkar fyritøkur tað havi eg sagt so mangan tí tað haldi eg veruliga men eg haldi eisini at tá ið mann er kanska komin á biologiskum mørkum og tá ið alt líkasum er blivið sum miðsavnað so kann tað bakkasti so er tað ikki bara ein bakkahast binn av vinnuni men so er tað fyri búskaprin hjá okkum vist at rakahar og tí siga vit eiga at tryggja okum at vit eru í heimsklassa mann dámavæl t brúka orð í heimsklassa brúka orðið heimsklassa í mun til minst fellu og í mun til bestu karmar burðardyggar karmar fyrivinuna tí tá sleppa vit undan at noyðast at óttast fyri at eggini eru fórsamlaða einari kurr men tað er ikki fyritøkan sum fór
stór tað er tað vit skulu hava onnur vit skulu hava onn aðrastórar fyritøkur so tað er meira spjatt takk fyri ja takk fyri so fara vit til næsta røðara nú er tað steffan klein poulsens sum
nú segði bjarni hammer at vist hanikki visti betur so var hettar aðalorðaskifti um lús og eg komi eisini inn á lúsina seinni harrarformaður men at byrja við so eg so haldi at alivinnan er ein ótrúliga spennandi vinna og frá mínari síðu so veit eg meira um hesa vinna enn fiskivinna sum er øgiliga kompleks og tí havi eg valt at blandað umbar ví hetta orðaskifti hóast eg ikki eri ein serfrøðingar økinum nú bjørt samuelsen etirserfrøðina ígjøgnum sínar høvu gongdinum verður ótrúliga góð vit hava tríggjar fyritøkur og tær hava allar havt øgiliga góð úrslit sum mar betri enn aðrar men tær hava betalt stór vinningsbýti seinastu fimm árini og tað er øgiliga sunt tekn og og hendan vinnan hevur ótrúliga stóran týdning fyri okkara land tað komuð eitt staðið millum fýra hundrað til fimm hundrað milliónir inn í skattið og og avgjøldum frá hesari vinnuni í seinastu árini ogútflutningsvirði á á laksi svarar til áleið hálvtrýss prosent av okkara flutningi beint undir hálvtrýss prosent geg haldi hetta talið sum eg havi her frá tvey tsun og nítjan ta var tað sjeyoghálvfems túsund og seks hundrað tons sum beiv útflutt so htað er ótrúliga stórar mongdir so vera útfluttar og hava at í sama sera stóran týdning fyri okkara samfelag og sum tað verður borið fram í frágreiðingini eisini og tað haldi eg eri almenn vitan at at fólkatalið tað er vaksandi globalt og tí verður eftirspurningur bara størri og størri eftir mati og tú kanst siga at missiónin hjá alivinnumi o øðrum tað er at at metta heimin og og skapa vinjingbursur hesin her og og tað verður ja hetta blívur við at vera ein tørvur og tí kannmann vænta at alivinnan fer at ja koyra á í hesari ferðini í nógv ár afturat vist ikki í alla framtíð øhso er tað á lúsin harra formaður tað verður mítt mítt mítt fyrsta punkt øh eg havi hug at seta spurning við hví vit skuldu avlýsa so nógv hví mann setir so strang krøv til til alufyritøkurnar í tvey túsund g níggju tað eg veitikum heta er tað fyrsta kravið men tá kom eitt viðgerðarmark á tvær kynsbúnar lús og tað merkti at visti mann fær upp um hetta markið sum var tvær lús so so skuldi laksurin viðgerast fyri lús men so kom eitt absolutt mark í tvey túsun og sekstan á eina komma fimm og tað merkir at mann skal allar tíðirnar royna at halda seg undir hetta markið og vit eru síðani so komin niður á eina kynsbúnalús og ætlanin er at fara niður á null komma fimm í summar og og lúsin non verður so peikað út sum tann størsta avbjóðingin í frágreiðingini og og tað havi eg tær inntrykki havi g sjálvur havt tá ið mann hevur tosað við ælarar bæði teir sum eru høgsitandi men eisini teir sum sum arbeiða niðr á gólvinum ella á sjónum so so er so er tað lúsin sum fyllir nógv og tað fer ótrúliga nógv orka til tað og visumann fær nøkrar aftur í tíðina kanska eg veit ikki kanska summar fyritøkur brúka hesa mannagongdina enn so avlýsari mann við einum dúki og og og og og kemi heilivági og annað og hetta helt mann ella helt mann nokk vera fordálkandi og tíma flott seg yvir til ta mirikaniska avlýsingina har mann brúkar feskt vatn og heilt vat og annað fyri at fáa lúsina av og tað var sjálvandi ein ein ávís risikoda at avlýsai við dúki tað tað var einkult tilføldi har túsund tals laksur fóru men miðaltalið men men tað vísti seg at at ganga øgiliga væl men miðaltalið fyri felli er hækkað munandi síðani mann byrjar uppá merikaniska avlýsing og tað haldi er ja tað er tað er ein avbjóðing og eg haldi at mann skal hyggja nærri upp á u um hetta her rætta leiðin vit fara tí vit hava ligið væl undir onnur lond tá tað kemur til miðal felli og nú eru vit ja sirka samanyvoð og liggja mitt ímillum onnur lond og hetta her peikar mann so demiikanska avlýsingina út og tí halda er øgiliga viktigt at mann viðger hendan partin har

forkvinna eg havi hug at seta spurning við um um hetta markið ikki haldi at landsstýrið løgtingið skal endurskoða hendan partin

hvar frt tú fert út at telja so telur tú tjúgu laks og finnur tú laksir og finnu tú so tíggju lús jamen so ert tú longu komin upp á null komma fimm vistu tað verður tað sum verður sett í gildi við kunngerð í summar og so skal avlýsast og vistu mann hyggur eftir teljingunum sum eru gjørdar seinastu seks árini so hava tey deilt tað upp í stabbar her og her er ein grønur stabbi sum eitur null komma fimm til ein lús og tað vil siga tá ið hendan kunngerðin kemur í gildi so verður hesin grøni stabbin tikin við og tað vil siða allir tær teljingar sum liggja har er ligvið avlýsing og tað er ikki heilt fáar tí at tað tað kemur at liggja um hundrað avlýsingar um árið afturat teimum nógvu avlýsingum sum mann hevur í tvey túsn og tjúgu sær tað tíina betur nakað væl betri út og tað er kanska førsu l eini hálvtrýss avlýsingar men tað er øllsum eirt fórsu til nógv meira avlýsing og tað haldi eg kann blíva øgiliga kritiskt fyri fyri laksin og so so er tað nógvir avlæraru sum eisin seta spurningur við hví hví skal tað avlýsast beint áðrenn tað laksin skal til slagt og har tú væl at fylgja teimum altso tolið laksurin ikki ta lúsina sumann hevur á sær í tvær vikur afturat og so fara til slagd tá er lúsin ikki ein ein stór trupulleiki tá ið ha kemur til slagdin men men tað vísi at mann oftani avlýsar stutt upp undir slagd av laksi og ja lúsin hohohon minkar um matferðina hjá laksunum menemerikaniska viðgerðin hon er hon er eisini við til at minka um vælferðina og og hevur hækkað fellur munandi og tí haldi eg at mann onkursvegna kundi gjørt hetta fleksiplari um ikki annað steðga við marki sum vit hava nú sum liggur á eitt og so er tað eisini munur á vetri í summarið tá ið sjógvurin kólnar so er tað nokk lættari at sleppa av í lúsina og tí kundi mann eisini gjørt gjørt skipanina eitt øðrvísi treytir til summarið og øðrvísitreytir til veturin men eftir mínum tykki so so skuldi krøvini frá landsins myndugleikum verið eitt sindur fleksiplari enn tað sum liggur í kortinum

frú forkvina so er tað eisini æling á opnum havi sum sum er øgiliga spennandi og har vit kanska nøkur eru ósamd um hvussu vit skulu grýpa lúsnavn so er mann øgiliga samdur um hendan partin havi eg ølumr en inntrykk av ogtað eiliga spennandi at síggja hvussu hetta fer at ganga kina og onnur lond tey teytey prøva hetta her við at ala meira á landi og ella hvørki eg ella ella aktørarnir ið vinnuni meta at vit kunnu kappast við kinesaar og aðrar sum fara upp á land og tað kemst av at streymurin í føroyum miðal kostaðrfyri streymb hann er væl hægri og vit hava bara yvirflatiskt vatn og tað ger eisni kann eisini vera ein avbjóðing við vatnið og so eru tað møguliga aðrir faktorar sum eisini gera tú tað sum tað sum aktørarnir gera sum sum taka alingina upp á land teir flyta hana nærri at marknaðinum fyri at spara flutningskostina og og tað verður tað sama í føroyum flutningskostnaðurn verður akkurát tann sama um um vit ala á landið ella á sjónum og tí er tað ikki ein fyrimunur hjá okkum og so tók eg nøkur tøl fram í hesum sambandi fyri at lýsa ali kapasitetin og vist ú ikki fara heilt skeivur so hevur landsverk eitt yvirlit við øllum aløkjum og eg haldi at samlaði kapasiteturin fyri øll aliøkin sum eru tað eru nítjan milliónir kobikmetrar og visu vit skuldu seta tað upp ímóti onkrum sum er í landi so hevur bakkafrost eg veit ikki um teir eru lidnir viðhesari tilgongdini men teir skuldu koma upp á tveyogfýrs túsund kobikmetrar við øllum smoltstøiðnum sum tær á landi millum annað við smoltstøðini yvir strond hon hevur ein kapasitet á nígjuníggjuníggjuogtjúgu túsund kobikmetrar men tað svarar bara til ein hundrað og trýss metur alring ein hundrað og trýss metra alingur hevur akkurát sama kapasitet sum alt virkið hevur yvir strond og tí er tað hopleyst hjá okkum føroyingum at fara at leggja alla alivinna upp á land og ig fekk einaferð upplýst ein prís fyri fyri hvønn kobikmetur á landi og ogtað var tveyogtjúgu túsund krónur perkobikmetur og vissu vit skulu flutt hesi hesir nítjan miliónum kobikmetrar á land so hevði tað svarað til fýra hundrað og átjan milliardir og tað eru ótrúliga nógv pengar mett bara fyri at seta tað í perspektiv frú forkvinna hvussu hvussu nógv skal til fyri at fáa alla alingina upp á land so tað er tað púra klárt at vit skulu satsa upp á sjógvaling og og ovsjóraling tað r tað eru okkara fyrimunir í føroyum tað er tað sum ger okkum kappingarfør í hesari vinnuni og vónandi fer at rigga vit mugu í øllu førum gera alt fer at skapa góðar rammar her løgtinginum og og g vinmálaráðið arbeiðir so við einum øki í ein landnyrðing úr nólsoynni og tað var spennandi at síggja hvussu tað fer at rigga men sum eg skilji lagnum so skal g eisini ótrúliga nógv pengar til fyri at fáa hendan partin at rigga eg haldi ein sovorðnin eind platformur ella hvat vig kalla tað kost liggur nokk um

forkvinna tað er so framtíðin hon er ótrúliga spennandi og landsstýrismaðurin vísir á nakrar ætlanir í hesari frágreiðingini og tað er sjálvandi ofshor so hett her við at flyta ímillum firðir kanska at mann kundi komponera onkra fjørð við ein annan sum har ein riggar væl um veturin og ein riggar væl summarið og tilbúgving eg veitikkihusu nógvar vøkstur tað skapar men men tað er ótrúliga viktigt at mann finnur góðar loysnir fyri tann laksin sum er sloppin úr tinginum men so eru tað tvær eg veitikuman kann kalla innan fyri sommu vinnu tí hata r eisini æling men tvey onnur produkt sum er øgiliga spennandi og tað er tæraæling og og skeljaæling og í tæræling har eru longu trý loyvi útskrivaði ella fingið til vega tvey á sjónum og eitt á landi og so er tað skeljaæling men sum tað stendur í frágreiðingini so er tað ein serlig avbjóðing við við skeljamati tað er tað at ta við skeljum tað er tað tær síla mat úr umhvørvinum og har vissu økið er fordálkað so so kann tað vera ja ósunnur matur t fara í holt við at framleiða men eg veit ræðiliga lítið enn um um hasir hasin báðar háttarnir at ala upp á men man er øiliga spennandi at síggja um um hetta ikki eisini fer at loysa seg og kanska blíva ein ein stór útflutningsvinna í føroyum

so so alivinnan hon hevur uttan iva ein sera stóran týdning fyri okkara samfelag frú forkvinna og sum frágreiðingin og orðaskifti eisini heru víst á so er tann størsta avbjóðingin lúsin og g tí heltað ótrúliga positivft at hoyra erhard joensen kritian andreasen og eisini hennrik old sum setti spurning við hesa kunngerðina og og eftirlýsti um vi ikki skuldu bíða eitt sindur og latið aktørarnar virka undir verandi karmum í staðin fyri allan tínar at pessa markið longur longur niður sum førir til meira og meira avlýsing men her er so bjørt samuelsen ósavmd við okkum og sjálvandi skal tað vera pláss fyi ósemjuum men eg haldi at hatta er tann mest krikritiski parturin í løtuni og vit mugu bara vóna at ofshør fer at rigga tí tað kann blíva framtíðin fyri vøkstur innan fyri laks men hvør veit um tæra æling og skeljaæling ikki eisini fer at vera ein stórur partur av útflutningunum takkr
fyri frú forkvina ja takk fyri ta hevur fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá pálli
reynatúgvu ger sovæl takk fyri røðuna steffan tnelsen klein olsen orsaka hann nevndi spurningin umat vera meira fleksibul móti vinnuni og eg má siga tað at tá blívi eg øgiliga varin vit sum hava veri í eina tíð í politisku skipani vita hvussu støðan var rundan um tvey túsund orkuskifti tá var tað fleiri sum royndi at vísa á hvørja vanda kósi alivinnan sigldi og landsstýrismaðurin tá noktaði blangt at fyriat halda seg yvir fyri yvir fyri teirra støðuni sum upp stóð og og tá endaði alt við at vinnulívið fór av træmanum til fyri at siga taðakkurát sum tað er sjálvandi skuldu vit ikki mála tar grábeinta uppá uppá veggin men eg haldi vitskula vera varin tá ið ambassadørarnar hjá alivinnuni bleiv lóggevarar tað er tað er tað r ein tað er eisini ein vandakós vit mugu ongantíð gloyma at tað er fólkið í føroyum sum eigur í firðirnar til fólkið í føroyum sum eigur sjóðeki rundan um okkum og tað skal standa eftir til eina kvara tíð takk

ja fyri forkvinna tann fleksibilitetin sum eg tilusti tað var innan fyri júst hesa kunngerðina við lús har eg haldi mann strammar ríkiliga væl upp við við tí sum ligvur framman ella tí tí síðsti tilleikingisu fer fram í summar eg haldi eg er at joensen lýsti tað øgiliga væl hvat hvønn týdning tað kann fáa at flyta okkum frá einari lús til null komma fimm og sjálvandi vinnan skal regulerast og eg trúgvi at vit øll hava áhuga í at at lúsatalið g og sjúka verður fjernað so so gottsum vit kunna tað er bæði áhugin hjá okkum her í løgtinginum eisini hjá privatu vinnu tí at ja skrekkurin er jú tað sum pállarreynar tykkum nevnir tað sum fer fram um um um um aldraraskiftið og jú vit fólkið ræður um hvussu vit skulu brúka fjørðirnir men eg haldi alvinnaniner gevið okkum tso er ótrúliga nógv og vit mugu ansa eftir at vit ikki stramma for nógv upp
fyri málurin hjálvina takk fyri
sgsja takk fyri frú forkvinna eg haldi at tað er ein misskiljing tá mann sigur at felli er blivið so stórt í alivinnuni tað er felli í allari matvøruframleiðslu kring allan heim vistu vit til dømis taka kjøtframleiðsluna í danmark bara í fjør ella seinastu tíggju árini so hevur felli har verið í miðal fimmogtjúgu prosent og veruleikin í dag er framvegis at føroyska alivinnan hevur minst fellu samanborið við allan heimin og eisini samanborið við aðrar matvøruframleiðslur og tað at mann tosar um meikaniska avlýsing ja felli er blivið eitt sindur størri kanska er tað vaksið við fimm prosentum men vit halda okkum framvegis langt undir og tí haldi eg at mann strammar tað øgiliga nógv er samdur við steffan klein tá ið hann sigur tað at mann strammar tað øgiliga nógv at blíva við at lækka krevja lækka ølúsatal má mánn ansa eftir at mann ikki spennir báðan so hart at mann rakar vinnuna alt for hart og tað

stefan klein poulsen gersvæja egfrágreiðingin vísir á at amerikanisk avlýsing er er ein ein stór orsøk til hetta her og tí tí tað er tí vit eru fleiri sum vísa á hendan her og ja onkur evr hug at kalla okkum ambasadørar fyri fyri alivinuna tað veit egg ikki um vit eru men eg haldi ótrúliga viktigt at mann mann ansar eftir herbeint og áhugavert sum biljustinusen vísir á at innan fyri kjøtframleiðsluna at tað skal vera fimmogtjúgu prosent har eg hugsi at mann hevur kunna regulera tað nógv betri enn enn á sjónum til dømis so so tað er ja ja tað er ikki heilt kritiskt enn men vit lógu á á seks prosentum aftur í ellivu og er so komin upp á á leið fimtan prosent nú í ja tølini vísa fram til átjan og og tá eru vit sirka saman í voð sum onnur lond er líka kili sum liggur undir okkum í hesari frágreiðingini men tað er so bara verið í seinasta tíðarskeiði og hetta broytist sjálvandi nógv yvirtí

takk fyri frimun rasmussen ger sovælja takk fyri tað frú forkvinna øh nú røðarin var inni á inni skeljaæling ogtaræling eg saknaði eitt sindur at hann kom eitt sindur in á síluæling eg kundi hugsað mær at at røðarin hugleiddi eitt sindur um hvat tað meinar umsíðluæling í føroyum um vit skulu gevast við tí eg hugsi um tað er altíð farligt at koyra øll eggini eina kurv eg haldi tað at vit í føroyum kanska hava sovið á leivurbløðunum nú vit hava havt so góðar prísir í alivinnuni í longri tíð at vit hava ikki sæð møguleikan í síðlum kanska steffan klein poulsen kundi huglest eitt sindur um hvat ið hann meinar um
tann partin takk fyri
ysteffan klein poulsen gersvæja frú forkvina eg veit ikki hvussu nógv eg kann hugleiða um eftir mín vitan er itt sidur avmirkað um um tann partin við síðlum men í frágreiðingini so síggja vit í øllum førum at at ein lítil partur var síl sum bleiv alt frá níggjuoghálvfems til til tíggju og so hevur eingin síðluæling verið ja frá tveytúsundog ellivu frameftir og eg skilji eg skilji væl tað sjónarmiðið hjá fimuru rasmussen um at mann kann spaðja váðan við at framleiða fleiri sløg av fiski men eg tá eg hugdi at hesum tølunum so hugsar bar at tað var um góðforkláringuppá hví mann var faring frá sínum tí kanska ikki loysti líka væl ella tverður okkurt í biologiuni ella eitt ella annað ella um tað er baa bara so bara er prísurin tað tað tað kann so sjálvandi broytast ótrúliga nógv yvr tí og tá møguliga sílur aktuelt aftur men eg dugi ikki ordiliga at siga nógv meir um tann partin
takk fyri frá fólkunum takk fyri
so er tað erhard joensen ein vimerknggersvæltakk fyri frú forkvina bara líka ein viðmerking til hetta her við við hvussu mann hvussu mann skipar teljing so føroyingar hava fask ein ein ein ótrúliga góðan og álítandi máta hvussu mann telur tá ið kurtelja lús so er tað ein óvildigur innstansur tað er fiskaæling sum fer út og telur fjúrtanda hvønn dag og tað verður innraporterað til starvstovuna og teir telja ótrúliga noya og grundaða norðmenn hava eina aðra skipan har alarin sjálvur sum sleppur at telja og tað at alarin sjálvur sleppur at bestemma tað er ein vesentiligur munur í mun til tá tú hevur ein óheftan eftirlitsstovn sum telur bara sum hava i viðmerking
takk fyri forresta fangur hann
ja frúforkvina eg tað var eg ikki varur við at at norðmenn telja sjálvir tí eg havi sjálvur verið vitnin til at at e er ein óheftir stovnur sum telur í føroyum og og teir tær taldu væl tey sum koma har á alibrúki og vendu laksunum henda veg og handa veg og tað skapar jú sjálvandi eitt objektivt grundarlag fyri laksa lúsar teljingini og og tað haldi eg sjálvandi vit skulu halda fast við at man telur uppá hendan mátan og ikki letur alaran sjálvan at fáa ein møguleika at mannpolera við tølini uttan at siga at hann hevði farið at gera tað men so eg hann fingið tann møguleikan á tað haldi ikki er neyðugt so men lúsin tað er sum sagt tann størsta avbjóðingin og eg haldi at vit mugu ansa øgiliga væl eftir hvat vit hvussu nógv stramma í við hesum kunngerðinum og at heita á landsstýrismannin at at endurskoa tann parturin øgiliga væl
kunna takk fyri so verður tað bjarni kárasund petersen sum fær orðið ger so væl
ja vit hava alivinnuna til eðalorðaskiftis og eg haldi at øll vitað at alivinnan tað er ein av tveimum stórum súlum í tí føroyska búskapinum alivinnan hon hevur yvir túsund starvspláss hon eru tveir fimtingar av samlaða føroyska útflutninginum og seinastu fimm árini so hevur alivinnan havt tað í umsetning ið svarar til næstan alla føroysku bruttutjóðarúrtøkuna í eitt ár ella yvir eitt ár alivinnan hon hevur ómetaliga stóran týdning fyri vinnulívið fyri búskapin fyri arbeiðspláss fyri vælferð fyri vælstand og samfelagið í sínari heild men tað hevur ikki altíð verið soleiðis um aldarskiftið tá vóru fortreytirnar væl øðrvísi enn tær eru í dag tá vóru øgiliga nógvir ælarar fleiri í somu firðum og regluverkið var øgiliga veikt fyri ikki at siga so at siga einki vit sóu avleiðingarnar av tí vit sóu eitt øgiligt skrall aftan á at ela gjørdu av við so at siga allan laksin og ein stórur partur av ælaranum fóru logandi á hestinum tá viðurkendi mann týdningin av at hava skipaðar umstøður fyri aling og innan stutta tíð tá fingu vit eitt tað strangasta regluverkið í heiminum hvørjum æling viðvíkur vinnan hevur ikki tykkum at siga blómað síðani tá og tríggjar stórar fyritøkur virka í føroyum í samlívi og hevur støðugar og tryggar karmar at virka undir tey strangu krøvini á tí umhvørvisliga og á tí veterinerað økjunum hevur eisini gjørt føroyskan laks til tann mest eftirspurda í heiminum vissu vit hyggja í frágreiðingini so síggja vit millum annað at um mann samanber føroyskan laks við norskan laks so fáa vit gott og væl eina evru meira fyri laksin ella so sjey krónur ella har hetta er umframt regluverkinum sjálvandi eisini orsakað av øgiliga framskygdum og innovativum framleiðsluháttum øh saman við tøkniliga og lívfrøðiliga menning tað sum eg haldi er øgiliga týdningarmikið um mann tekur hædd fyri hesa góðu gongdina tá seinasta ártíggju tað er at vit mugu ikki taka hesa góðu gongdina fyri givið vit hava sæð ein ógvusligan búskaparvøkstur um ikki at siga egsplosivan búskaparvøkstur millum annað orsakað av men um tað ikki verður tryggjað eitt ávíst støðufesti og haldføri so kann hetta sum hevur verið bygt upp hvørv á so skjótt sum tað kom til tað er ein politisk uppgáva at tryggja at vinnan øll sum hon er við rikin á ein ábyrgdarfullan hátt tað er í almennum áhuga at taka burtur so nógvan vága sum til ber fyri at tryggja hesa einu súluna í búskapinum ein av teimum mest eyðsýnda avbjóðingunum sum eisini hevur verið nevnt meira enn eina ferð undir hesum eyðarloraskiftinum tað er sjálvandi lúsin laksalús er ein alvorlig avbjóðing innan fyri æling tað hevur tað altíð verið og er tað enn og fær tað mest sannlíkt framhaldandi at vera laksalús hon trívist har sum nógvir laksur saman og hevur eina øgiliga stóra ávirkan á fiskin tann fyrsta kunngerðin sum kom um at tálma laksalús hon kom í tvey túsund og níggju samstundis sum tað vóru øgiliga stórar avbjóðingar við laksalús í føroyska alibrúkunum tá brúkti mann eisini øgiliga nógvar avlýsingarevni avleiðing ati hon gjørdi lýsna meira mótstøðu føra og virknaðurin av hesum avlýsingarevnunum viknaði og minkaði og tann viðgerðin hon ásetti eitt krav um at viðgera ímóti laksalús um lúsatalið fór upp um tvey tað er sjálvandi av fleiri orsøkum í áhuganum hjá ælarunum at halda lúsatali niðri men tað er sanniliga eisini áhuganum hjá vinnuna politisku skipanina og samfelagnum sum heild at lúsatalið er lákt allastaðni vit kunnu draga eina nær um perfekta paralell til støðuna sum vit eru í við komvi nítjan har vit síggja týdningin av at øll gera sín part og at um onkur ikki vísir ábyrgd so gongur tað út yvir øll onnur tað sóu vit millum annað í tvey túsund og sekstan tá ið ávís einstøk alibrúk mistu tamarhaldið á lúsini tá kom so ein kunngerð frá vinnumálaráðnum tá tá ið pol mikkasen var landsýrismaður sum setti eitt hámark á eitt komma fimm og tað var í mun til áðrenn eitt absolutt mark og tað markið fór so í fjør niður á eina og eftir ætlan so verður tað markið í junimánað í ár null komma fimm eg haldi at tað hevur stóran týdning at vit frá almennari síðu hava eftirlit og strangar reglur í mun til laksalús tí eins og við kom við nítjan so fær tað avleiðingar fyri tey sum taka við ábyrgd um onnur ikki gera tað um ein ælari heldur frástøðu sprittar væl ímeðan kihin ikkiger so hevur eingin vunnið og tað gongur út yvir hetta er eitt sindur sum løgtingsforkvinnangersamuelsen segði í sínari røðu tað er eitt sindur trgityotcommins har sum egináhugamálini hjá hvørjum einstakum alara elva til eina samlaða negativa avleiðing og tað vilja vit sum politisku myndugleiki helst sleppa undan tað er eini sannroynd at larvirnar á lús tær kunnu liva í sjónum í fleiri vikur og tað kann røkka um alt landið áðrenn tað tað oyr um ein ælari hann slakar í avlýsingini so kann tað tískil ganga út yvir allar hinar tí er tað øgiliga neyðugt at mann upprátt heldur ein standard ein strammans standard tvørtur um alla branskina sum hon er eg haldi eisini at tað burdi verið ein lutfalsliga hørðrevsing fyri at bróta marci um laksalús og eg haldi at almenni myndugleikin má hava eftirlitsmyndugleikan tað er onkursvegna hetta við at álit er gott og eftirlitið betri og tað er ikki sovorðu liberalur máti at siga mann ikki hevur álit á vinnuna tað er slett ikki tað tað er tað er tað at kostnaðurin fyri at mann blívur gýriur og byrjar at gera gavirksemi er so stórur fyri tað føroyska samfelagið at vit hava ikki ráð til at lata tað standa upp á álit tí haldi eg at tað er neyðugt at vit frá almennari síðu hava strangarreglur á hesum her økinum ná eg skal ikki snakkað so ræðliga nógv um um lýsnar tær hava vit viðgjørt væl og virðiliga øh so er tað sjálvandi eisini nakað sum hevur stungið seg upp tey seinastu árini tað er at mann er farin at ala fort ellaanna man er fararin at ala tæra og mann er farin í holt við skelja æling sum eru nakað sum er í pstarsfasini men sum hevur øgiliga nógv og øgiliga stórt ótappað potensiali og kunnu vera alternativar vinnuvegir fyri føroyska samfelagið ein stórur afturvendandi eðalsetningur í hesum burdi verið at mann diversifiserar seg so nógv sum yvirhøvur til ber viðurkennandi at tann føroyski búskapurin er viðkvamur í or við at hann hevur nøkur heilt fá bein at standa á og hann hevur í ræðiliga stóran mun tey øll eggini í summ kurv tí haldi eg eitt hetta er eitt øgiliga spennandi øki og tað er nógv potensjiali innan fyri tí og tað haldi eg eisini at mann skal royna at eggja verður ment víðari so hevur ein onnur gongd eisini verið sum hevur verið góð fyri føroyska aling á laksi tað er tað að mann er farin at ala nógv á landi tað ger tað hevur nakrar góðar avleiðingar fyri fiskin hann verður minni úti á sjónum og tað hevur góða ávirkanir men vit eru komin til eitt mark nú har sum viti hava ella eg eri nokk so nær við ein maksimalan kapasitet og tað ger eisini tað at mann er farin at umhugsa aling sum er tað sum man kallar ofshjor æling og tað er nakað øgiliga nýtt tað er faktikt nakað sum ikki er útviklað til fulnar enn men tað er øgiliga spennandi konsept har sum mann fer út á hav at ala ala fisk og tað er eisini byrjanarfasini men har er ræðuliga nógv óannað potensjialið í og eg vóni at tað fer at ganga væl spurningurin er skulu vit kanska byrja nokk so tíðliga við at tryggja okkum at regluverkið er í lagi tá ið mann sonú einaferð erið í holt við ovsjóvræling og at vit ikki líkasumum fimm ár tá ið mann hevur fingið stýra upp á tað við at at ala ovsjóðr at vit sum politisku myndugleiki plusslag skulu fara renna aftaná og gera lógarverk til til tær umstøðurnar sum eru eg haldi t vit skuldu faktiskt fara í holt við at fyrireika lóggávu á hasum økinum nú soleiðis at alarar vita nokk so væl hvørjar umstøðurnar vera fyrioualing framhaldandi sjálvandi ein stórur partur av tí er enn eksperimentielt og tað err nógvir pengar og tað snýr seg kanska eisini um oyðaraviðurskifti hvussu ávirkar tað tað nú plussliga hetta her við hvussu nógv prosent av samlaðu vinnuni mann kann hava ognarluti og so framvegis men tað er nakað sum mann gjarna má vera eitt sindur proaktivur í haldi er í tráð við at hugsa langsygta heldur enn enn stuttskygt eitt annað sum eg haldi er øgiliga vesinligt fyri føroyska alivinnuna tað hevur ikki so nógv við vinnuna sjáluva at gera men tað er kanska eitt sum liggur undir ábyrgdina hjá okkum sum politikarar tað er at tryggja góða marknaðaratgongd tað hevur ræðli stóran týdning at vit tryggja útflytaran góðan marknaðaratgongd eins sum vit hava eins og vit eiga at hava eitt øgiliga fjølbroytt vinnulív har vit hava ymisk bein at standa á mugu vit eisini hava fjølbroyttan útflutningsmarknað har vit ikki duga ov nógv upp á ein einkuldan innflytara tað haldi eg vit hava lært eftir hondini millum annað frá makrelsríðnum og í dag eru vit jú eisini rættiliga bundin at nøkrum heilt fáum innflytarum tað hevur verið fyrr eg haldi tvey túsnd túsund og ellivu tá varð útflutningar av laksi tá fór umleið hálvfjerðs prosent av tí útflutninginum til es og tað hevur eisini tað hava eisini verið periotir har sum útflutningurin til russland hevur ligið um tey fjøruti og aftur í dag nú í tveytúsnd g nítjan tveytúund og tjúgu so er so er es ein øgiliga stórur marknaður og tað sum mann sá stórt potensjalið í tann kinesiska marknaðin tann útflutningurin hevur mist luftina eitt sindur og tað er sjálvandi nógvar orsøkir til tað men har er ein sovorðin lítil uppremsing í øh vit hava royndir í at handil og altjóða politikkur ganga saman og tí hevur tað øgiliga stóran týdning fyri einum opnum tilfeingisbúskapi sum tað føroyska ikki at hava øll eggini í somu kurv so diversifisering er nakað sum er almannagagnligt vágaspjaðandi og sum er í okkara áhuga roynt politiskt og samfelagsliga øtað var sirka tað sum eg hevði at siga undir hesum orðaskiftinum har er sjálvandi ræðuliga nógv annað mann kann tríva í men eg hugsaði at hatta verður tað í í fyrsta umfaritakk

ein klein pólfrøðing ger so vælfyri forkurnar viðvíkjandi lúsini so vísti bjarni karasson petersen at vit mugu strama upp ella øll føren halda eina rímliga stramma linju á hesum í økinum tí at ælarar hava tendens til at maksimera sín profitt og hugsa um síni áhugmal íhesinir og tað at tað kann føra til at millum annað slaka við lús og so framvegis men eg eri samferdur um at ælarin eisini ynskir at fáa hetta lúsatalu so langt niður sum møguligt men teir teir livaðirnir dagliga og teir seta tað upp ímóti øllum møguligum øðrum faktorum í sambandi við viðgerðis orð hvussu nógv skal mann viðgera katol og laksurin og sum framvegis og sum kann líka skoyti upp í at tá tað kemur til mekaniska viðgerð so vísir tað seg at ælarar hettir nýtt fyri fyri ælararnir sum sum avlýsa upp á hendan máta og tað krevur nokk eitt sindur av tíð og tað er har eg haldi at vit fara eitt sindur skeivt í at stramma so nógv upp nú
takk fyri bjarni kársson
takk fyri frú forkvina eg eri púra yvivístur um at alarin roynir at gera tað sum hann kann fyri at tryggja sær at tað verður gjørt haldført og ábyrgdarfult men mann má ikki gloyma at ein alifyritøka hevur kanska sumfyrsta endamál at kjena pening til sínir partaeiðarar og tá kann mann hava eina inkliinatión til at hugsa eitt sindur stuttskygt har sum mann fer á kompromi við eftirlit og trygd og og so framvegis fyri at kanska at fáa ein løtuvinning tú sær tað sama í fiskivinnuna tú fer ikki at siga at ja men okkara rív vil gjarna fiska minni tí at so verður stovnurin størri um tíggju ár tað er tað sum mann kallar trækir tiofta commens tað er ikki soleiðis tað fungerar um mann tekur tað samlaðu hvussu teir samlaða uppi hvussu teir samla uppføra seg so tað er ikk heilt samdur í harafturat so ja felli tað er blívu nakað hægri orsakað av amerikanskum viðgerðum men har eru eisini tøkniligar hættir til at sleppa sær undantíð til dømis við lásaraskipan og annað so tað vóni eg í øllum førum at mann kann hava nøkur tøknilig frambrot til at loysatakk fyri frú
takk fyri
so er tað edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna tað sum var komið inn á tað er tað ati nevnt røðuni hjá kára ella bjarna kárasom petersen í sambandi við ati vera framman fyri at at lóggáva valdið ikki er líkasum aftanfyri tað sum vinna kann liva við tað haldi ei sera stóran týdning t tá mann tosar um at ala úti á úti á sjónum og hvat mann annars kann gera við at vit eru man siga offrant við okkara lóggávu verki soleiðis at tað sum mann so hevur sæð seg út koyrtið mann so ætlað seg í holt við tað so verður sær einki klárt á økinum so tað tað er øgiliga týdningarmikið at mann fylgir vik gongur fyri seg út í vinnuni og mann hevur lóggávuverkið klárt og so tað við lúsartekni øgliga nógvar meiningar um tað men mann kann eisini seta eitt tal á sum mann næstan ikki sum vinna kann liva upp til og tað bleiv eisini sagt her at norra har kanska telur alibrirgin sjálvt og vit hava ein eksternat sum sum fylgir við so har kann eisini vera ein munur hvussu mann men men tað er ómindiligan sjálvinarfylsavinnuna og tað verður brúkt ótrúliga góð amboð til

takk fyri frú forkvina og takk til takk til elvar jacobsen fyri spurningin tað er nemliga tað sum tað sum kanska ikki er ein dygd í føroyskum politikki er at mann er proaktivur í lóggávuverkinum má asfalterar sum mann koyrir ræðuli ofta í staðin fyiat vera proaktivur so er mann reaktionerar upp á ta útvúklingina sum er í samfelagnum tí at tað eru eisini nógvar ósvaraður spurningir spurningar við ofshor altso skal mann nú til atmasikulera alt hav øki og bjóða út ella skal mann hvussu skal mann gera tað skal skal tað vera eftir tí loysnum sum mann tá tæð eru útbjóðingar umfara kolvetnisevnunum og hvussu skal tað skattast øðrvísi og hvat við er tað aðrar treytir fyri hvussu tú regulerar tann fiskin teir fara nokk ikki at hava somu trupulleikar við lús sum sum mann hevur í teimum føroysku firðunum og so framvegis tað eru øgiliga nógvir ósvarair spurningar og í staðin fyri ati ein av teimum stóru ælarunum koma og siga hetta er ein verkætlan vit hava arbeitt við fimm ár kunnu vit gera hatta her og so byrjari mann at seta spurningarnar um hvat mann skal gera í staðin fyri mann sigur hetta eru nakrar rammir vit hava sett og arbeiða út frá teimum tað haldi eg eri eri veðurin at ganga
takk fyri fori forsvíina takk fyri so monga í orðini tann næsti røða verður una rasmussen ger so væl
ja takk fyri ja hetta er spennandi at hoyra upp á orðaskifti um alivinnuna og hetta er sjálvandi serliga laksaæling sum tað hevur dragað seg um og sum eisinihevur verið nevnt so lúsin verður nógv frammi men eg haldi at tað er ordiliga gott at mann hevur sterkar fyritøkur í alivinnuni tað síggja vit eisini út frá hvatið hvat yði íløgur skulu til í fyri at tað skal ganga væl og og nú tað verður snakkað um at fara longur út út á opið hav tá snakkar mann um íløgur í ardaklassanum fyri at kunna ala úti á opnum havið og og eg haldi tað ljóðar øgiliga spennandi og eg hevði fyristilt mær at tá mann fór longur út at so var tað minni av lús men eg prøvaði at ringja vestuvágarnar fyri at spyrja hvussu tað var við ælingini á víkum tí har vitau vit at har kann vera kann vera harðført og eg hevði fyristilt mær at at mann slapp undan lúsini har eisini men tá eg spurdi inn til tað so fekk eg at vita at teir vóru faktiskt yviraskaðir av at tað var so mikið nógv lús sum tað var eg eg spurdi ikki so noyi inn til akkurát hvussu nógv lúsa var men har var meir lús enn mann hevði væntað men í aðrar mátar hevði tað riggað væl teir høvdu laks í har frá apríl í fjør til novembur og slaktaðu tá og hann hevði laksurin vaks ómetaliga væl so up á tann mátan so var tað gott hjá teimum har og sum støðan er so ætlaðu tei at halda fram við at hava laks í brúkinum har um summarið ella frá vári og og til við heystið men ikki ikki um veturin fyribils so so tað sær spennandi út hjá teimum har so eg eri øgiliga spentur upp á eisini at fáa gjørt meir við at ala longur úti men tað sum vit eisini vita tað er at streymurin runt føroyar er soleiðis at sjógvurin melur runmillum oyggjarnar og og tí er tað øgiliga nevnt hjá lúsini at koma runt fyri tað um onkur ansar væl eftir og onkur annar ikki ger tað so er tað øgiliga skjótt at tað smittar ímillum alubrúkini og tí er hettavr øgiliga viktigt í samband við at mann setir hetta markið at tað eisini verður gingið høgt upp í at tað verður hildið tí sum eg hoyrdi ein nevna fyri mær so varð so var tað hundrað og fýrs ferðir at hetta var brotið so tað ljóðar øgiliga ógvusligt fyri mær at lúsamarkið at hava brotið hundrað og fýrs ferðir tá spekleri eg uppá altso er revsingin tá ikki nóg hørð ella er tað so ringt at halda tí har niðri og so hevur spurtmálið aftur hetta her við at fara frá einari niður á eina hálva tað dugi eg so ikki at vordera um hvat er rakt í hasum førinum men eg haldi í hvussusur tað er viktigt at mann hevur tað soleiðis at tað loysir seg at halda seg til tað markið sum mann setur at straffin er so mikið hørð at at tað er viktigt at mann heldur seg til tað markið so akkurát hvat er tað rætta markið har tað tað haldi ikki at eg vil úttala meg um men annars haldi ag hetta er øgiliga spennandi við aling í føroyum í heila tikið og eg haldi eisini tað er viktigt at mann ger nakað við aðra aling enn laksæling og hetta við tæra ling eg haldi tað sær spennandi út so er tað síl og onnur ting sum mann kann gera nakað við men eisini hetta hetta her at høgni hoydal var inni á at føroyingar gera heimsmet í forskeljum og og har er tað eisini heimsmet við at hava tey størstu laksarnar áðrenn mann koyrir tað út á sjógv so tað er eisini ein viktigur partur av vit kunnu hava hava tey so lítið í sjónum sum møguligt fyri at pá tann mátan eisini hav minka um lúsinatakk fyri
takk fyri so eru tvær viðmerkingar tann fyrsta frá brandi sandoy
gersovæltakk fyri harra frú forkvinna eg eri púra samdur við una rasmussen at vit hava brúk fyri stórum sterkum fyritøkum um sovera at vit skulu flyta okkum longri út at hava at ala onkursvegna kann mann undrast eitlítið sindur á hetta her viðsum lúsa lúsa tølinum ella við lúsa krøvunum sum sum er sett og at mann skal herða teð uppaftur meir tí at lús er jú natúrligt fyri fyri menn í í sjónum tað er ikki bara laksur sum hevur lús í sjónum tað er bæði síl og tað er toskur og tað er kalvi og øll møgulig fiskasløg hava lís um so er at vit skulu til ati at útrudda tað ella ella halda laksins so fríðan sum vit gjarna vilja niður á eina hálva lús so betýðir tað bara tað at hann verður nógv meir estressaður í ringunum enn hann er í dag og mann leggur upp til at í norra hava tey null komma fimm lýs ja men altso har í dag ikki

jacobsen ger so væl
orsaka tað var unnur rasmussen skuldi svara at gera so væl takk fyri ja tað er akkurát tað tað er øgiliga ringt at hava við at gera í samband við hvussu mann ber seg rættast at í samband við lús tíðardi eg sigi at eg tori ikki at úttala meg um hvat er tað rætta markið men eg haldi tað er viktigt at vissu mann hevur eitt mark at tað verður gjørt nógv burtur úr at tað verður hildið soleiðis at allir eru líka fyri lógini soleiðis at ikki eru teir sum halva vegna bláast straffaðir við at teir gera nógv burtur úr á haldamarki og onkur ikki er so góður til haldamarkið so tað haldi eg er ein øgiliga viktigur partur takk fyri takk fyri eg tíðri eg tíði jógla japan
sen ger sovæltakk fyri frú forkvinna nú tosa vit nógv um hetta her við at vit hava æling inni í firðinum og so koma vit skulu fara yvir til at hava æling og opna havið og tað ófatiliga spennandi men tað sum er eisini í tí málinum tað er tað at har er ein kunngerð frá tvey túsun og nítjan sum sigur tað at mann hevur loyvi til at at ala út opnum havi so tann kunngerðin er longu í gildi men tað er ótrúliga spennandi um mann sær eisini at umsóknir eru á veg og og tað er altso ein fantastisk framtíð sum hann gongur í møti eisini tað at mann kann kann tá brúka enntá fáa størri fáa størri smolt og og tað gevur heilt aðrar ja ma sigur v nógv meir spennandi og gevur aðrar møguleikar enn tað sum eg ætlaði líka at nevna í dag hvat heldur uni rasmussen í samband við tað at mann kanska fór meir undir at hava meir enn meir útbúgvingar á økinum
takk fyri tíðin hevur tú verið longu farin uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja eg haldi at teð er sjálvandi eisini ein viktigur partur at at vitanini eru á høgum støði og og tað ger sjálvandi útbúgving ein part av at fáa vitanina á eitt hægt støði til at fáast við æling men í samband við hetta her at æla legt úti so høvdu teir eisini avbjóðingar har á víkum við tað at at har sleyt eisini tá næstsíðsta vetur men har snakkaðu teir um at onkur lás sum teir høvdu fingið ambofalla at brúka sum ikki vóru sterkt nokk so har stendur øgiliga nógv á tá ið mann fer út í opið í hav
takk fyri takk fyri so verður tað landsstýrismaðurin í vinnumálum helgi áframsen sum fær orðið
frú forkvinna eg fari fyrsta at takka teimum sum hava havt orðiðt tað er bæði framsøgufólk og og ein afturat sum vóru áðrenn men takk fyri eilt somul eg havi lurtað eftir esu her við áhuga og og eg skal siga st mær at eg hevði ikki ordlga roknað við at øll fór at verða samd um alt sog tað er nú heldur ikki tað sum er endamálið eitt orðaskifti er so í dag um alivinnuna og í morgin er tað um fiskivinnuna so man kann siga tær at inan fyri tveir dagar so viðgera vit tær bór høvuðsvinnurnar í føroyska samfelagnum endamálið við frágreiðingini sum eg bleiv latin við her tað er at geva løgtinginum høvi at viðgera viðurskifti í alivinnuni eg havi sjálvandi fingið nógvar spurningar undir íin orðaskiftinum og tað er ikki alt sum eg klári svar uppá standandi fót men sjálvandi tað er alt noterað so at vit kunnu finna fram til svarini nú var eta frágreiðing sum fleiri stovnar vóru við til at eltil at gjørt sítt íkast til stovnar sum hava við alivinn at gera og vit eru sjálvandi eisini vanliga ella dagliga í kontakt við aluvinnuna við tí vinnmálaráðnum øh ikki heilt óvæntað so bleiv tað lúsakunngerðin sum eg fekk ta mestu viðgerðina her í dag tað hevði eg faktiskt eisini roknað øh og tað er sjálvandi an stóri spurningurin hvar er tað rætta talið av á lúsum á á hvørjum laksi og tað er sjálvandi tann størsta avbjóðingin sum alivinnan hevur í løtuni tað er hetta her við lúsunum ø og tað viðgera móti lús er eisini í hesá sjálvum ein stór avbjóðing sum onkur hevur nevnt at vit hava í stórt felli og tað er øgiliga nógv avlýsingin sum er orsøk til tað tað er nógvar avbjóðingar í samband við tað mann hevur í nógv ár brúkt kemiska viðgerð og og eitt er tað at tað verður sagt at tað dálkar men ein annað ein onnur avbjóðing er tað at lýsnar tær blíva mótstøðu førar móti hesi hesi viðgerðini so at mann noyðist ætlanin at finna upp á nakað nýtt og sum tann eini ælarin einaferð segði við ein ein miðil at nú eru medisinskápið við at verða tømt ast nú hevur mann brúkt alt ov týstinar tolað alt hvat ger mann nú so so mann fer meir meir yvir til merikaniska viðgerð og tað vísis tíverri at sum er so fer hon illa við fiskinum og tað er sjávandi ein avbjóðing í sær sjálvum nú var tað fleiri sum søgdu tað at hetta eiguri at verða gjørt í samráð við vinnuna og so má mann spyrja vinnan hvør er tað hevði tað verður sostrð t vinnan var samd um hetta her so hevur tað verður nevnt at gjørt altíð samráðið vinnuna men tað vísir seg at vinnan er rættiliga ósamd um akkurát hetta her og taðer ikki heilt frítt at tá mann lurtar eftir orðaskiftum í dag so hoyrir mann eitt sindur hvør eg tosað við hvønn tí at tí at tað er eitt sindur tað eru ymisk áhugamál tað er ymiskar meiningar og um mann sær at mann sig næstan hvør býr nær við hvønn alara men tað er soleis at tað er soleiðist løgtingið er at løgtingið skal upp á einlanna máta avspegla samfelagið og tað er einki fár gjørt við tí at fólk tosa við við tey sum tey møtaðu og koma kontakt við í daglidegnum men hetta við lúsu lúsum tað eru eitt sindur sum vit kenna frá korona at at at fært tú smittutalið longur niður so er minni møguleiki fyri smittu men so er tað akkurát sum í korona eisini at tað kann koma og smitta uttanífrá og tað er nakað sum sum vísir seg at at lúsin hon ferðast millum aliøkini nokk so skjótt i at koma runt í føroyum sum streymurin er undanmillum oyggjarnar umframt at lús livir eisini frítt í náttúruni vit kunnu gott avlýsa totalt men allíkavæl so kemur lús aftur so vit sleppa ongantíð heilt av við tað men tá tú kemur niður um eint vist so er møguleikin fyri at fyri at hon kemur fyri seg aftur størri

lúsin sjálv veksur talið men men møguleikin fyri at avlýsa hann hann minkar eisini og tá ið tíer

ja altso ein møguleiki er er at broyta hana soleiðsnar at at hon kanska fylgir árstíðini eitt sindur meir tað sum mann er kanska eitt sindur strangari um summarið enn enn mann er um heystið og veturi tað er so ein møguleiki nú nevndi kristian andreasen at lúsakunngerð varð sett í gildi ímóti tilmælunum frá vesinera o myndugleikum nú var eg ikki landsstýrismaðuri tá ig var ikki við í politikki tá heldur men meni sum eg havi fingið at vita so er tað ikki heilt so sum hann sigur

tán vit hyggja eftir hvørjar vinnur í føroyum klára seg best so koma vit ikki ordiliga uttan um at at har sum á seta strangar reglur og ofta við nógvum mótimælum frá vinnuni sjálvari tað eru tær vinnurnar sum hóast altíð longdini klára seg øgiliga væl ofta fáa vit fáa eitt reglur uttanífrá sum sum um strengkrøv á einum øðrðum slag og og um mann er ikki so glaðu fyriat fáa tær men men klárar mann at fylgja teimum so vísi tað seg ofta at tað er tað sum sum stendur síg best meðan har sum nógv undantøk eru har er tað ikki har blívur mann ikki so sterkur so ofta er tað soleiðisnar at tú skalt líkasum býta í tí at tú noyðist at beiggja teg fyri nøkrum reglum sum tú ikki ert so glaður fyri men longdini so kann tað gott geva tað besta úrslitið

er ein tíð tað tekur nøkur nøkur ár áðrenn tað verður klárt ordiliga og har er nógv ting mann skal taka støðu til ein avbjóðing sum mann eisini má taka við tað er tað at tá tú fert út at hava at ala tá kemur tú inn á økið har sum fiskiskapuir gongur fyri seg taðvlsig atnú mást tú fáa tað at at at fáa samskipað hesar vinnurnar soleiðisnar ati tað ikki órógva fiskiskapin ov nógv to tú skalt jú hava alvorliga langar og svara ketur fyri fyri at fyri at ankraða sæger hesi her alibrúkini og og hvussu hvat merkir tað so fyri fyri fyri tey sum skulu fiska har á leiðini nú er tað økið sum mest spennandi í løtuni og sum mest vit tosa um har eri ikki so nógvur fiskiskapur so kanska verur tað ikki e stórur trupulleiki men tað er nakar smann í øllum førum m á taka við øsom nevndi erhard joensen og bjørt samuelsen hefta her við við seinastu síðluni í haygadali og sjávandi tað er nógvar meiningar um hatta her meni tað hevur verið soleiðsnar at aling á vøtnum hevur ikki verið loyvt í í nógv ár meðan hesi síðluni harevur mann givið undantøk seinastu kanska tjúgu árini men givi undandlaksloyvi og í tey túsun og átjan tá bleiv ein semjagjørd við távarandi lansstýrismann pol mikkelsen um at at mann skuldi hava eina loysn klárað til einogtretivunda desembur tvey túsund og tjúgu men tíverri so bar tað ikki á mál og og tí er støðan sum hon her tað er soleiðsnar at við síðluæling øll aliøkini ella øllallar alifyritøkurnar í føroyum í dag sum hava lagsæling tær hava eisini loyvi til t hava síl men tað velja heldur laks og tað er ikki uttan grund tað er tí tað loysir seg nógv betri at fáast við laks tí velja tey tað so at at tað er ikki soleiðisnar at tað ikki loyvt at ala síl í

at skal mann taka eitt alið øki eitt av verandi aliøkjum til laksæling og brúka tað til síl so merkistð at vit skulu at hava færri laksar og fleiri síl og tað gevur altso tað kostar pengar tí laksælingin gevur nógv meira av sær tað eru heldur ikki verri enn so at at í laksri tú kanst goyma sil og so kanst tú altíð ala ala tað framaftur við visti tú visti mann hevur annars skuldi havt hug til tað í alt so hava bakkafrost movi og altso føroyska útgávan at movið og luna umsett fyri góðar tveyogtjúg kmma fýra milliardir krónur seinastu fimm árini har er framtær íløgur gjørdar fyri góðar átta komma sjey milliardir og tvær komma sjey milliardir krónur eru útgolnar í vinjingsbýti so má má siga tað alivinnan hon er blivin ein rættiliga týðandi partur av føroyska búskapinum og tað er sjálvandi gleðiligt at alivinnan er blivin so stór hmen sjálvandi er ein vandigur tí at tá ið ein vinna stendur fyri helvtina av útflutninginum gongur tað so galið í tí vinnuni so so gongur tú øgiliga gal so merkis tað øgiliga væl í samfelagnum nú haldi eg tað bleiv vent eitt sindur øvut í í orðaskiftinum og tað ljóðaði næstan sum at at mann helt tað vera keðiligt at alivinnan er bliv so stór tað er akkurát øvugt fara longur aftur tíðina ikki so nógv ár longur aftur so var fiskivinnan næstan hundrað prosent av útflutninginum tá vóru nógv meira viðbrekin við staðkað gangn gekk galið har so mann má gleðast um at nú hava vit hóast halt farið frá einari høvuðsvinnu til tvær høvuðsvinnur og vit skulu sjávandi virka fyri at fáa upp aftur fleiri fáa fleiri fleiri vinnur at vaksa

r nevnt hesin t her við við ælingini í suðuroy tað er soleiðinar at tað er ein tað er ein avtala um tað at ella í lógini soleiðsinar at fiskur sum verður aldur í suðuroy hann skal eisini slaktast í suðuroy tað er eitt politiskt ynskimannahaft og tað taki hen mn av sína meining um men so hendi tað at eitt óhapp har suðuri og og so kláraði mann ikki at arbeða fiskin undan í suðuroynni so má mann føraum og og so mást mannlíkasum gera tað undantak soleiðir at tey kundu fáa fiskirnar um og so afturfyri sendaei annan fyk suðuraftur har haldi at mann skuldi broytt broytt reglurna soleiðisnar at ístaðin fyri at siga at somu somu fiskar sum eru aldur suðuri skuldu s lagt tað suðuri so skul mnn heldur gjørt tað soleðnar at saman nøgd tað veij ikii saman við fiskuri men saman nøgdin tað vil siga at um mann hava einantí at læra orsøker noyddir at flyta fiskurnar um so flytur mann annað fisk í somu nøgn suðuraftur so so gongur roknað ikki upp

tað er nakað sum sum sum mann átti at tillaga brandur samdur spurdist um um um ja tað varnøkur spurningur til hennrik old men eg helt at hann var relevantur tað ati skal æling inni við land minka so hvørt sum vit fara longur úteftir altso út á hav a ala ha øog eg haldi athann hugsar eitt sindur umhesi viðbreknu økini og sjálvandi tað er tað er tað gevur aðrar møguleikar tá i táð smoltið er longri á landi áðrenn seta út og to síðani tekur tað síðstu tíðina longri úti á havið so so gevur tað aðrar møguleikar fyri fyri fyriviðbrekan økin longri inni øhja so spurdi bjørt samuelsen eisini hví felli egr so ymiskt frá fjøru til fjør og sjóvandi tað eru tað eru øliga ymiskt hvussu firðir eru nú nú vita vit at størsta orsøk til fellið tað er lús og og og viðgerð fyri lús at vísa seg at tað er eiliga ymiskt hvussu firðir eru summastaðni er nógva útskifting og aðrastaðni ikki nógvað útskifting og summi fyrði eru øgiliga veikir fyri lús aðrir eru ikki so tað spæla vit sjávandi inn og so er tað eisini aðrar púra ókendar orsøkir tað ælarar siga eisini at t tað er munur frá ringi til ring altso hvussu tað felli er so tað kunnu vera vera bæði veður og rák og botnur og og hvat ringan liggja í mun til hvønn annan tað er nógv sum spælir inn mann kennir ikki allar frágreiðingarnar so vísti uni rasmussen á ta er at tað er eisini nógv lús longri úti og tað ta er púra rasmus sigur at at e vil lús er ein stór avbjóðing og og tað tað sær eisini út til at ati at tað er eisini longri úti teir sum hava verað í vesturavíkum har eru eisini nógv lús og tað er eisini eitt sum sum eg má siga undiraði meg taðat hoyrdi tað fyrstu at mann skuldi trúð tí at tá ið nógvur fiskur var í einum ringi so vóru færri lís í part men men so sær tað so ikki tað faktiskt vís tað se at vera øvugt men fyrsta juni í tey túsn og einogtjúgu tá tá eg skal sum vart kunngerðini lúsadalur koma niður á null komma fimm hvønn lívs perlaks og eg hevði vóna at at at vinnan bleiv samd um um eitt il annað men tað ivist eg í um tað blív men tað er hvussu tað sum
eg fari at takka fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingar bjørt samani
send ger so væl takk fyri at fera fyrst at takka landsstýrismanninum fyri eitt væl frákengu arbeiði eg haldi a hetta er ein ein øgiliga góðu frágreiðing sum er gjørd so ætlaði at spyrja hann um mann skul skilja tær við eg haldi eisuna ordiliga gott við svinnan blív samd men men er tað vinna sum skal avgera burðardygvu kørmarnar ella er tað kanska umhvørvismyndugleikin sum eisini eigur at vera við har ella heilsumyndugleikin djóraheilsumyndugleikin og so at enda hetta við umhvørvinum hvussu sær landsstýrismaðurin fyrisegat mann kann røkka tí málinum at koma at kenna støðuna í fyrðinum betri sum mann kanska betri kennir fyritreytirnar fyri hvat fyrðini kunnu bera eisini í
framtíðinitakk fyri
jtakk helgiabramsengersæja frú forkvina tað er ikki sohðsinr at vinnan skal gera raktaleslúsakungini tað tað hon verður gjørd av okkum í vinnumálaráðnum men sjálvandi vittað eru fremsti ráðgeva er er eru vestionera ímyndugleikarnar og og og so lurtar mann sjávandi eisini eftir hvat vinnan sigur og tað ertað er sjálvandi øgiliga keðiligt tá i tá mann fær so ymiskt signal at mann skal hvørjum skal lurta eftir men men altso tað mann lurtar eftir vinnuni merkir ikki tað at vinnan sjálv sleppur at avgera hvussu hvat lúsamarkið skal vera vit lurta eftir vinnuni og vit lurta eru tað skilagott at siga ella ikki skilagott og og og so tekma støðu frá tí so so tað er tað er meira tað sum liggur í tí at at bara undirstrika at tað er ikki samd um hatta her
takk fyri
ja takk so er tað frymun rasmussen ger sovælja takk fyri øheg hugsaði at spyrja inn til síl havi ta føroysku strammina og og sum tað sær út til so verð hon ferð við at detta niður fyri eg kundi hugsað mær at landsstýrismaðurin kanska segði eitt sindur um um um tað kanska hevði verið verið up á sítt pláss at teir tríggir ælararnir sum eru í føroyum í dag pá ein annan máta vilag eri kanska fýra alarar t tá eini alir síl høvdu kanska eina plygt til at upprætthalda sílastammuna tað hevði kanska verið skilagott tað eg hugsi um at her snakkað um at koyra øll eggini eina kurv vit sum kenna alivinnuna innan vita tað at dagarni verður ikki altíð sum teir eru nú tað hava tei ongantíð verið so tað er áhugavert at hoyrt meiningina hjá landsýrsmannum í hesum førinum
ja takk
helgiamssja frú forkvina e ja nú nevnir frimun rasmusen taher við føroysku stammini altso tað er ikki verðuð so øgiliga gott eftirlit við við hesi stílunim altso ja tað sigst at vera føroyska stamman eg veit ikki um um tað er ein ein serlig stamma tað er tað er ikki so púra sikkurt í men men tað er eg held ikki soleiðsnar at hon blívur vekk altso tú frystir silini og og hevur tú hug at s visti at tað kemur nakað vist tað skuldi blivið púra øvugt fyri at taka tað tann møguleika sum frimun rasmussen nevndi at einaferð so fert at loysas nógv betri at ala síl enn enn laks so hevur tú framvegis vi si silini tú kanst tú kanst avlesa her hesi her strammurnar fram aftur og ogso tað er ikki meira vekk enn so men í løtuni so loysir tað seg skrúvliga nógv betri at ala laks enn síl tað er støðan oso tað tað noyðist mann so ella so at halda seg
takk fyri
ja takk edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eitt sum eg helt tað var áhugaverda sum mann hoyrdi um áðni tað var tað at mann kanska ikki hevði teir somu møguleikarnar at ala størri laks í norra hvar mann hvar mann var komið niður á hasa hálvu lýsna tí kunngerðini tær eru nakrar vinklar inni sum kunnu gera tað at at tað kemur at geva avbjóðingar møguliga tá ið kunngerðin kemur gildi mær her sigur helgi abramsen so at tann landssýrismaðurin at hann líkasum hevur hoyringar og tekur støðu út frá tí viðhvørt kanska er tað ein støða sum sum vinnan kann liva við vinnan revur ótrúliga tað er stór skip hvar tú hvar tú avlýysar tað hevur øgiliga góð mann sigur amboð í dag og tað gera eitt eitt megnararbeiði fyri at fyri at halda hetta her í ordan men bað mær ikki far t farbí tað soleiðis at mann ikki mann mann avmarkar ella ger tað mann ikki møguleika fyri at at fornýggja seg og vaksa tð er tað haldi er ein hevur ein stóran týdning eisini
ja takk
hegintakk fyri frú forkvina ja sjálvandi skal mann hava allar vinklarar við má mann taka alt allar alt við eisini tað hvat merkir het fyri vinnuna hvat merkir tað fyri fyri fyri fiskin altso vøksturin og fyri útflutningsvirði øh tað at mann setir treytir og kanska strangar treytir er væl saktanst tí at mann trýr upp á at tað ið longduni loysir seg hetta treytir mann fer ikki at seta nakrar strangar treytir bara stuttleikar so og og tað er eit sindur ymiskt hvat fólk trúgva uppá altso onkur meinar tað at mann skal mann skal bara mann skal ikki fara niður eftur í talunum dtí tað loysir bestu longdini onkur meina at øvuta so eg gangi ikki út frá at at tá ið tey sum tey sum arbeiða við hesum her meta um tað so er tað tí at tey mtey hava ein læðra meining um at hetta loysir segu longdini annars hevði ann ikki gjørt tað so sjálvandi taka vit allar allar møguleikarnar við í í í taí tær avger
ar takk fyri
ja takk beinir johannesen gersovæltakk fyri ø næ tosa nógv um kanska aðrar hættir at al oppá og nýggji nýggir hættir og so framvegis og í tvey túundog átjan tá gavmast loyvi til lógini at fara undir tvíkariga alling at fara gongur tað og tað r eg kann í frágreingini nevna tað at tað er áhugi fyri tí men fyrst so skulu nakrar kanningar gerast og nøkur viðurskifti fáa rættiliga og í frágreingin siga ma tað at tað kostar kanskað kanningararbeiði kostar trý hundrað túsund krónur tá mann fyrst fyri gongdina og síðani er tað sætta kort ár hundraðtúsund krónur øh eg hugsi at spyrja landstýrsmannin um mann hevur í hyggji og kanska at raðfesta hetta her til eina komandi fíggjarlóg um landstýrismannin og landsstýrið hugsaður um tað soleis at mann kann fáa gongd á hetta her nú áhugi verður fyri títakkfyri

jatakk helgiabramsenja frú forkvina eh eg dugi øgilia illa svara akkurát her nú hvat hvat mann fer at gera fíggjarlógini næsta ár øømen men tá tað kemur til hetta her kanska serliga kraklingu sovorðð so so tað er nokk so viðbrekið eisini tí at tað er onkur av tí í árinum so so kann so kannkraklingur blíva forgiftaður og framvegis og tí tí er tað øgiliga strangar reglur um tað so so alt tað má vera upp á pláss at at mann mann ansar eftir at at at tað ber til at at fáa ælingina framda soleiðsnar at at tað ikki setur fólk í vanda so so øll hasir tingini skulu vera í ordan men men akkurát hvát hvat vit fara at seta pengar av til akkurát ha næsta tað dugirg tíverri ikki atat svara uppá upp á standan fød men tað tað komu eg sikkurt intav kanska beini johannesen kann gera gott gott arbeiði fyri tað
takk fyri ja takk stað
tfanklein poulsen ger sovæl ja takk frú forkvina nú fekk lúsin stóra rúmd í hesum orðaskiftinum og og vinnan og serfrøðingarnir eru kanska hálvegna settir upp mót hfvørjum øðrum í hesum her men eg má leggja afturat hesin her við við lúsini at vinnan skal sjálvandi ikki bestemma sjálv tað ru tað eru vit sum seta karmarnar og sum landsstýrismannin maðurin vísir á sær er vinnan held iki samd um eftihr men vso hv vi hug at spyrja landsstýrismann um um um hann heldur heldur fast við hesa kunngerðina sum sum sum væntandi kemur í gildi í summar og heldur hann ikki at vit kundu bíðað eina lít sindur afturat soleiðis at at teir fingu itt sindur meir tíð at tillaga seg til tey strangu krøvini tí at tað er jú longu lækkað ú stuttari tíð
siga
gitakk fyri frú forkvina ja altso tað er ein av stóru spurningurnum tað er hvussu skjótt eitt er tað mann mann snakkar um at lækka talið fyri lús men hin spurninurin er eisini nógv frammi hvussu skjótt skal talið fara niðureftir so og tað er eisinieisini inan fyri visjooneru myndugleikarta tað tað hevur sspurt altso hvussu skjótt skal tað vera so tað er absolutttil diskussión altso er er tað so skjótt tað skal fara at ganga niðureftir og og so eisini heta her skal tað vera tað sama alt árið og sovorði so so eg trúgvi at í longdini so so loysir tað seg at at hava hetta talið slokt sum møguligt men men men sjálvandi skal skal vinna spæla við eitt sum eisini spælir nógv inn nú tað er tað at nú við smoltini longri á á landi er tað frá sjógv og og tað í sær sjálvum er eisini eitt eitt pluss hvat lúsviðvíkur so so so so har er nógv nógv mann skal hugsa um og taka við men men sjálvandi lurta vit bæði etir vinnuni og og ikki minst eftir vefinera í vindugleikan
takk fyri ja takk so var hetta umfarið liðugt næstur at røða er jóhannus joensen ger so væl
her eru nógv kjakast ella tosað um nógvir vinklar halda frammi so nakað nýtt er ringt at koma fram við men eg eg ætli mær hvussu at trýva í nøkur ting sum eg haldi hava týdning tá tað kemur til alivinnu í føroyum ella vit hava æling ja høvuðsælingin nokk laksaæling men vit hava aðra æling eisini vit hava skeljuæling og síðluæling og tæðra æling og áðrenn eg fari til laksaælingina so kuni et hugsa meir at trigvja í tæraælingina eg trúgvi at tærælingin blívur meir meira ein framtíðaræling eisini í føroyum vit eru vælsignaðir við at hava eitt havumhvørvi havaøki um føroyum sum er væl egnað til æling av ymiskum slag tí at temperaturini og lvumstøðurnar í havinum er soleiðis at tað grør nógv á okkara grunnum og millum annað eisini tæri og nú havi eg hugt eitt sinur eftir hvussu ella spurt eg eit indur fyri hvussu er við taræling og og hvussu vøkstur og av tara hvussu tað liggur fyri í føroyum og har víst ta seg at tað er ótrúliga góðir sum e ikki eru troyttir ikki er tað og hesir møguleikarnir sum nú vera troyttir og eru vit hava tvey eitin sum eitir reynforst eitar nokka eitt tæralufelag og eitt eftir tæri tey eru í gongd við at ala tær og selja tær og tað vísir seg at meldingarnir er øgiliga góðar umframt tað so er tarið eisini vit vita tað at gróðurin í sjónum er primerproduktión ella produktióni í tióni tað mesta á á jørðini í havinum havhøkinum og visti mann hugsar um at cotwey útlátið er ein trupulleiki í heiminum í dag so er tað ein fongur at kunna ala tæra tí tæri uppekur ctwy so tað blívur kanska meira on meira tað sum verður framtíðin innan fyri aling eisini afturat fiski eg hugsi her mugu má mann hyggja framskykt og royna at stuðla og hesum vinnum og tað skal ikki undra meg um um tærra æling blívur ein partur av okkara útfluttningsvinnu í framtíðini nøkur ár framtíðini so hetta er gleðiligt tá ið it so o hygja eftir eftir æling sum heild so er ali vinnan og selja lagsælingin blivin ein alsamt størri partur av okkara búskapi helmingurin á okkara vit fáa av útflutningini koma frá alivinnuni so tað er bara gleðiligt og tað er ikki nóg nógv logprísirnarorð vit hava um alivinnuna har arbeiða eisini nógv fólk nógvar skattinntøkur koma burtur úr alivinnuni og tað er eisini týðandi at umframt at vera ein góð flutningsvinna fyri samfelagið so er hon eisini hevuhon leygassi soleiðis at hon liggur út um landið soleiðis at smáltstøð verða bygdar slátuverki verða bygd risaíløgur ymsastaðni runt um í føroyum soleiðis at partafelagsskatturin liggur eftir í nógvum kassum og tað skapar eisini arbeiði úti í økinum tó ikki allastaðni men nógvaistaðni og tað ger tað at tað eru fleiri økir í føroyum sum kunnu mennast og arbeiðið er til fleiri hendur runt um landið i te hyga eftir alivinnuni so er eisini soleiðis at alivinnan hevurnógv arbeiðsfólk kanska kanska túsund fimtan hundrað kanska fleiri í vinnuni og fleiri av teimum tey tá tey virkau umframt at virku vinnuni so vísta seg alivinnan er eisini ein øgiliga lønandi vinna tí arbeiðslønirnar eru ikki so høgar í alivinni sum til dømis í uppsjóvinuni og tað ger tað at kanska liggur meira eftir á botnlvinnuni laksa prísinir hava sjálvandi verið svingandi men eru rættiliga góðir sjávandi korona hevur gjørt sítt men hava verið rættiliga góður og tað hevr verið gleðiligt okkara laksur er eisini ein tann besti laksin í heiminum verður brúktur sum zushuvora í usa til dømis og vit selja einamest laksin til es russland usa og kina men tað vísir seg at okkara laksur er best umtóktur tað e havr kanska heldur ikki so løgið tá ið náttúruumstøðurnar eru so góðar sum í føroyum at ala laks tað vísir seg at mann roynir at vera efektivur við at hava molt smáltin so leingi sum møguligt á landi í kørnum soleiðis at tað eru so stór sum møguligt tá teir fara á sjógv fyri at fiskurin skal tola tað stressuð sum er at liggja í aluringum og sjónum við ymiskum veðri og tað vísir seg at tað gongur betur betur við tí og tað skuldi eisini hjálpt móti laksalúsini nú verðu laksalúsni verður nógv havd á lofti her og vónandi fær mann bilbugt við við tíð og fær í øllum førum má mann ansa eftir at mann ikki fær nakrar alvorliga sjúkur innan fyri ælingina tað er nokk tann størsti vandin vit minnast ela hvussu tað var og ttað mugu má ikki henda aftur tí má mann gera alt fyri at forða fyri at vit enda við at fáa sjúkuni á firðinum og tað er sjávandi eisini ein av teimum orsøkunm mann mann roynir at fara úti á gypprisjógv at ala og nú snakkar mann eisini um havæling tað verður spennandi um tað verður veruleiki tað hevði verið ein góð ein góður møguleiki fyri at hvussu e at fáa spjatt fiskin meira tí eg hugsi tað at a va trupulleikar við stress ella asessa fiskin ella trupulleikar við lús tað er eisini tað at kanska eru vit ala vit ov tætt ini á firðinum og tá mann skal liggja á brakk sum eg eisini lggja brakk so kanska er tað kanska for stutt við liggja brakk ella hava for lítið kanska økið so eg hugsi at tað er tann gongd á leiðini kanska at fóra longur út tað má mann eisini í samráð við vinnuna royna at stuðla soleiðis at vinnan fær møguleikar fyri at menna seg tað stendur at frá tvey túsun o fimtan til nítjan tá var tvær komma tvær milliardir í bæði í tøkugjøldum og skattog eftir til til landið samfelagið og tað er gleðiligt tað er tekin um at alivinnan hevur gingið væl hesi árini sjálvandi mann skal hyggja eftir alla tíðina nær alivinnan kann vera meir til at stuðla upp undir samfelagsgongdina men sjálvandi virksemið í alivinnuni ger eisini at at samfelagið fær stóran gagn stórt gagnburt úr

eg hugsi at mann snakkaði um dálking eg veit ikki um mnn hevur snakkað so nógv um tað her men dálking kann vera ein vandi og tí skal mann ansa eftir at tað ikki blívur ein stórri trupulleiki inni á firðinum og tað er eisini sjálvandi betur at fara út á streymasjógv tí at summum firðum í føroyum er dálkingin kanska í meira lagi tí at tað er for lítið av útskifting í sjónum so har skal mann ansað olja væl eftir og tá ið mann hugsar um tæræling og laksæling so skal helst ikki vera soleiðis at visti mann skal hava tæraling í føroyum so skal tað vera reint havøki so tað er neyðugt at vit hava reint havøki rundan um føroyar og har má mann royna at hugsa burðardygt alla tíðina og tað veit eg at alvinan eisini ger og eg hugsi at summi økir eru betri egna enn onnur og tað veit mann tað vita alar eisini og tað vsti mann visti mann kemur til tað at mann vil fer longur út at ala so vænti eg at nógvav teimum trupulleikum mann hevur í dag vera myndir vera færri trupulleikar hvussu er við tá i mann hugsar um um stressu vil mær eisini fortalt tað at nú mann royni at ala ronkilsar eisini fyri at fáa basa lúsini men eg havi fingið at vita hvussu her tað at reinkilsini hava lyndi til at doyggja rættiliga skjótt so tað tað riggar men tað riggar ikki nóg væl so tað er ein avbjóðing við hvussu mann skal koma lúsini til lívs eftirlitið má sjálvandi vera til staðar og tað tað tað tað má mann so blíva við at hava men eg hugsi at at alivinnan má stuðlast fyri alt í verðini tí alivinnan er nakað sum vit hava hon er lívsneyðugt fyri okkara búskap nú og eg vænti at hon kemur at vaksa so vit mugu vi altíð verini royna at at vera tey sum byggja mangar um at alivinnar má hava góð kor eins og restina av fiskivinnu eisini í føroyum sjálvandi man kann ikki samanbera alivinn í fiskivinna tí man kann samanbera í summum førum men ikki í í øllum førum tí at alivirnr er meira ein har hava vit kanska meir vitan um hvat vit seta út og hvat vit fáa meðan fiskivinan er eitt sindur ring at at spáa um tí at har erso nógv nógvir faktorar sum vit ikki vita um ø eg haldi ikki at eg havi so nógv meira at siga utan tað at vit sum politikarar eiga at royna at gera korini og karmanumtan um avlinuma so góðar ssum
hvørligt takk fyri tað takk har var ein viðmerking edvard
jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna landsstýrismaðurin nevndi í jáðni at í sambandi við at í lógini stendur at tann fiskurin sum er aldur suðuri hann skal bað sum hetta í beð sum eitt ein nevnd sum hann nevndi skal vera skal verða arbeidtur suðuri og tað sum er norðranfjørit skal ver arbeit norðanfjøri men so nevndi landstýrismaðurin at visti mann bara helt seg til nøgdirnar so kundi tað vera soleiðis at at mum so var at tað passaði betri inn í tann samlaða pakkan at nakað av tí sum var suðuri kanska fór norðornhálvfjerðs og so fór annar fiskur suður tað tað haldi eg at var var hevði verið gott at at kanna hvussu hvussu tað riggaði í tí samlaða tí tí tað kann got fyra at tað passar nógv betri inn í arbeiðsháttin hjá einum virki sum sum hyggur eftir eini heild alla tíðina og tá ð vit snakka um inntøkur frá alivinnuni so er tað sum eg nevnd í áðni ótrúliga nógvar avleiddar vinnur eisini runt runt alt føroya land sum sum eru upp á grund av tí at vit hava eina so sterka alivinnu sum sum hevur eina

gjørt væl ja eins og laksalvinnan so so eg hava teir flestu vinnurnar avlagt virksemi men og tað virksemið er tað sum er viktig við tað virksemið er um alt landið at vit fáa øll øki dekkað inn tí at vissu mann sentralisera sjóndi fór nógv virksemi so vil tað vera nøkur øki sum vaksa meira og hava hava meir virksemi men onnur kanska ikki fáa tað gleðina av alvinum sum tey burdu fingið so tað er viktigt at vit spjaða alvinum í nót og tað er mann gjørt av tí at vit hava fyri í føroyum og vit hava royna at ala øllum fyrum og eg veit eisini at mann roynir at deila partaflaskattin út á ymiskar kommunur har sum hann alur so taði tað er taði taði ein góður ein góður háttur
ja takk næstir at røða er heðin zachariasen ger so væl
viðgjørt frágreiðingina frá landsstýrismanninum um í sambandi við ling og alivinnuna og eg haldi eisini sum onkur annar er inni á tað er ein ein ein vælhogreidd frágreiðing sum lýsir øgiliga væl alivinnuna og vit kunnu ikki siga annað en tað at alivinnan í føroyum er ómetaliga nógv broytt hesi árini síðani mann byrjaði

ila sjúkan kom í í skipanina í føroyum og fram til dagin í dag so mog n vara staðfesta at tað bleiv gjørdar nakrar tann távarandi samgonga tá ið bjarni djurhord varð var landstýrismaður í vinnumálin tá gjørdi mann nakrar reglugerðir sum ella gjørdu mær eina reglugerð sum púra greitl vístu nøkur ting og segði hvat ið var galdandi og hvussu mann skuldi fyrihalda seg og tað haldi eg veri við til at ment alivinnuna og tað er eg minnist hetta her at tá ið vit í vinnunevndini diskiteraðu hetta her við alivinnuni og hvussu nógv ter broytt tá fylti tað kanska mest hetta her oyðaraskapurin tað var jú soleiðisnar at oyrarskapurin kundi verða trýogtretivu prosent útlendingar og subræna níggjuogfjøruti og og tá ein brotina tá broytti mann ta til at útlendingar kundu oyga í alla alivinnuna tátað var nemliga tá ið i alt var farið fyri bakka og mann sá onga vón fyri framman upp á tann mátan at tað var ringt at fáa fígging og alivinnan var líkasum steðga upp síðani beiv bleiv tað sentraliserað til færri og í dag síggja vit eftir tríggjar stórar fyritøkur sum eg haldi eisini hava gagnað samfelagnum rættiliga væl tað at tú hevur fingið bygt nøkur nøkur økir upp sum púra greitt vísa at tað at hava fyritøkur sum kunna lyfta nøkur ordilig illa taka nøkur ordilig tøk og eg haldi eisini at tað at onkrar okkara fyritøkum farnar út á viðisbarðarmarknaðin hava skapt møguleikar og hava so eisini gjørt tað at sum vit eisini síggja at umsetningurin er er blivin øgiligur forrold og tað eru nógvar stórar og góðar ílegur gjørdar í føroyum og eg haldi eisini at í morgin verðar eygalorðaskifti um fiskivinnuna at vissu alivinnan og til dømis uppsjóvarflotin ikki var í føroyum so hevði tað faktiskt verið tað heviverið hungurstíð tíðir í føroyum í forhold til tað sum vit kenna í dag tí haldi eg at mann skal ikki undirmeta tað at skapa karmarnar og heldur ikki undirmeta tað at at fyritøkurnar sleppa at arbeiða sjálvandi skulu skulu nakrar reglurgir verða galdandi og sjálvandi skal tað eisini geva nakað til landskassan men vit mugu eisini syrgja fyri ati tann lóggávan sum verður gjørd at tað verður soleinar at at hesar fyritøkurnar hava umstøður til at at skapa og at at fornýggjast tað er væl tað sum er umráðandi ein fyritøka sum ikki hevur pengar til íløgur tað er bara ein spurningur um tí so er honum liðug og tí er tað eisini øgiliga umráðandi at at at tað verður borið so bandið at hesar fyritøkurnar hava tann møguleikan og tað hava tær í dag vit síggja tað at innan fyri tildømis fiskivinnuna so síggja v tað taðer sentraliserað á størri oyndir og færri oyndir og tað er tað væl eisini við alivinnuni men tað sum eg haldi er gagligt í hesum her við alivinnuni er tað at mann hevur gjørt hetta runt um í landinum og sum johanes joensen eisini var inniá so verður tað eisini og tað kennir eisini her frá kommununi av at tað verður tað er ein áhugi ein absolutt ein áhugi frá teimum sum eiga at at hetta her gevur aftur til tað økið sum tað er ein partur av og at mann roynir at at spara tað runt um í føroyum so gottsum sum sum mann ú einaferð kann ø nú hevur tað verið tosað nógv um hetta her við hvussu nógvar íløgurur gjørdar hvussu nógvar lønir eru golnar út og til dømis vinnusbítiskatturin og sovíðari sjálvandi vinnusbítiskatturin fellir júgu til har sum tey sum eiga í fyritøkuni og tað felli eg sjálvandi har sum tey hoyra heima og tað kenna vit eisini aftur at tað er tað also ein ein ein stórur partur av fellur eisini sjálvandi uttanlanda men har haldi ag mann skal eisini hugsa um tann ta tann tann ta fíggingina sum kemur uttanlanda frá sum hevur eisini verið við til at ment okkara alivinnu tað verður tosað eitt sindur um het her við síðluæling og tað var soleiðis vit hava í dag roykt hevur so eitt øki í í vestmanna á demningunum har og vit kenna eisini til ein annað eina aðra fyritøku sum eisini var í hinum partinum á demningunum og vissi eg minnist rætt so var tað soleiðinar at tað bleiv líkasum steðgað ella tað mann fekk loyvi til at gera hetta her í eina periodu og grundintað megikki kundi forseta tað var tí at æling var á økinum niðanfyri og tað var frágreiringin fyri at tú ikki kundi forseta við tí tað haldi eg var harmiligt og eitt annað sum eisini sum veit eisini frá tíðini var at tað bleiv eg haldi at tað bleiv brúkt null pengar til tilheilivág á tí økinum innan fyri síðluæling so at eghaldi at frimunur var inni á hesumn her at atspurningur er um mann ikki skuldi up á einlanan máta líkasum kraftað av teimum sum eru í dag at teir hildu hesi stammini uppi soleiðisnar at tað eisini í framtíðini tí eg ivist onga løtu í at í framtíðini kemur tað eisini at at vinda upp á seg men landsstýrismaðurin var eisini inniá tí at sjálvandi so skalt tú sjálvandi minka onkr aðrastaðni fyri at kunna ala við við laksi fyri at kunna ala sílu so víðari men eitt annað sum eg haldi eisini rættiliga interessant í hesum her tað er mann plagar at siga tað at tú lærir av tínum feilum og vit kunnu í hvussu er staðfesta tað at tey økini sum í byrjanini vóru mett til at vera tay bestu økini al og á taðer mán funna ítav aftan at tað vóru tey faktiskt ikki og vist eg at hugsi um sundalagið har sum eg sjálvur komu frá eg veitskum teir ftjórin tíggju ælarar sum vóru í økjunum har og í dag hava vit ær tað so býtt upp soleiðisnar at tú hevur tað eina fyritøkani norðanfyri streymin uttann hin r er norðanfyri og bakkafrossið sunnanfyri og at tað er at tað er líkasum púra atskilt og hetta her við at tú tekur og leggur økini brakk soleiðisnar at tú fært reinsað økið aftur tað er eingin ivi um at tað hevur verið við til at at gjørt tað at tú minkar um smittuvandan og

mann kann hvussur staðfesta at mann hevði í byrjaðini nøkrur og fyritøkur og í dag eru tað faktiskt tríggjar og so kann mann siga um tað var gott ella ella ringt alt hevur sínar fyrimunir altíð sunnar vansar men vit kundu hvussu staðfesta eitt at vissi mann ikki hevði skipað tað so sum vit hava at skipa tað so høvdu vit nokk ikki sæð alivinnuna soleiðis sm síggja hann í dag og eg haldi at vit eiga absolutt ikki t undirmetað tann tann ágóðan sum samfelagi hevur fingið í samband við tær íløgurnar sum hava verið gjørdar vit tosað nógv um hettaher við við við við lønunum og hetta við tøkugjaldi og partafelagsskatti og sovíðari men alt tað sum sum hevur verið brúkt til íløgur hevur skapt ein ein øgiligan aktivitet í føroyum og eg vóni eisini at hetta her kemur at halda áfram soleiðisnar at sjálvandi kemur prísurin altíð at verða svingandi men at vit sum politikarar klára at halda og skapa stabilitet soleiðisnar at vinnan framhaldandi hevur tryggar karmar og kann virka soleiðisnar at hon er til gags fyrst og fremst fyri seg sjálvan og harvið eisini fólki sum sum so verður knýtt atm fyritøkum og ikki minst samfelagið í síni heild tað eru rættiliga áhugavert at fylgja við og lurta eftir til dømis tá ið regin á bakka vísir á hetta hermann ætlar sær út longri opið hava at at ala mann snakkar ikki í dag tá um nakrar hundrað milliónir mann farin at snakka um millid milliard uppafdur og tí er eingin ivi um at tann sum skal gera tað skal eisini verða rættiliga sterkur fíggjarliga men frúforkvinna eg fari at endan við at siga at eg haldi het ta er ein góð frágreiðing sum landsstýrismaðurin komi við og eg haldi eisini at hon peikar frameftir hon vísir á nøkur ting og sum sagt eg haldi at allir teir feilirnir sum eru gjørdir frá tí mann startaðir fram til dagin í dag tað hevur eisini verið við til at menta hetta her er og hevur sjálvandi eisini kosta pengar men tað hevur absolutt verið við til at ment alivinnuna í føroyum og eg haldi eisini at vissu vit taka samanum í dag sum kunnu staðfesta at føroyingar eisini á tí økinum eru í fremstu røð
takk fyri ja takk her vóru nakrar viðmerkingar
háð khristian andra takk fyri fyri fólfina eg má siga at eg eri púra samdur við heðin zacariasen í tí sum hann lýsir týdningin av hvønn týdning íjalvinnum hevur fyri føroyska samfelagið tær kulu sála ílegu gjørdar runt alt landið og tað hevur veri eitt øgiligat gott avkast til samfelagið og tað er nógvur skattur potalt í landskassan og eg trúgvi at orsøki til at vit hava fólkavøkstur í føroyum í dag ella hava havt tað í seinastu árini er tann búskaparvøkstur sum eg hava havt nevligani pargrund av alvinnuni og eisini uppsjóvarvinnuni síðari tí er tað øgiliga viktigt haldi eg eisini vísir á at tað er neyðugt at vit fara væl og missat vinnuna og geva henni trygga karma eatt arbeiða undir og heldur ikki yðileggja vinnuna við óneyðugum reguleringum sum sum ikki sum ikki meining
forkvøldi
ja og takk fyri viðmerkingina og eg eri fatiskt bara púra samdur við khristan andreasen og eg haldi eisini at vistmann hyggur innan fyri alivinnuna líkaso gott sum vit eisini sóu ella hoyrdu boða jacobsen greiðar frá innan fyri teirrara virkið hvar ið mann kann siga at tað tað fakliga og tað tekniska og so víðari hevur ment seg øgiliga nógv soleiðisnar at at mann eisini í alivinnuni hevur fingið øgiliga breiða vitan og at mann hevur faktiskt flutt seg nógv meira yvir á tað tøkniliga øki og pp á tann mátan hevur túð eisini brúk fyri fólki sum hava ella tað skapar eisini starv sum hava eitt eitt innihald hjá fólki sum hava góðar útbúgvingar og upp á tann mátan mann klárar at at at menna økið og skapa áhuga og eg trúgvi at alivinnan hevur absolutt verið við til at skapt áhuga til ímillum millumtann vanliga unga borgarin sum so eisini fluttir heim til føroyar og harvið fingu sær eitt eitt innihald inninnan fyri æling í í sínum arbeiðsdegi

edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna nú kom hann eitt sindur inn á hetta her við vit hava tosað um eisini okkara samgonguskjali at gera vinnurelateraðar útbúgvingar útbúgvingar sum sum mann hyggur eftir sum tæna mann sigur okkara føroyska samfelag fyrst og fremst og har haldi eg tá ið vit fara at endurmeta og hyggja eftir um tað skrivar niður at mann so hyggur eftir hvat útbúgvingar kunnu vit gera innan fyri fiskivinnu innan fyri alivinnu hetta vinnur sum sum gjalda rættiliga stórar upphæddir inn í landskassan og og tað verður so fylgir til altsum landskassin skal betala til men mann kundi hugsað lítiðt sindur út aftur í hesar vinnurnar tí at tað arbeiða yvir túsund fólk innan fyri hetta her og ta tað er nógv tøkni eg havi sjálvuri in ivir ta tað er fult av tøkni og tað kundu skapt ein spenning innan fyri hetta øki at havt meira reerateraðar umann sigur ali útbúgvingar sum kundu settar á stovn í føroyum
ja
ja takk fyri viðergna elva jacobsen meni tað er púra rætt og eg haldi eisini at attað er líkasum veðurin at fara tí vit hava eisini sæð teir sum í dag standa á odda fyri teimum alufyritøkunum sum eru í føroyum at teir hava púra greitt víst á at tað er ein mangul og tað er nakað sum mann eigur at byggja víðari upp á tað at tú fært hetta her at tú fært skúla fólk soleiðisnar at hetta blívur ein útbúgving soleiðisnar at at tað sum verður gjørt eisini verður gjørt eftir fakliga støðnum og upp á tann mátan at tú at at tú fært tað besta burturúr og soat at tað er absolutt nakað og eg haldi eisini at attað hevur man kasn siga vinnan púra greitt víst á at tað er a mangul og tí haldi eg eisini at tað er nakað sum vit eiga at taka til okkum og fáa sett gongd á soleiðinar at vit fáa eina útbúgving innan fyri eisini hetta
takk fyri ja takk næstur at røða er magnus rasmussen
ja hetta orðaskifti sum kalla tað so ella hendan her umrøðan av frágrareiringini om alivinnuni hevur verið eg haldi hon verið rættiliga jalig eg haldi fólkha vera rættiliga samd um meginpartin vis skal taka tvey burturúr har ið tað kanska hevði verið eitt lítið sindur ymiskt tað hevur verið um hhvussu nógvað hetta her við laksa lúsini kunngerðini tað hevur hava verið ymiskar meiningar um og so e kanska heta her við við svíðluælingini annars hevur tað verið rættiliga jaligt morgin verður man sigur fiskivinnan á á skránni og spurningurin er um um fólk verða líka samd tá tað tað tað fáa vit nú at síggja men men alivinnan hevur jú nøkur ár á baki og tað arbeiða jú nógv fólk í alivinnuni og alivinnan stendir fyri umleið helvtini av av útflutningsvirðunum so tað tað er ikki sm ávegis fara taðaftur til tvey túsund og tvey tá táest tóð illa til og so helu mann fóta sær og mann sigur at í í føroyum arbeiða kanska umleið fjúrtan hundrað fólk sum hava í alivina at gera só í intrafis at har har har ganga mann tað við trý kanska fyri at siga altso líkasum avloyddar og tað vil siga tað visti vit gera tað so eru tað kanska eini fýra trýsund fólk sum mann sigur hava nakað við alivinum at gera tað er ikki smávegis og so hesi tølini sum hava nevnd umaftur umaftur at alivinnan betalir rættiliga nógv í landskassanu tað vita vit nú nú var tað soleiðisnar at bakkafrostrð í eyghálvfundur í gjár og mann sá nøkur tøl og tað tað haldi eg var áhugavert at síggja tann fyritøkan vit hava jú tvær aðrar eisini

alivinnuni og mann fær útgoldið vinnusbýti so enda tað í útlandinum so so einfalt er tað ikki visti tú eigur minni meira enn tíggju prosent so fær vinnuspítisskatturin í landið landið har sum tú býrt mær vitandi vistu vit nútaka til dømis bakkafrost so so er eingin útlendingur sum eigur meira enn tíggju prosent tavil siga allur vinnuspítisskatturin endar í føroyum pribakkaprosti men vit hava tvískattaavtalur so at tað er ikki fimmogtretivu prosent men tað er kanska umleið tretivu prosent tí at vit hava tvískattaavtalur ha tal vil siga vissi nú vinnuspvítusskattur er lægri í norruri ella onkr aðrusess a so so altso ein oygari skal eiga meira enn tíggju prosent ein útlendingur fyri hatta skal enda í einum útlendskum kassa eg eg haldi ikki øll vita akkurát hatta har

hvat hvat er so avbjóðingin visi vit hugsa beint nú eitt sum etu við at síggja tað er tað at mann er farin at tosa rætiliga nógv um landæling tað tekur seg upp og tað sumtað kann gott vera tað verðar ikki eftir eftir einum degi men men landælingin tekur seg upp har sum fólki býr tað vil siga tað at slandæling er í kina ísa í o í usa so sleppur mann frá tí flutningskostnaðinum vissi mann hevur eina landalistøð har meðan vit sum skulu flyta tað her frá og til kina ella til usa vit skulu jú betala handan her flutningskostnaðin og tí haldi eg tað at vit skulu ansa eftir ikki tisiga nógvar røddir um at mann skal fara at skatta hetta harðari ella men eg trúgvi vit skuluver øgiliga varin við at fara at blanda okkum upp í tað sum sum gongur so væl nú og hugsa ittlít sindur longur frameftir tað haldi eg eitt annað sum er tað er heft her við havælingini tað er blivið sum eg havi skilt rættiliga aktuelt eg veit ikki um tað ikki er kanska ein umsókn inni í vinnumálaráðnum um at sleppa til hetta her við at hava hava havaæling so tað tað má mann siga tað er rættiliga spennandi og vit mugu siga tað at firðinir í føroyum og víkirnar har er kanska so nógv sum sum tað ber til nú

hso er eitt annað sum eghv hugsað um tað er heta her við at vit hava set okkum greið mál politiskt mál fyri alivinnuna hvat ætla við hvussu síggja vit í alivinnuna um tíggju ár hvat er okkara visjón fyri alivinnuna skotar hava til dømis meldað út at teirra laa fordobla

men eitt sum eisini verur nevnt fleiri ferðnar tað er het her við við lívfrøðini ha biologiuni og eg hoyrdi eina ferð ein siga tað at altso tað varu trý viktig ting ella tað er biologi nummar eitt og tvey og trý altso vissu bilegiin er í ordan visu lívfrøðiigi lívfrøðin ikki e í ordan og burðardygd so so ber eg einki til tað sigur seg sjálvt so at sett okkum hvat hvat vilja vit við við alivinnuni um tíggju ár eg haldi tað tað tað burdu vit meldað greitt út eisini so at vinnan veit hvar vit eru og kanska gjørt tað í samráða við vinna tí teir vita eisini væl hvat ið ber til og kanska hvat ið ikki ber svæl til øh tað hevur ikki verið nevnt øgiliga nógv um meirvirking av laksrarvørumm í føroyum altso vit vita gott tað og tað verður nevnt her at vit flyta heilt til hesin her stóri laksurin sum er fluttur til usa og kanska russlands ella til kina kanska síðstu marknaðin fyri góðan prís men vit vita eisini tað at tað verða gjørdar persónir sum verða sendar kanska mest í ivan londum tað veit eg ikki men eg haldi tað hevur víst akkurát nú hvussu viktigt tað hevur tað hevur ordilia fingið luft undir vengirnar soleiðisnar at til dømis hjá bakkafrost hevur tað stabiliserað soleiðinar at bakkafrost kemur út við einum so fer ævum úrsliti í einum so vánaligum ári sum tvey túsund og tjúgu tað haldi eg absolutt hetta her verður hjálpt til við hesier meirvirkingini eitt annað sum er við hesunm her at vit gera meira burturúr tað er tað at tað er rættiliga arbeiðskrevjandi tað vil siga tað skapar arbeiðspláss og hevur so sjálvandi eisini ein góða góðar ringvirkningar eitt annað sum eg trúgvi tað er tað at visu vit bara hava laks sum vit flyta heilan út so eru v nógv meira sárpar eisini rfyri kundunum vissi ein kundur veit at eg ja men eg kann eisini gera ata til persjónir altso eg trúgvi atað altíð gott at vera fleksibul og mann sendir eitt sindur sterkari tá

øhútbúgving hevur onkur nevnt útbúgving innan fyri alivinnuna tað var einaferð nær ein ali útbúgving sum ikki fekk serliga stóra undirtøku og so hon datt niður fyri eg haldi at tað kundi verið áhgavert at fara og hugt eftir henni hvat var tað sum gjørdi atta niður fyri kanskakanska var hon íteoretisk eg veit ikki tað hevur onkur sagt men eg kenni ikki nóg nakað til tað men at mann kundi gjørt eina eina góða útbúgving innan fyri alivinnuna og mann kundi eisini sæst eitt sindur hægri havt eina eina eventuelt eitt sindur hægri útbúgving eg veit ikki akkurát men so hetta her við at hava eina útbúgving innan fyri sølu av fiski altso vit selja fisk um allan knøttin og meir virkaðar vørur men vit hava onga søluútbúgving tað haldi eg hevði eisini verið nakað at hugt uppá nú er tað kanska ikki endiliga møgulia ikki endiliga bara í innan fyri vinnumálaráðið men vinnumálaráðið og kanska mentamálaráðið kundi tosa saman um um har er okkurt at fara eftir samanumtikið so haldi eg hetta er ein góð frágreiðing og tað sum eg haldi eri allarbest við henni fyri mítt viðkomandi tað er tað at mann fær ein hóp at vita við at lesa øll hesi viðfestini hesir her talvurnar tú fært góð hagtøl og tað at vit kunnu líkasum umrøða hvussu alivinnan hevur tað og hvussu vit síggja frameftir so eg haldi eisini hetta her man sigur orðaskifti kalla tað so í dag hevur verið rættiliga jaligt og tað er at fegnast umtakk
fyri takk fyri so r hann viðmerki
ja takk øhforkvinna ø ja nú sigur magnus rasmussen hetta her við at hvat hvat hvat leggur mann sigta man eftirvið við við ælingini hvussu langt skal mann ganga og nevnir hettaher at i summi halda a tað a mann skal fordobla eg beginni líkasum anræast fortíðin ræðir ein tá ið tað kemur til heta her mann beginnur at stakka a man kann allinti fáa tað pultar burturúr ella ella trý ultar burtúr tí at tað er avmarkað hvussu nógv mann kann pressa tað er so nógv annað í lívinum sum okur síggja at pressa mar nóg nógv á ja so so so sum krassjarin millum at tað var tann tíð hvat okur pressaði so nógv á inni á fjarinum av tað heila krassjaði av ymiskum forkláringum uttan a tær so tað er skilagott at mann signar at fáa eitt sindur meir burturúr men mann má vera so mikið varin at mann ikki spennir báðan so nógv at alt skramblar upp á ein esjúmnan daga heinafeð tag eri samdur í sum
takk fyri
gesætakk fyri hara formaður ja vit kunn ikki vera meira enn samdir hennrik old og eg íð hasum har men eg haldi vit sum politikarar eiga at seta okum á hvat hvat vilja vit og og sjálvur haldi eg til dømis at firðin er og víkirnar í føroyum altso haharhar er fult altso tað er bara hvørjar møguleikar hava vit við at fara longur út ha ttað er har ið vit skulu líkasum hygja upp á tað og so er hetta her við at mann nú hevur smoltini longri úpi á landi soleiðisnar at tey viga meir tey koma út tað ger tað vit kunnu framleiða meir men altso vissu biologiin ikki er í ordan altso so so blívr eg galið og tað e tað er akkurát sum mann kann mann kann vera í einum haga altso vissu altso tingini mugu hanga saman og tí ber ikki til bara at at pressa á og pressa á men men at tann politiski myndugleikin saman við vinnuni hyggur eitt sindur fram í tíðina hvat hvat er møguligt og hvat sær skilagott út tað tað haldi eg hevði verið gagnligt
takk fyri takk fyri tann næsti at fáa orðið verður frimun rasmussen
oð stendur jú beinleiðis í at føroyska alivinnan hevur ment seg til at vera ein hornasteinur undir føroyska búskapinum og vælferðarsamfelagnum og tað er jú tað sum vit heru í hesum høgatingi er sett til tað er at syrgja fyri at vælferðarsamfelagið kann halda áfram

tað sum eg hugsi í um hesa her frágreiðingina eg havi hugt hugt eitt sindur upp á hetta her tað er at eg haldi at vit hava tríggjar stórar ælarar lagsarælarar í føroyum í dag eg haldi at teir hava eina ótrúliga stóra ábyrgd

fyri at fáa hetta her at bera til tað hugsi eg bæði lívfrøðiliga eg hugsi eisini um hugsi eisini umosiblo tað vil siga at tú hevur ábyrgd yvir tínum nærumhvørvi og tú hevur ábyrgd yvir atsamfelagið rundanum thevur tað gott og at tað er sum eitt eg veit kum mann um mann kalla nakar triðju bol mentað ertað er øgiliga tað er øgiligaøgiliga stór ábyrgd haldi eg sjálvur visttú vt so fara víðari í hesum her tekstunum so tað tað viktigasta í allari æling tað er bilegiin at hon er í ordan og har spælir umhvørvið ein ótrúliga stóran part sáh tað er tað at hava umhvørvið í ordan ta var eisini tí at mann setti avmarkingar á hvussu nógva hvussu nógvan laks mann kundi hava uppi á í perikilo nav perikobikk og hvussu nógvan mann kundi hava sjónum perikobikk

og at tað eisini fer ótrúliga nógv sum fer út aftur kann mann siga altso tað sum tað tað tað sum kemur frá og kemur frá laksinum og tað tað botnfellir ella fer út í náttúruna aftur og har haldi eg at mann hevur eina stóra ábyrgd um at fáa tað á mest møguligan mun upp aftur eg veit at tað verður arbeitt við at at mann møguliga kundi tikið alt affalsoffi upp aftur soleiðisnar at mann kundi tikið tað til lands og tikið og og gagnnýtti rá landi tá ið tað kemur til til ymiskt bæði innan fyri biðo og og og sølu víðari og so er tað at vit síggja at at tað liggja fyrr brúkti mann insprignering til nótirnar fyri at nóturnar ikki skuldu blíva skitnar og tað brúkar mann so ikki í dag í staðin so tekur mann og og reinsær meikaniskt nóturnar og tað sum hann reynt sær tað fellur jú til bons ella fer í í út í havið og mann kann siga at tað er eisini eitt virði sum mann kanska kundi gagnnýtt hav fingið tað til lands tað tann partin ringarnir sum mann her liggjandi vit kenni seg stóru tæratonglarnir sum sum eru eru fangaðir í piýi ringnum tað eru tað eru royndir gjørdar við at gera vaskimaskinur sum kundi kunnu upptaka tann partin sum mann kan føra tað til lands tað er eisini nakað sum mann kann gagnnýta víðari so tað haldi egr eri øgiliga áhugavert og mann veit tað at alivinnan er

far fara tann granskingar vegin so eg veit at tað er tað nakað sum teir arbeiða við

so er t hetta her við at fara longur út út á hav at ala og nú hoyrdi eg reginabakka í sjónvarpinum í gjárkvøldið sum segði tað var ein góður tað er ein góður spurningur ama tað ella ikki tí attað er veðrið ella havurindu um føroyar er øgiliga er øgiliga baltrutt tú kanst gott hava nógvar penar dagar tað nyttar einki at hava trý hundrað og fýraogtrýss vireinar dagar um árið við se ein er vánaligur sum ger avið alt tað er har nokk útforgingin liggur hjá okkum øllum og hjá ella hjá alivinnuni at hvussu gert tú hetta her fert tú í holt við at gera eina milliarda íløgu sum sum ikki ber boðið bý tað er ikki gott tað verður so mønustingurin kann mann siga hjá alivinnuni vissu tað er

vissu vit koma so víðari í í hesum her so so hevur tað verið eg havi tosað lí sindur um hesa her við sílum

alivinnan er altso hon er ikki statisk altso eg trúgvi at tey sum bara minnast aftur til túsund og tíggju ella tvey túsund og ogsjey ella okkurt sog tey halda tað at at trøini vaksa inní himmalin men vit sum vinnast olívin longur aftur vit vita at tað er ikki akkurát soleiðis

royndi manat seta smolt út men tá bleiv tað kraftið av smoltopolitikki upp aftur á bankunum í tvey túsun og fimm setti mann so smolt út aftur tað vór eg sjálvur við til at seta smolt út og tað vórðu sum vóru um fýra hundrað grammir støddar tað kanska fyrstu ferðirnar at mann setti so stór smolt út og tað vísti bara tað tá at tað er kanska ar sum eg havi tosað við fólk sum eg eru í alivinnu í dag so er tað tann tann árgangurin sum hevur havt taðn besta vøkstrin í nakrantíð í føroyskari alisøgu og tann besta føgufaktorin og so kann mann siga hví tað hvussu ber tað til jú sjálvfylgjandi at mann hevði mann onga æling mann setti ikki út á fisk í tvey túsud g fýra men so setti mar tað út áft og fimm taðavil eg siga at umstøðurnar rundanum hetta her hesar ælingirnar vóru av teimum opti máli tað var ikki bara seks mánaðar ella tríggjar mánaðnir sum há lá brakk men men men tú longri brakk og tað er tað sum eg prøva at at at vísa á at visti mann fær kann fáa umhvørvið á eitt hægri støði eg hugsi eisini um tað sum vit vita gott at mann snakkar um at gerast áðrenns kanningar meira tí tær áðrennskanningar sum mann hevur í dag tað er tað tað er teir sum alivegnan sjálv ger o nú más so sett pengar av ð til at mann skal fara í holt við tag at fáa frá greina tað nærri

sjálvur eri eg nokk so spentur upp á tann partin sum eg byrjaði við at hetta her við at visu møguleiki er at kunna taka tað upp sum sum kemur frá fiskitaskaddinum sum kemur frá fiskinum tað eigur at kunna geva okkum eitt nógv betri umhvørvi soleiðisar at so lítið sum møguligt fyri ikki at siga einki tá ið tað kemur til tað verur nógv snakkað um lús í dag og eg kann bara vera samdur við teimum sum eru ivasom um tí nýggju kunngerðina sum kemur at hvat í lúsmannum loyvir tí at er tað nakað sum vit vita so er tað tað at laksur tolir ótrúliga lítla handfaring sører verri er tað so eg haldi tað at mann skal vera øgiliga forsiktigur tá ið mann fer í holt við tann partin og eg má snakkar um serfrøðingar og ikki serfrøðingar men eg haldi tað ati at ta kanska størstu serfrøðingarnir sum eru tað eru teir sum umumgangast fiskin til dagligt sum síggja hvat hvat fiskurin tolir og kann ikki tolir og so síggja ávirkanir av tí bæði í felli og øðrum so eg altíð alt so haldi eg tað at hetta hetta var ein góð frágreiðing og og og hetta bendir á eisini tað at mann frameftir ætlar at gera soleiðisar at alivinnan koyrir eíin tryggum kørmum og tað haldi eg er øgiliga týdningarmikið at mann veit fram í tíðina hvat karmarnir eru og so
takk fyri so varð tað hennrick old ein
vimrkigersvæja frúforkvinna øh tað var tá ið tað tí tá ið øll ælingin var inni á fjarinum tá var tað eitt eitt veruliga stórt problem við við tí sum øllum avfallinum sum lá undir ringunum tað var øgiliga ógvusligt til tíðir og mann sá á eyfkirlondinum tá mann kom g forbí har at at tað var nærmasta ein dungi á botninum og ikki minst tá áðrenn man beginti at at fr breivur lagdur bragg tað tað hjálpti eit sindur upp á tað men sum sagt at tað e t verið ótrúliga intersamt at at gjørst nakar royndir við at at pumpa tað upp aftur nú hava okur samtrúgvarar og alla útgerð sum aftan á ein ein fyrilagdur bragd nakrar dagar aftaná kundi tikið tað ringasta uppav og sagt hvat hvat ger hvat kann mann brúka hetta her til ø og oikki minsttað við síðlunum tað sum fimmundrasmusen var er inni á tað er ei sindur ergiligt vis visti tað fer fyri sjeyti tí tað var inni á kaldasfvjørði ein perios
frimund rasmussen ger so væl
ja takk fyria ja tað sum eg kanska fór eitt sindur frá eisini tey komin á síluna tað er tað at tíðirnar eru ikki altíð tær eru ikki líka altíð og tað sum er tað sum er rætt at gera í dag tað er kanska ikki rætt at gera í morgin tí trúgvi eg tað at mann skal vera eitt sindurvarin tá ið mann bara sigur tað at vit avhøvda síluni o tað at vera klárur við sílum tá ið tíðirnar tatíðirnar innan fyri sílabrainskina er betri enn í laksavinnuni tað nyttar einki av knipsa av fingrunum tað er bilegi er einaferð soleiðisnar at tað tekur eina tíð at at uppatat laksurin veksur til tøkustødd so og ella síluni so tað haldi eg mann krevur at at hugsa um gtá ið ta kemur til hetta her við við við skadn og annað tað er tað vita vit at men ælararnir ganga ótrúliga høgt upp í fóðurfaktor og tann partin soleiðsinir at at einki spilt fyri tann vegin og visti mann so hevðir kunda tikið tikið tikið tað sum kemur frá fiskinum eisini upp so hevði tað verið eittsigur ta

so er tað magnus rasmussen ger so vælja takk fyri forkvinnan tað hevur verið tosað tær um um lús og lúsakundgerðina eg haldi at tað er øgiliga ógvusligt inntriv at lækka tað so nógv og vit vit vita gott sum frímátt rasmussen segði at hesin her er stórur laksurin hann tolir ikki sær handfaringina og tí síggja vit eisini at hvat tað vil viðføra so har haldi landstýrismaðurin at vit virkuliga hyggja eftir um um hatta har er ein gongloys mann sum sum tað nú tað haldi eg faktiskt ikki men so er tað tað her við at tá ið mann hevur tikið laks á einari vík ella einum fyri einum fjøru so so verða jú botnkanningar gjørdar sum skulu líka so staðfesta alt er í ordan og er tað ikki í ordan so verður fiskur ikki settur út aftur er hvat sigur frímóti rasmussen tað eg tiki ikki eitt garanti fyri at at viðurskiftið er í ordan tann botnkanningar
kanningin kunn vig siga ella tær
fyrifrimunrasmussen gersovælja takk fyri nei ja altso um um tað er eitt garanti fyri tar a ella ikki tað eg haldi at tað tað er møguliga soddur ein lítið sindur av iva um um tað er í ordan tí at tað r nokk tíð at mann hevur sett pengar av til at kanna áðrenn i rundanum eitt sindur tí at mann mann sær tað at lívið har sum æling er firium og sundum har er har er broyting í í í í fiskiskapi og taðs man fara á botni og onnur ting so tað her og vit vita tað eisini at er tað nógv botnfelli og er tað nógv so so er ilttingin so er ilt vekk botninum og tað er jú tað sum skal til fyri at at fremja vøkstur fyri at fremja lív tað er at fáa ilt til so eg haldi tað e ereg eg veit ikki um tað er er gott nokk tað sum ælararnir levera so kanska tað hevði verið fínt viðóvildigum kanningum
takk fyri so verður tað næsti at røða bill justinussen
eg havi hug fyrst at rósalandsstýrismannin fyri at verða komin í tingi við einari frágreiðing um alivinnuna til eðalorðaskiftis eg haldi tað er sera skilagott tað er upplýsandi og at mann í stuttum ø pedagogiskt hevur sett upp tey viðurskiftini sum hava við æling at gera sæð út frá einum sessi sum eitt tingfólk situr í tað er sera gott arbeiðsamboð hjá okkum sum sita her inni og tað er eisini hjá teimum sum hava áhuga fyri aling og alipolitikki skjótt at fáa fatur í tí teimum viðkomandi mest neyðugu upplýsingunum sum snúgvast um aling øhtó siga tað at eg haldi at vit sum øpolitiskur myndugleiki eiga atgera eitt arbeiði afturat magnus rasmussen vara eitt sindur inni á tí tað er at vit eiga at seta okkum nøkur mál seta mál fyri hvussu vit politiskt síggja fyri okkum at alivinnan skal vera við til at menna seg og menna okkara samfelag og skal vera vera við til at gera okkum til eitt enn sterkari og betri samfelag og vælferðarsamfelag inn í framtíðina tað er tað hava vit tær flestu av talunum sum hava verið her í dag hava víst týðiliga at tað er ein balansigongd ímillum almenna myndugleikan og privatu aktørarnar lógarkarmar ímóti kapitaláhugamálum sum mugu lyfta í felag og eg haldi at tað hevur verið ein sera góð gongd í hvussu sverð frá tvey túsund og trý og frameftir tá ið vit fingu eina rakstrarkunngerð sum hevur fingið nógv nógv rós kunnu vit siga eftirfylgjandi at tey veteroneruviðurskiftini blivu so væl reguleraðir sum tey gjørdu og so vil eg allíkavæl siga tað at mann skal eisini ansa eftir at tað er ein ávís javnvág ímillum at regulera og at yvirregulera og har haldi eg at onkuntíð so kann kann mann hava eina fatan av at almenni myndugleikin er í so er í so naskur ella í so øbiokratiskur ella yvirregulerandi í forhold til alivinnuna í so deteilstýrandi og tað mugu vit so eisini sum almenn myndugleiki hava eyguni eftir tí at vistu vit taka ja vvistu it taka endamálsorðingina í alilógini so sigur honm heilt stutt at at endamálið er innan fyri lívfrøðiliga burðardyggar karmar herundir við atliti til djórasjúkur og umhvørvið at fremja lønsemi og kappingarføri í alivinnuni altso hetta er tvey bein tað er tað almenna at mann ella tað sum vit sum almenni myndugleiki eiga at ansa eftir tað er at vit vit verja okkara land og vit verja okkara firðir og vit verja okkara framtíð við at við at krevja burðardygd og at umhvørvið verður vart men samstundis so eiga vit at gera tað á ein slíkan hátt at tað ikki er við til at køva lønsemi og kappingarføri í alivinni tað mugu vit ansa sera væl eftir tað hava verið gullár hesi seinastu árini vit vita ikki hvussu tey komandi árini vera og tí er tað kanska eitt sindur ringt at tosa um at at at vit gera okkum inn á kappingarføri og lønsemið tá ið mann hyggur at hesum árinum sum júst eru farin men tað er so øgiliga skjótt at kappingarføri og lønsemi kann vera skeiklað og tað kemur okkum øllum aftur um brekku tí at alivinnan er blivið eitt ógvuliga týðandi element í føroyska búskapinum og eisini er landskassin blivið meira og meira avhanguður av at alivinnan klárar seg væl og tað nærkast tí hálvu milliardini sum hvørt ár kemur frá beinleiðis frá alivinnuni og inn í landskassan og tað er jú ikki smávegis pengar so vit hava eisini sum almenn myndugleiki ein stóran áhuga í at tað er lønsemi og kappingarføri í alivinnuni tí at hon er við til at halda okkara vælferðarskipanum uppi við teimum skattakrónum sum koma inn í almennu kassanar sum vit kunnu hava eitt gott heilsuverk og almannaverk og suvíðari

øso tað er eisini mín áheitan á helga abramsen og á samgonguna nú er eitt vakstrarforðum sett og eg síggi hetta vakstrarforumið sum ein pall til at vinnan saman við landsmyndugleikanum og serkønum møtast fyri at stinga út í kortið hvussu hvussu gera vit millum annað alivinnuna til eitt uppaftur betri bein at gnaða av tey komandi árini og hvussu langt ynskja vit at fara ynskja vit at alivinnan skal halda tað støði sum hon heldur nú ella hava vit áhuga í at hon kanska økist at hon veksur at hon kanska tvífaldar sína inntøku og harvið eisini tvífaldar tað sum landið kann fáa burtur úr alivinnuni og ber tað til kunnu vit fáa eina lýsing av um tað ber til og er við sinnaði til at taka lógva tak saman við alivinnuni og lyfta ta uppgávuna eisini við neyðugum lógarkarmum og suvíðari um tað er ein møguleiki eg haldi tað er ein øgiliga spennandi tanki sum nú er so hevur alivinnan í veruleikanum sjálv tikið avgerð um hvussu stór hon ynskir at blíva og og hon hevur gjørt tað út frá givnum treytum men sum so hevur ikki verið nakað ítøkiligt mál fyri hvussu langt vit skulu fara og tað haldi at vit kunnu saktans nú hesin her møguleikin verður ei kemur kemur tættari og tættari uppá og tað liggur enntá einm umsókn á borðinum hjá helga abramsen um royndir við havaling so haldi at vit eiga at taka tann spurningin upp hvussu hvussu nógv hann ta blíva til hvussu stórt kann tað blíva og er tað ein prísur sum vit sum samfelag so á hinari síðuni eisini eru sinnaðir til at gjalda tað at alivinnan kanska leggur seg á økir har sum siglingarleiðir og fiskileiðir og annað møguliga kunnu vera og veða mann tað upp móti hvørjum øðrum er tað vinningur ella tap og so víðari fyrimunir og vansari sosovorðni ting haldi eg vit sum politski myndugleiki eiga at

hevur verið nakað at tosað um hetta her við felli í dag tað hevur verið ein nokk so stórur partur av orðaskiftinum ella avlúsing og har vita vit jú tað at føroyska alivinnan og tað vísa tøl eisini hevur ligið langt fremst samanborið við onnur lond í nógv ár og hevur havt nógv lægri lúsatal og fellu enn onnur onnur lond sum eru samanbera okkum við og veruleisin er eisini tann at vissu vit flyta okkum yvir á aðra matvøruframleiðslu kjøtframleiðslu til dømis so er felli í miðal nógv størri á aðrari matvøruframleiðslu enn tað er innan fyri aling so vit hava sum so ikki nakrar grund fyri at at stúra og hesir grafarnir sum liggja við í hesari frágreiðingini vísa eisini tað at vit framvegis hóast vit hava havt ein vøkstur í fellunum hesi seinastu tvey trý árini so eru vit framvegis millum tey bestu og orsøkin ein orsøk er at vit hava flutt okkum frá kemiskari avlýsing til mikaniska avlýsing og tað er ein eitt nýtt umráði kunnu vit siga at hesi skipini eru komin inn við feskvatni tað tekur sína tíð at tillaga tað tekursu na tíð at læra seg hvussu fiskurin reagerar hvussu náttúran reagerar og tí hevur fellur kanska verið eitt lítsindur størri enn mann hevði satsað uppá men vit mugu eisini geva tí tíð til at koma í eina trygga o góða legu og soleiðinar sum føroysk æling hevur víst seg tey seinastu mongu árini so hevur hon víst seg at dugað ótrúliga væl at lofta teimum avbjóðingum sum eru næstan líkamikið hvat hevur verið so eg haldi at vit hava eina sera sunna aluvinnu í dag nakað um hetta her at vit hava vit byrjaðu við nøkrum smáum fyritøkum sum síðani ikki megnaðu megnaðu tey nosini sum komu og sum samlaðist alseg upp í tríggjar stórar fyritøkur og tann eina er nógv størri enn hinar tað er nógv sunt at síggja í tí haldi eg tað varðu ofta víst á at tað kann vera vági í tí men vis sú knú hugsa okkum til dømis tá ið tað kom ein sjúka í norður í hvannasundi um mann mátti taka alt av eftir stuttari løtu var tað eitt einstakt alibrúk sum onkur átti har norði tá so var tann fyritøkan farin dundrandi heysin men við tað at ein slík støð er partur av einari stórari konsørn ja so so merkist tað næstan ikki í tí stóru myndini tí at hon megnar at lofta slíkum avbjóðingum og vit hava faktiskt havt nøkur sovorðnið nos í føroyskari aling tey seinnu árini men mann snakkar einki serligt um tað tí at fyritøkurnar eru ivaleysar sterkar til at lofta sovorðnum nosum og tað haldi eg vit eiga eisini at fegnast um at vit hava fyritøkur sum eru so sterkar at tær megna eina rúgvu av tingum sum mann als ikki kláraði við nøkrum smærri fyritøkum sumvit høvdu

ja takk fyri harra formaður biljustinusen var inni á hesun her við fellunum í í alivinnuni at hann helt at at tað stóð øgiliga væl til men eg haldi eg fari at leggja meg hinbógvin eg haldi ikki at tá ið tú hevur eitt felli sum er kanska átjailla úti móti tjúgu prosentum at tað er eitt felli sum ersum er púra einki tað er í øllum førum eitt fellu sum er munandi meir enn inn hvat mann hevur í í í forskeligum øðrum vinnum her á landi millum annað tá ið tú hevur við seyð og neyt og annað at gera altso tað er sjálvandi ikki so intensivar intensivt brúk sum her men altso fimtan tjúgu prosent á hvørjum ári av felli altso tað er tað er nú altso ikki einki takk fyri

takk fyri hara formaður tað er tíbetur ikki so at tað r fimtan tjúgu prosent á hvørjum ári tað hevur verið tey seinastu trý fýra árini at tað er vaksið so fari aftur til tvey túsund og tíggju so var tað niðri á seks prosentum og tað helt sær á tí støðinum nokk so leingi og nú var tað farið upp á átjan prosent tí at vit hava lagt um hvussu vit avlúsa og samanberi mann við g nevndi ta í áðni einari viðmerking at samanber tað við til dømis kjøtframleiðslu í danmark tey seinastu tíggju árini so hevur fellu innan fyri kjøtframleiðslu í danmark verið fimmogtjúgu prosent so tað er altso tað tað má kunna setast í perspektiv at vit eru ikki illa fyri og vit eru faktiskt í einari í einum skifti frá mikaniskari avlýsing til frá kemiskari avlýsing til mikaniska avlýsing og vit hava vit skulu læra okkum nøkur ting og so koma vit aftur í eina góða legu tí tað er eingin sum hevur áhuga í felli og allarminst tann sum eigur
fiski so er tað erhardjoensen sum fær orðið
fyri at taka tráðin upp øhar sum eg slepti síðst so so tað er eingin ivi um at føroyska æling er fluttkenógv og føroysk aling væl fyri og og føroysk aling hevur kanska nøkur av teimum bestu úrslitunum biologisku úrslitinum sum okur yvirhøvur hava í føroyum og tað sum eg er er altavgerandi tað er sum sagt hesi her hesi her veterineru viðurskiftini sum okur hava innført pluss tey biologisku sum eru sum eru ið hava um hvørvini rundan um okum tá eg vísti á í mín í mínum innleiki um at felli eg farið rættiliga høgt upp so er tað bara fyri at ávísa at frá at hava eitt felli niðri á eini eini millum fimm og seks og sjey prosent hava okur í dag eitt felli upp á umleið átjan prosent og altaná líka so hevur tað ein válsaman ávirkan á

sjálvandi øll tey tiltøkini sum okur innførdu serliga í tvey túsund ogtrý við rakstrarkunngerðini í elakunngerðini tey hava verið líkasum fundamenti undir tí tí aling sum okur hava í dag og tað var eitt eitt væl arbeiði sum politiski myndugleikin gjørdi tá og og hevur hildið fast við øll hesi her árini

biologisk bæði bæði biologiskt og og búskaparliga hevur hava tær kunngerðinar havt ómetaligan týdning tá ið iðið tað stóð at ringast til beint rundan um ilila tíðina u rundanum ár tvey túsund og og fram til tvey túsund og trý tá høvdu okur ein ein ein ein fóðurfaktor í føroyum sum var rættiliga høgur at var heilt uppi eitt komma fýra og longu í í tvey altso tvey túsund og fimm seks aftan á at kunngerðinar vóru komnar í verk og vórðu farnar at virka vórðu komnar niður á ein fóðortfraktur sum sum eitur umleið eitt komma fimtan stórt tað liðið líka síðan tá men eitt sum eg ætlaði at taka fatur ítað var hesar framtíðarætlanirnar sumsum landstýrismaðurin nevnur í sínumí sínara frágreiðing okur hava okur standa nú á á gáttini til at okur skula kanska til at planleggja eina ovsjóvraræling í føroyum og tað verður nokk tann mátin sum

tað verður begrensað hvussu nógv okur kunna vaksa á verandi aliøkjum okur hava ikki fleiri aluøkir so tær kanningarnar sum sumalmenni myndugleikin fer at gera og saman við alifeløgunum tað verður avgerandi fyri hvar okur koma at standa kanska um tíggju ár ikki tí so trúgvi eg at at ovsjóræling hevur langar útsygdir tað er ikki um fýra fimm ár trúgvi eg eg trúgvi at okur skulu hav tíggju ár fram í tíðina áðrenn okur fáa tey fyrstu ovskjór andleggini út at ala komversielt tí hetta heilt heilt heilt nýtt og okur kunnu ikki líkasum lena okum upp at teimum royndunum sum norðmenn hava gjørt við ovstjóðræling tí tað sum norðmenn kalla fyri ovsjóvræling er slett yvirhøvur ikki tað sama sum okur tosa um okur tosa um nógv nógv harðbalnar økir tað sum norðmenn í dag rópa fyri ofshjorð tað er kanska tað tað har sum okur longu eru í dag taðvil siag úti í fjarða munnanum so hetta er avso nýggj teknologi sum skal bæði uppfinnast og avprøvast og tað ger mann ikki í aling upp á tvey trý ár tað rokni eg við okur skulu hyggja tíggju ár fram í tíðina ein av avbjóðingunum sumalivinnan í føroyum kemur at standa framman fyri eisini tey næstu komandi árini tað er tann lambaseraði ælingin sum er ógvuliga skjótt á veg fram tað eru í dag nøkur andlegg sum koyra lamba sera aliánlegg eg havi sjálvur arbeitt á einum so eg kenni eitt sindur til ta teknologiina og frágreiðingin nevnir tað at at henda teknologiin líkasum ikki er klár enn og tí kemur tað kanska at taka nakað tíð áðrenn lambaseraæling kemur ordiligan upp at koyra men tað er ikki rætt teknologiin til lamba særa aling í dag hon er serligt útvikla og hon er klár at seta í gongd og tey andleggini sum í dag eru í umbúna taðvil siað sum eru planløkt og liggja og bíða eftir loyvum og íløgum

svara til eina samlaða framleiðslu sum liggur upp á næstan tvæy milliónir tons so tann tann ælingin kemur at vaksa vállsomt í eitt tíggjuáraskeið altso frá nú av og tíggju ár fram verður tað rættiliga betýðiligt av lambaseraðar æling runt um í heiminum og tað verður ein nýggj avbjóðing hjá føroysku alivinnuni tí tað er fyri tað fyrsta so er tað ein umhvørvisvinarligari aling sæð út frá tí perspektivinum at mann mann leggur alingina har sum marknaðurin er tavilsiga co t avtrykki til dømis upp á flutning tá ið okur flyta eitt kilo av laksi herfrá yvir til boston so vita okur tað at y á tí laksinum er rættiliga mannkant meðan tann ælingin sum fer í dag fram niðri í florida hon hevur eitt nógv minni avkast nei cotv avtrikk tá ið hon skal seljast á mar pp uppi í boston og og nýyork so tað verður ein stór avbjóðing fyrli føroysku alivinna sjálvandi kemur tað at seta nýggjan standard fyri hvat hvussu hvussu hvussu aling verður verður flokkað

uppi á landi so so kanst tú ikki kalla teg fyri okologiskan men tú kant kalla teg fyri umhvørvisvinarligan og tað verður trupult at fáa tað stempuli á seg tá tú alir á sjónum so alt annað líka ein skjótt vaksandi landaling hvar ið teknologiurin er útviklaður kemur at skapa avbjóðingar fyri føroysku alingframtíðini tað ivist

taki upp aftur í í tann tráðin sumfrimun rasmussen hevði umum síluni okur hava eitt lítið sindur eftir av tí føroysku sílastamuni og eg haldi at tað er óalmindiliga spetl vussu tann stamma skal fara fyri bakka upp á grund av nøkrum regulatoriskum viðurskiftum í føroyum hetta er ein stílasta má sum er uppbygt frá síðani níjan undrað og áttaogtrýss hon hevur absolutt sítt birættihilsi tað var tann tíð tá iðalifeløg í føroyum høvdu rættiliga góðar og stabilar inntøkur av síðlualing í føroyum millum annað veit eg at at táverandi aldi rættiliga nógv svín síl er ein ein sera vælsmakkandi fiskur hann er knallreyður akkrá sum akkurát sum laksur og hevur fingið eitt nógv breiðari marknað havi eg forstaðið enn hvat ið var galdandi tá tá ið mann aldi smíla í føroyum hvar tað bara var japan ið mann kundi kundi dúga uppá tæraaling sera spennandi tvey feløg føroyum er faran undir kommersiella kommersiella tæræling haldið sera áhugavert og eisini gott av vinmálaráðnum at teir seta pening av til at fáa gjørt tær kanningarnar sum skulu til fyri at fáa fyri at fáa merkt tæraæling sum sum burðardygga og og og umhvørvisat at hon eur framleitt umhvørvisvinarligt absolutt so

fyri líka runda av so vili eg bara líka taka trý aftur aftur hetta við við tí sum kemur í gildi fyrsta fyrsta juni eingin av okum sum situr her hevur tað eksakti vitanina upp á hvat er tað tað rætta markið at hava tá iðokur tosa um lús og skula bara at vita at tá ið okur taka broyta hesa kunngerðina so kemur tú hava nakrar rættiliga aso rættiliga stórar avbjóðingar tað kemur at gera tað at ok koma framleiða smærrifisk tað kemur at gera tað at tann stóri fiskurin sum okur í dag fáa eina stóra prísfremji fyri at tað verður minni av tí í framtíðini og tað ringasta sum kann henda tað er tað at føroysk alivinnan kemur at at minka í í í í tonsum tey tey næstu árini og tað haldi eg er ógvuliga ógvuliga spell tí okur skula sum onkur hevur nevntað her og og fyrr at havi sagt o kula passa øgiliga væl uppá við ikki at yvirregulera vissi okur seta tey somu vaskini sum sum til dømis norðmenn so koma okur at yvirregulera okum sjálvar tí at hjá okum so er tað so er tað óheftur myndugleikar i ið telja og skráseta og innraporterað meðan tað í norra til dømis har er tað alarin sjálvur sum ger tað og so kann mann hugsa sær til hvussu ið tað verður handfarið vissi tað er ivasamt um hvussu ein teljing er ella ikki so alt annað líka verður sera varin og eg fari theita á lansstýrismanninum um at taka tær upp til til viðgerð soleiðis at okur kunna gera tað sum er best fyri føroya fólk og føroya land tí okur skula ikki regulera okkum sjálvan út á sjógv
takk fyri harra formaður ja so era viðmerkingar jóhannes
joensen fyrst takfyr hara formaður ja erard joensen veit nógv um aling serliga laknsæling hann arbeidir so nógv inanfyri øki hugsað mær at spurt hann tveir spurningar nú snakkaði honu um aling á á landi er ta ikki soleiðis at okkara laksur livir í sínum natúrliga havumhvørvi og tað ger at tað er millum annað heimsins bestur laksur av tí sama so tann kappingin hon verður væl ongantíð har koma vit so altíð at vinna á tílíkinum veit eg ikki nú spyrji erard joens um uum tað ikki verður so og so eisini tað tá hann sigur at fellur vaks frá átta prosentum upp á átjan prosent nú veit ikkiumtað er soleiðis verður fellur tikið av virðunum á fiskinum ella av tónsatalinum ú hugsi eg kanska meir slaksin er størri so er hann væl meiri virði men men tá pig ikkat vara fleiri laksar tað kann vera færri laksar sjálvt um prosenttaligur vaksin visti virði

erhard joensen fyri at taka eina fyrra spurningin fyrst um um tað kemur at hava nakað serliga ávirkan tann lambaseraði ælingin ja tað kemur at hava stórar ávirkan á prísirnar tí útboðið og eftirspurningurin tail marknaðurin sum besemma prísin soleiðis vil tað altíð vera sjálvandi tað at laksur veksur upp í í í hesum her havumhvørvinum tað gevur okum nakrar fyrimunir men hin vegin tann dagin í tað finst ein ein ein skipan ið kann ala laks undir tryggum veterinerum viðurskiftum uppi á landi og hon verður fær eitt umhvørvisvinarligt sdempul so er tað nakað sum okur skuldu taka í álvara tí at tí at tað er stórur eftirspurningur eftir akkurát tí laksinum tað er annarðs slag av laksi og tað verður skaptur ai nýggjir standardir sum okur eisini verða noydd t fyri halda okum til hitt við fellunum fellur verður gjørt upp í í upp up á tveir mátar tað verður gjørt upp sum stykkir av tí útsetta og sum partur av biðiðum atna
takk fyri
joensen
nei frimun rasmussen skuldi eg siga orsaka ger sovæl ja ja takk fyri harra formaður ja nú komi erhard joensen eitt sindur inn á tað inn á síl og og hví mann skal ala síl í føroyum tað hugsaði eg kanska at hann far siga itt sindur um men nú kennir erhard joensen nokk so nógv til æling og og tað ver tosað um at møguliga at mann mann kann bara drepa tey sínini sum eru og so kann mann goyma sili til til eina ferð tíðina tá ið mann so ætlar at at vekja tað uppaftur men tað sum eg hugsi tað er sil er jú bara annarsparturin av av prosessuni tað vil siga at mann fær ongantíð tann føroysku tað føroysku stamna framaftur bara við siðlunum ella kanska erard joensen veit eit sidur betri um tað enn egerhard jon
ja takfyri herar formaður ja iler siler eru tey frystast niður eg eg eri ikki ordiligani inni í um eg meini ikki at mann kann frysta rognið niður tað gevur eg ikki so stóra meining men eri stamma farin su ein farmedalla hetta r ein stamma sum sum er er serføroysk tá hesi her síðluni komu til føroyar í nítjan hunrað og áttaogtrýss tá vórðu tey høvdu teykvítkjøt og tað er tað bara ein einein fskein ein myrkur ein svartur fiskur nú er hann silvurblankur og hann hevur knallreyt kjøt og tað ger einki um mann deferenserar eitt sindur í framleiðsluni at mann hevur eitt annað bein a standaá at mann ikki avskriva sær hendan møguleikan sum mann tíbetur enn hevur møguleikar til at rædta og eg vil staðiliga heita á landshjárismannin um at skipa soleiðis fyri at tann føroyska selagstamman ikki verður burturbeint men at okur sleppa alaala víðari upp á hona
takk fyri
ja takk fyri harra formaður tað er stuttligt at hoyra erhard joensen við allari tí vitanini hann situr inni við og teimum hugsanum sum hann hevur út frá tí arbeiði sum hann hevur gjørt gjøgnum lívið øh hetta her við við landaælingini sum eg skilji á á erhard joensen so kemur hon kanska at blíva ein stórurkappingarneyti hjá millum annað havaaling í føroyum har sum mann kann ivast í um um hon um hon e hevrarundan tá ið tað tá ið tað kemur til til kapping ímillum tær boðar hvørjum parameturim kunnu vit kappast á tá ið tað kemur til kapping við hesar herlandaælingina vu hevur hevur erhard joensen nakra meining um tað altso skulu vit bara geva upp upp á at ala ella skulu vitfáa fleiri sløg at ala í føroyum illa illa er er tann framtíð í hesum

erhard joensen ja takk fyr hara formaður til handan spurningin hatta er heilt ógjørligt at svara uppá tí tá ið tann lambaseraði ælingin sum nú er líkasum starvsskotið er farið ígjøgnum tað síðstu tíggju árini hevur mann útviknað teknologi nú er teknologiin útvikla tað vl sig at nú beginnur mann at framleiða og annað upp á hvussu skjótt ið mann kann vaksa og hvussu marknaðurin kemur at taka ímóti hesum í mun til tí sum er alt á sjónum tað vita okur tað vita okur einki um í dag okur vita bara tað at marknaðurin er soleiðis at útboð og eftirspurningur taðr tað sum skapar prís og í dag er tað soleiðis at tá tú lambaseraðæling hon var ikki hon var ikki kappingarfør fyri tíggju árum síðan men í hvussu so er tað felagið sum sum eg sjálvur varaði av tað var komið niður á ein prís ein framleiðsluprís sum í dag er fullkappingarfør við tað sum er á sjónum tað krevur stórar íløgur tað veitir gott er kapitaltunt men tað er bara marknaðurin ið bestemmar hvør tað verður sum kemur yvirlivað í framtíðini
ja takk so er tað kristian andreas
fyri hara formaður eg má siga tað at tann frágreiðingin sum landstýrsmaðurin er komin við er ein góð frágreiðing men eg má siga tað at orðaskifti her hevur ikki gjørt mer nóv kókari upp á hvat hvat frivitiónin landstýrismaðurin hevur innan fyri allingina tað er kominð fram undir orðaskiftunum at tað krøv sum hav gera sett til alivinnuna hava hækkað framleiðslukostnaðin munandi síðsta árini og vit vita tað at tað er kmin ella ta skulu eit nýggja reglur koma í gildi viðján laksaljús sum er hvussu hálvfems prosent av vinnuni hevur hendment sen til landsstýrismannin um at fáa broytt og tað sum eg hoyri herpeint tað er taðat mann ger bara kanska eg eg haldi og mast lærir kanska tað bara preglens sum sigur tað at mann hoyrir hvør va mann kemur frá tá mann tosar um hetta her altso hetta er jú eitt eitt eitt alalvorligt mál sum er vitað kann viðføra eina kreppu í alivinnuni og eina lægri framleiðslu og landstýrismaðurin kann ikki bara skjóta seg undan og siga t tað at tað r ikki semja í alivinnuni altso hann má jú hann hevðu settur í verðina fyri a taka avgerðir og um at fyri ahalda seg tiltey sjónarmiðið sum koma fram so eg góðtaki ikki hasa frágreiðingina at mann ikki kann gera nakað tí at vinnan ikki samd altso tað er tað tað skilji eg ikki eg veit eisini tað at tað eru tey hava verið nógv umumrótt altso mann kann hava deferenseraðar reglurir alt eftir hvat hvat næðrar árini mann er og sovíðari sovíðari tað er eisini onnur viðurskiftir sum hava ávirkan á á lúsastøðuna millum annað illveður og so víðari og eg kann bara siga tað at eg skilji ikki hugburðin altso visti mann hyggur eftir hagtølunum seinastu átta árini so er faktað sambært teimum hagtølnu sum r ógvuliga nágreinilig at tað hevur ongantíð verið so lívsatølini hava ongantíð verið so lág í føroyum sum eru beint nú so at at fara at seta herdar reglur í gildi tá ið vit hava eitt lágt húsatal tað skilji eg slett ikki og tá iðvit so vita tað at hesar herdu reglurnar í lisakunngerðini viðføra merikaniskar avlýsingar og sovíðari nógvar viðgerð so hevur tað ávirkan á felli sum blívur størri so tað hevur eina negativa effekt eisini á fiskin við á størri felli ogogeg veit eisini tað frá teimum hagtølum sum eru av felli í føroyum er faktiskt lægri enn hvat eru í øðrum londum so eg skilji ikki at mann dýkir vinnuna undir við nýggjum krøvum tá ið saklig grundgeving fyri tí í hvussu haldi eg at vit sum sum sum myndugleiki ella ella sum sum samgonga hava skyldu til at hyggja nærri eftir sum tingunum her fyriat vita um um vit bara skulu góðtaka tað at nú skal alivinnan seta seg út við einum bakkasti og og hava minkaða framleiðslu og og hokna undan teimum lokalu krøvunum sum vit hava her tað haldi ikki er er nøktandi tað mugu vit fyrihalda okkum til tað ber held iki til at mann vera set bara setir sjálvstýrarni frá og letur heisfyri starvsstovuna og landssjórarlækna tí alivinni í føroyum vit eru sett við verðina sum politikarari til at taka avgerðir og og at at yvirhgvakka tað tað systemið so tað ikki bara fer í sjálvsving og tað er ógvuliga týdningarmikið at vit fylgja við tí sum sum gongur

tvita eisini at rakstrarkunngerðin er jú broytt fleiri ferðin síðsta árini og tað er blivið gjørt í í samráð við vinnuna í einmissan mun og tað hevur sjóvt fylgin verið gjørt í samráð við vinnuna fyri at skapa tryggar karmar men tað sum eg eisini eg komin fram her í dag tað er tað at nú er mann farin at fyrisita reglurnar eftir ið nøkrum nýggjum praksis og er farin at krevja niðurskurð vegna økt fekt øgt felli uttan at mann lóggávumeskjanin hevur tikið hevur fyrihild seg til tað og tað haldi eisini at at at at at politski myndugleikin eigur at eigur at hyggja eftir um tað er ein rætt røtt umsiting og um ta nakað saklig grundgevingar fyri tí viðvítjandi ovskjóvræling so tá ið eg hoyri umrøðuna her í dag so virka tað kanska sum at tað er eitt nýtt felimeg tað er tað jú ikki tað er jú

nakað sum er uppfunnið til andleggingin í dag tá man hugsar um hesi her vesiner í krøvini altso hvønn annan altso hvør annan hvønn annan enin alarin sjálvan rakar tað at fáa fellu ogog sovíðari so alarin hevur sjálvur ein áhuga í at minka felli og at vera so skon samar við tað rativetinerað sum møguligt tí tað er jú hansara egna risiko við seir gongur og í dag eru økini sundurskilt tað liggur brakk og tað er ein stórur kapasitetu til tøku tað hevur verið ila tey síðstu árini sum mann hevur tikið og og hontera við við teimum kapasitetunum mann hevur so eg haldi at at tað er ein ein ein ein ein ein góð og og ov sterk tilbúgving inan fyri vinnuna at taka sær av hesum her og tað nyttar ein ikki at hava ein ein heilt ógrundaðan ótta fyri øllum møguligum sjúkum pagrundar eg sigur lakúsin sum sum hevur verið nógv frammi í dag tað er eitt alvorligt mál við slaksalhúsini og tað haldi eg at landsroydið at fyriathalda seg haldi eisini at tað er viktigt at siga ati netupp alivinna vísir okkum hvussu týdningarmikið að er at vit hava fíggjarliga sterkar fyritøkur sterka fyritøkur tað kláraði fíggjarlig bakkast tak nú til dømis korona sum

hesin her møguligum bakkkostinum vit vita tað at konkuranat kappingin hjá alivinnuni komandi árini fer at verða munandi hægri pakamundir av at øll onnur lond gera nakað sum vit ikkikunnu gera nevjan lamba serað aling og vit vita tað at tað er kanska ein ein ein ein ein ein kappingarkreppa á veg móti við føroysku alivinnuni tá hava vit sum politsku myndugleiki skyldu til at hyggja okkum eftir í seyminum og finna út av verur okkara ella eru okkara karmar optimalir soleiðsinar at okkara alivinna kann klára tey tey skerini sum koma í framtíðini og tað tað mangli eg faktiskt eina eina eina útmelding um frá frá landsstýrismanninum í við orðta orðaskiftð sm hevur verið og tað eri ei lísindi keyddur av takk fyri formaður
ja um so er tað ein viðmerking frymut
rasmussen gersuvælja takk fyri harra formaður nei eg hugsaði um nú nú var røðaran eitt sindur inni á hetta her við at gera at gera hava lógarverkið so so gott sum møguligt og og hava so góðar karmar so møguligt og og og so hugsi eg um hesa lúsuna sum mann mann tosar um at at at tað er eingin eg eri samdu við røðaranum í at tað er eingin sum hevur størri indressu í at at fiskurin hevur tað gott end ælaran sjálvur tí at tað gongur bara til vir ælaran sjálvan vissvfiskurin ikki hevur tað gott ta vil siga at hann fær minni burturúr hvørjum aldrim kilos mann hevur framleitt so so vildi eisini kanska spurtkhristian andreasen um altso tað marn snakkar um serfrøðingar altso hvør hvør er serfrøðingurin á økinum er tað kanska teir sum fáast við tað til dagligt ella er tað fólk sum kanska hava lisið til tað
eg krist
utakk hara formaður jú tað er akurát soleiðin at tá ið tað politiska valdið fær eina rúgvu av av innputti frá øllum møguligum serfrøðingum og ta eru teirra heldr ikki samdur og vit vita at alivinnan er heldur ikki samd vit vita hvussu tey hálvfems prosent av alivinnuni eru hvussu ímóti teimum reglunum sum erða við at koma í gildi og tá er tað at mann skal taka eina støðu so másmann ogeg eg velji at trúgva at alivinsum er ógvuligani framkomin í føroyum sum hevur verið sera sera dugnalig avð skapt góð úrslit hon hevur eisini eina sera stóra vitan enn hetta øki her peint og dugir sjálv at at og hevur eisini sínar egnu serfrøðingar og hevur eitt øgiliga stórt apparat við at verja umhvørvi og er øgiligani opsa upp á tað at alivinnan hevur eisini eigur eisini at vera eitt gott innflutt hjá landsýrsmanninum til at taka avgerð um hvat er rætt og hvat er skeivt eg haldi bara tað tað er tá ið vit vita tað at tann verandi kunngerðin sum eg komin í gildi bleiv sett í gildi ímóti tilmælinum frá srkunnleikanum so skilji eg slettiki at mann heldur fast við en slíkar kunngerð tað geri eg altso ikkitakfyriha formaður
jasý er tað bjørt samuelsen
takk fyri ja nú fangaði eg líka hnd seinasta setningin hjá framsøgumannum hjá fólkaflokkinum tá landsstýrismaðurin hevði orðið tá afturvísti hann ati lúsa kunngerðin varð sett í gildi ímóti tilmælunum frá serfrøðini fakliga serfrøðini so eg vænti at landsstýrismaðurin í vinnumálum veit hvat hann tosar um og og tí haldi tað er eitt sindur óheppið at mann sigur ting sum kanska geva hann heilt skeiva fatan av eg fari eisini ati eg veitik harra formaður um kjakiðsalinum hvat ska hesa g slepp at ganga fyri seinligt eg fari eisini at mæla landsstýrismanninum til at hann savnar teir góðu kreftirnar heldur enn at royna at gera hetta til eitt kríggj sum øgiliga nógv gjarna vilja hava so heldur royna at landsstýrismaðurin tekur og setir fólk niður sum hava veriliga innlit víð hetta og tað er sjálvandi bæði vinnan og fakliga serfrøðin og landstjórarlæknin og tey sum annars fáast við hetta og so finnur mann ein skilagóðan veg til at lækka talið á lús tí sjálvandi sigur tað so sjálvt at jú hægri lúsatalið er júst størri er alvinnan útsettar sjúku tað ú tað tað heila handlar um tað handlar ikki um at mann er paragrafffríttari og vil uppfylla onkur mørk fyri at uppfylla mørkini tað snýr seg um rættstundisumhugsni tað snýr seg um at vit í føroyum eina ferð áður at hava upplivað at mann bíðaði for leingi við at lurta og ein heilvinna fór á heysin og eg fari í øllum førum at gera alt sum stendur í mínari makt at at siga mína ærligu meining um um eg haldi at mann ikki vil lurta bara tí mann ikki vil lurta tí eg vil ikki vera við til nakrantíð at at alivinnan sum er so stórur partur av okkara búskapi aftur kemur ta støðu at mann fór for langt tí at mann legði ov stórt trýst á umhvørvið og tað ger mann vissi mann pressar mann veit at visti mann pressar firðirnar nógv longri enn í dag so kann mann kom ta støðu lúsin at hon er so øg mann hevði stóran vøksturi í alivinni frá varda frá tvey túsund og fimm og frameftir man økti framleiðsluna heilt nógv tá var lúsatrupulleikin ein ein ein ein lítil partur av íðin er í dag og vit hava økir í dag sum ikki hava so stóran trupulleika meðan trupulleikin er øgiliga stórur samstundis tað er fullkomliga rætt sum fleiri hava ført fram at tað ati ein stórur partur av alivinnuni avlýsari í dag við merikaniskari avlýsing og tað erstressandi fyri fiskin og tað ger so eisini at felli er váksið nógv so sigur onkur ja men fellu í húsdjóraframleiðslu tað er stórt allastaðni eisini í í mleiðslu aðrastaðni ja men altso visti mann ynskir at samanbera okkum við grísaframleiðslu í danmark har fellur liggur um eini tíggju prosent summibí at siga at at tað er ikki har eg haldi at føroyar skal vera eg haldi at vit skulu nettupp tað brandið sum alivinnan í føroyum og klára bygt upp út í heimi at hetta er ein burðardygg vinna at hetta er ein sunnvinna og tá er sjálvandi tað at hava lág lúsatøl avgerandi í mun til eisini at tað er eitt úttrygv fyri hvussu útsett vinnan er fyri at fáa aðrar sjúkur so tað er ikki nakað við mn mála eina ræðumynd up tíð nakað við mann sigur vit eiga at lurta eftir teimum sum ávara um at mann má gera hesi tingini eg haldi ikki sjálv at akkurát hvat talið eitur er avgerandi burtura frá tí at at tað má niður um an visti vist ikki noroyingin skal vera alt ov stór hjá lúsini men eg haldi tað snýr seg eisini øgiliga nógv um um mann fylgir reglunum altso t tað markið mann setur fylgir mann tí so syrgir mann so fyri at tí nettupp tí at at lús í einum parti ið einog fjøru ávirkar allar hinar ferðirnar at mann kann ikki a hett eriki lokaði heta isilokaðar skipanir og tí haldi eg tað er øgiliga áhugavert nei øgiliga avgerandi at mann tryggjar sær at tær reglum u hevur at øll fylgja teimum tí tað nyttar ikki bara onkur t fylgir teimum eg haldi tað var uni rasmussen sum nevndi mær dámdi øgiliga væl nógva tíð an segði hetta her við

haldi eg segði tað sama mína røðu eisini hett her við atað er ikki vit sum sum kunnu taka støðu til um vaskið skal vera hetta ella hitt men men vit kunnu hóast alt taka nøkur ting fram og seta spuringartekin við um vit gera alt rætt og eg haldi tað var uni rasmussen sum nevndi at lúsamarkið var brotið hundrað og fýrs ferðir altso eg meini so nyttandi lítið at hava mars sum eitur eitt ella null komma fimm ella eitt komma fimm fyri tansara skyld vistu ta er soleiðis at tað ofta blívur brotið og eg vísti til mínar fyrirøðu í dag atat at onkur annar nevndi at um mann fekk átta klipp so kundi mann framvegis økja at visti mann hevði færri enn átta klipp se sum verður merkt tá man hevur for nógva lís so kann mann framvegis økja mongdina er tað rætt altso er tað er tað so tí at vit hava og høgan biðiummassa altso er tað for nógvur fiskur í summastaðni r er tað ein avbjóðing eg veit ikki eg seti hesar spurningarnar tí eg hopi at landsstýrismaðurin setir seg niður við øllum konstruktivum pørtum og og finnur eina loysn av hosum tí eg vóni at hetta orðaskifti hóast alt hevur givið landsstýrismonnum eina fatan av at tey flestu kanska ikki øll og kanska tey sum eru ímóti ikki orilia skilja hvussu álvarsamt tað kann vera at pressa biologisku mørkini for langt men eg vóni at landsstýrismaðurn hevur fingið tað til sín at tey flestu ynskja og tað trúgvi eg galdandi fyri alla alivinna ynskja at hetta lúsatalið minkar tí lús á hvørjum laksi merki strongd á hvørjum laksi og man vil tað ella ikki so men nokk um lús hetta við sílunum landsstýrismaðurin segði eitt lítið sindur um tað hann greiddi frá at at tað framvegis var fryst sil frá hesum sílunum og tí fóru tay ikki heilt fyri í bakka fyri tað um tey verða avtikin eg kundi gott hugsað mær at hann kanska greiddi løgtinginum frá hví tað ikki hevur lukkast at gera eina loysn fyri sílastavna í føroyum eg haldi tað vera ógvuliga ógvuliga skilagott at mann hevði tað sum eina nyskjuvinnu í føroyum eg haldi at síluni kundu verið ein týðandi sjávandi minni framleiðsla nógv minni enn laksurin men men eitt íkast til eina meira fjøltáttaða vinnu og so sjálvandi tærælingin vit hava ikki tosað nógv um tað í dag men eg trúgvi at tað fer at vera ein stórur partur av tí vit fara at tosa um í framtíðini eisini tarin hev ver øgiliga stór potensialur í mun til bæði sum sunnu kostir og sum ein ógvuliga eftirspurdi vørur úti í heimi og eisini fyri tæra ælingina sum fer heilt vist at vaksa nógv í føroyum næstu árini er tað avgerandi at mann vil tryggja okkum at støðan í firðinum er so sunn og góð sum sum til ber vit vita got tað gongur altíð úti yvir náttúruna tá ið mann hevur øgiliga intensiva æling men tað stendur beinleiðis í frágreiðingi frá landsstýrismannum at vit ikki enn kenna støðuna í firðinum nóg væl og hóast monn spakuliga er farin í gongdvð at bøta um tað vit hava ikki norteso nógvi hummararnar í dag men vit vita at hummararnir hummarið at fiskarniru kanska nakrar teimum sum hava t sæð størstu avleiðingarnar av teimum broytingum sum hava verið í í umhvørvinum á havbotnunum og tað er hendi stór afturgongd í hummarastovnunum men tað er so eisini eitt eitt eitt opið væl mann ger tá ið mann hevur eina stóra intensiva framleiðslu men um vit kenna støðuna í firðinum nógv nógv betri enn í dag so eru vit eisini betri før fyri at gera kvalifiserað metingar um tolafirðinir at mann økir framleiðslutrýsti grundleggjandi harra formaður sjálvt um onkur hevur hug at skjóta onkrum í skógvarnar at mann er ímóti vinnuni viðst n seta teimem eg eri tí hepni støða at eingin eigur meg eg tali ikki sakina hjá nøkrum men er tali sakina hjá allari vinnuni eg ynski eina sunna burðardygga alivinnu sum hevur stóra framleiðslu men stóra sunna framleiðslu og tað seinasta eg ynski at missa gólvið tað seinasta g ynski at missa gólvið tað er at føroyar missir tað brandið at hetta er ein sunn og góð framleiðsla og tíverri vistui mann beginnar at tstanda hera og argumentera fyri sum onkur hevur gjørt at mann ikki skal vera so bekjymraður um hatta høga felli tí at tað er stórt felli í øllum húsdjóraframleiðslum í allar intersivar framleiðslu eisini okkara grannalondum so má eg bara siga ja men tað er júst tað sum var okkara stóru fyrimunur at vit kundu fyri nøkrum fáum árum síðani vísa á at vit vóru einasta landð í heiminum sum hevði so lágt felli og ja tað hevur eina forkláring hvíta so høgt í løtuni og ja tað kann fáa avleiðingar fyri vinnuna vismann lækkar lúsatalið men kom ikki og sig fyri mær at tað ikki eisini hevur avleiðingar fyri vinnuna vismann einki gera um mann veit at trupulleikin ikki er undir kontrol so eg fari veruliga at mæla landstýrismanninum til og øllum flokkum á tingi og ikki minst samgongulokkunum um at vísa tað sum eitur

ella at mann mann hugsar seg um hvat mann ger og at mann heldur enn at kanska hugsar stuttsykta at mann so lurtar væl eftir teimum sum hava innlit í hetta so tekur eina skilagóða avgerð um hvussu skjótt tað skal ganga fyri seg í mun til at fáa tamarhald á støðuni við við lúsini og og og so sjálvandi eisini hetta við umhvørvinum sum eg ikki kann nevna nóg ofta vit í føroyum sum ein framkomin alitjóð vit mugu kenna støðuna á firðunum áðrenn vit halda at vit kunnu víðka bæði um eisini fjølbroytni tí tað hava vit tosað nógv um ikki minst í undanfarna samgongu tá vit broyttu lógina lótu vit upp fyri at mann eisini skal kunna ala onnur sløg ænaver so tann fyrsta av tíð men men tað skal jú eisini vera meiningin í framtíðini at vit kunnu vera fjøltáttað alland so eg hopi at landsstýrismaðrin hevur fingið okkurt gott við á vegnum í dag er hvussu sera fegin um hesa frágreiðingina sum eg haldi hevur lyft vitanarstøðið nakað hjá okkum her í løgtinginum takk fyri
so fær kristian
andreasen eina viðmerking takkfyrihara formaður tað var positigt at hoyra bjørt samuelsen nevnir ett her við at hetta skal vera í samráð í samstarvi við við vinnuna tað er tað tað er vegurin fram bara at smoggja reglurna livir vinnuna sum sum ikki eru realistiskar og ikkikunna kunnu yvirhaldast tað gongur heldur ikki føroyska alvinn hevur gingið øgiliga væl og hevur verið ílivað undir øgiliga strangum krøvum rakstrarkunngerðirnar eru eru broyttar næstan hvørt ár í samráð við vinnuna truplteiki er bara tað at tá ið ið man knappliga fer víðari eitt stig víðari og kemur við nýggjum krøvum sum ikki eru sakuligar grundagi og begina at broyta praksis so vinnan ikk veika tæ a halda fyrihaldastil eg tá r vanligar ferð og tá e má tann besti myndugleikin t taka taka málið upp og viðgerð er og siga nú mágu it líka fáa avklárar reglur og spælireglur at arbeiða eftir øll vilja náttúrin er gott øll vilja hava sum fáa lús sum møguligt øll vilj hava s lágt fellur smøguligtað sigur sjálvt ikki minst alarin sjálvur
takk fyri harra formaður so er
bjørs samulsen takk fyri ja tað hevur ikki verið mín fatan at tað bleiv gjørt ímótifakmyndugleikanum sum kristin andreasen segði báðum sínum røðum mín fatan hevur verið attann myndugleikin sum umsitur hetta sum so er er landsrøðarlæknin at tey hava eri við uppá sum vista lækkan nú so er tað tí tey eru við upp á tað tað hevur absolutt verið mín fatan og og sjálvandi skal mann lurta eftir vinnuni men mann mán heldur ikki siga at vinnan sjálv sum skal seta hetta á markið tí at vinnan kann vera undir øgiligum fíggjarligum trýsti til dømis altso tað má mann eisini taka atlit til og tað er har eg má ávara ímóti við s vit svíkja okkara uppgáva sum politikarar at siga at vit mugu hava langtíðaráhugað á málini hjá hjá føroyum hjá alivinnuni og og og og hjá umhvørvinum í huga og og har trúgvi eg at tað finst eingin vegur uttan um at royna at basa laksalús á pláguni hon er ekspoderað og visti mann ikki fær bastíð so kann mann resikera at alivinnan verður álopin av heilt øðrum sjúkum tí fiskurin konslant og alla tíðina er strongdur men eg vóni at landsstýrismannin maðurin finnur eina fornuftiga loysn upp á hesin tingini takk fyri
ja takk so er tað henri gold sum fær orðið
ger so væl ja takk hara for maður nú skal tað verða okkurt heilt annað eg ætlaði at enda við ter seinast men tíðin gekk undan ella har á leið so eg kann líka tríva í tag tað er íliga stuttgt tað var soleiðisnar at fyri nøkrum árum síðani so varð tað tað stendur tað síðsta reglubrotið í frágreiðingin há landsstýrismannini har sigur at løgtingið hevur heitt á landsstýrismanninum í vinnumáluum um at seta serfrøðingarbólk at kanna hvørj havbit av laksi kann gerast vinnuvirði í føroyum tískil hevur umhvørvis og vinnumálaráðið sett ein serfrøðingarbólk við umboðim fyri fiskaaling havbena heilsufrøiligu starvsstovuna umhvørvisstovuna umframt aðrar viðkomandi partar eisini verða hoyrdir í tilgongdini serfrøðingabólkurin skal ætlan lata fínna frágreiðing í seinasta lagi fyrsta mai nú í ár og tað er rættiliga interssanti eg haldi ati tað uppskotið her her eg haldi at taðvara edlmom joensen sum var forfrákari fyri at fáa hetta her uppskotið ígjøgnum og tað var eg haldi hann ennð var í minniluta og tað var so at siga alt løgtingið sum tók undir við tí og tað var um havbygd og tað fekst edvald joansa long við eisini í síni privatu vinnu og tað er øgilia interssant eg havi onkuntíð eghaldi okum landaði logniðar eftir nógv harragsári síðan á reyða fjørðina í úslandi og tað var ein ein ein fórlítil bygd innan fyri veg í høvuðsvegini har har var eitt mann kann ikki rópa tal ferðenn hylur men tað var itt rættiliga stórt ella sovorðið eitt lítið vatn sum var fult av sílum sum fólk komu allastana frá ikki íslendarar men allir útlendingar komu at fiska í tað betalti eina formu at fiska í hesin her hendan bygdin hon livdi ikki av tí men hon livdi tað stuðlaði øgiliga væl upp undir tað sum etu hotellvirksemi og mat og alt hetta her øll hesi fólkini sum komu til esær bygdina at fiska síl tað var sýliga stamma tí haldi tta ver sílastammar eg eri eitt sindur meira alvorligt enn man vild gera tað til at teir liggja upp í eini vatni ið etar í verstmanna og at at ælararnir ikki kundu fingið til uppgávur sum eru serfrøðingar at ala at lararnir til dømis ikki ikki fingu til uppgávu at halda lívið í hesum og eg minnist einaferð í í í mitskarsi og fýrsunum longti tá at tað var ein ð var nei smoltstøða var millum annað er framgin og tað vóru trupulleikar stungu seg upp allastaðni tað sloppu ikki av við smáltíð tá bestemmaði mann her inni at okur seta pengar av til at keypa ein part av tí smáltuni sleppa t út í fámjin og tað bleiv so gjørt tí eg menski aftur hvussu nógv tað var tað vóru nakað nógv túsund og tað vístit ikki tær nógvur fá ár voórðu farin fýra ela okk so bginti laksar at áaso at springa upp tað sum var rópa fyri vatnið í fámjin á seg inn aftur og rivið stórur veldi laksar sum pluss ter vóru komnar afturhar sum aldurin hevði verið eingin hevði sett tar fyrr onkur ati setta okkum síluhopp uppúr ell okku sovorð nakað men ikki laksar tað var øgilia interessant at men tað tók ikki húk næstan eingin fekk tað húkið men so kastaði tæir nót eftir tí og fingið fatur aftur og tað vísti ikki hetta vara aso tað sum var slept út nøkur ár frammanundan í fámjin so tað sum edvun joansen var inni á og tey við honum at hava havbigd tað er øgiliga intesant serliga við eitt eitt so enont havið sum okur hava her tað tað er tað er øgilit interesant eg havi verið og tikið ímóti makreli norðanfyri við við skipi sum fiskaði til flótutróli og har vóru øgiliga nógvir laksar uppií altso øgiliga oftani laksar uppií tað var næstan ikki eitt ohál ikki nakrir laksar vorðið tað var øgilga intersant at uppliva hetta her yvir á raðafjørði eg helt at tað var øgiliga spesielt tæy bleivu koyrda út eftir ári í kaldbak ja eg vet iki um landstýrismaðui minnist seg tað bleiv koyrd út á á síðlu alinga kaldbaksfjørði av einiliga aðrari orsøk som var tað at tað bleiv ikki it parmanent loyvi men tað lukkaðist fantastiska væl japanesavurnur runnu kapping í kaldbóksfjørði fyri at fáa fatur í í hesum sílunum men tað fekk ikki loyvi at forseta av einlari eg minnist ikki hvat orsøkið var men tað hevur okur bara verið eitt annað og tí og tí helt tú uppat men men tað var veruliga nakað fantastiska fínt og tí er tað øgiliga ergligt vistu mann bara sigur at mann skann frysta eitt annað ella ella ella goyma taonkustað na tað er øgiliga ergiligt at at mann ikki prøvar pp á einlanna máta at fáa eina avtalu tað vil g heita á landsstýrismanni eg haldta hefta er fíntsmanni lagt fram her heita á landsstýrismannin um at prøva at snakka við ælaranum um hetta ikki kundi verið nakað sum teir kundu tikið sær av at hildið lív í hesum sílunum og og slept taðmær út til dømis at havaling tað norðuryviái sleptu tær út tað kom rættiliga fitta aftur í eina eina eina eina fórlítla á komu rættiliga fitta aftur av av av laksi og síðlum og tí er tí er tað øgiliga ergri visti mann letur hetta fara heilt og annað eisini aso aðra aling av botni sum sum okur hava snakkað um fleiri ferðnar fyrr summi halda tað at at onkur hasum her d kundi reinska botninium eg fekk einaferð við eitt øgiligt bardarí ein meiriluta fer at játta eitt sindur av pengum til at fáa rogn av føroyabanka inn inn til áir at at ala tí tað er eitt spesielt tað var eitt spesielt toskaslag av føroyabanka og tað lukkaðist ótrúliga væl at at la tað rognið til tosk til ta slagið av toski sum vara føroyabanka tíverri bleiv hann sleptur út aftur eftir mínum tykki nókv fortíðligani hann var rliv smáur tað bleiv sleptur út aftur hann kom ikki ordiliga fyrriki í staðin fyri vist hnn hevði ligið eitt ár afturat norðuri við ái frá ha nsara sínuvís verður komin munandi betri fyri s men tað var intersant t at síggja at tað bar til altso at at at taka rogn av føroyabankar og skil og fáa tað til fisk tosk føroyabakkatskum var ein serlig skottarurur skrivaði um hvussu spesiella hendan her stamman av toski var føroyabanka hendan e heilt spesiella stamman við hesum avrundaði høvdinum og eg norrøma matin á fiskinum sum var á føroyabanka og tað tað bar til at gera tað ogtað haldi eg eisini tað var síluni tað er sítt frsta fer o tað vil e heita á landsstýrismannin upp á ein anna máta at at prøva at fáa við

tú haimeer hena merki ja takk rra formaður og púra samdur við hendi w við havbiti sum okur faktiskt hava kanska tosað alt for lítið um í tað hetta er jú ein kendur ein kendur máti at framleiða uppá og mat veit tað at et laksur og síl tað vitja aftur har sum tey einaferð natv verða sett út og er gentuliga so er tað ótrúliga spell at føroyingar hava gjørt so fáar royndir við havbiti eg haldi at tú kundi prøva veruliga í samband vit viður hattað er framtíðarpolitikkin sum sum kanska vinmálaráðið nevnir í ísínari frágreiðing teir nevna hav bit at farið om setnakrarnakrar leiðreglar fyri hvussu ohvussu kom okur í gongd tí hetta er hetta kundi absolutt vera ein ein eini vinnuvegur innan fyri aling báðir tað tá ið tað snýr seg um

takk harra formaður takk fyri viðmerkingarnar frá erard joensen og ø eg eg haldi eg næsta siga sum sum erhard joensen sum eina samgongumonnuni ræði kanska setist mítt álit á at hann kanska skumpar eitt sindur undir nú var edvur joensen ein sum sum koyrdi øgiliga nógv undir hetta her við við havbitið men men undirtøkan hevur verið so sum so men tað burdi verið soleiðis inni her at okur ehvørfært ein partur av ok k kundi samdst um at sleppa út eitt annað avstað altso bæði síl og laks og annað eisini tí altso tað er bara tað at tá teg farið so so so so seltu tú seg aftur tí pjøurst at fóratað ella møta upp ella eitt annað fyrr en tann dagin tað kemur tturtað er fantastisk meganisma tað at tú sleppur n ein ein ein fisk út hvussu lítillands er altso ganga nøkur ár tá eð en stórur nókk so kemuranog og tað haldi eg at at eg legð merki til heta her í íslandi altso tað hava teir dugað ótrúliga nógv betri enn okur hava tá ið tað kemur til ata har so eg púra samdur við erard joensen og eg ev stuttligt við segat okur kundu til komandi ár fingu g sett nakrar krónur at tað pjóurikki at verðar til verun at keypt ein parta av hasum her til at setta út tað atað var føroyabanka tað tað var tað var virkuliga óyvirraskandi at tað kundi riggað so væl tum tað gjørdu tí er tað verið stuttligt at prøva meira av tí tí tað heru leiri plássir ú føroyum fámjur er útverkapláss

sengersuvæja harra formaður eg ætlaði bara at taka samanum og kanska gera onkrar viðmerkingar og takka fyri orðaskifti eg haldi hetta er fínt orðaskifti og fólk hava víst á nøkur ting mann samdur við onkrum og ósamdurí onkrum øðrum øviðvíkjandi hesa livsakunngerðini sum fylti øgiliga nógv har vil líka undirstrika tað eg haldi onkur hevur fingið varanun av at nú ætlar mann at gera eina nýggja kunngerð altso kunngerðin er frá tvey túsund og nítjan og hon sigur at innanfyri tann og tann datu skal tað koma niðureftir tað vil siga at við sítt einki gera so ferð kemur tað niður á á hálva hvennlívs ella í juni mánaði tað vist vitt einki gera tað e ikki nýggj kunngerð skal gera tað tað er tað sum stendur í verandi kunngerð øhso er tað tar skal mann broyta tað ella skalman ikki broyta tað er tað sum alt kjakið snýr se um øh kristin andreasen segði at hann var nokk ik innilagari røðuma han saði hann hoyrdi mer men eg hann hevi ikki lurtaði serliga væl hann sigur at at eg vil ikki gera nakar regluligur tí at alivinnan var so ósamd at tað var ikki tað eg segði at ikki vil liggja reglur eg sigi tað at vit sita vit vit tosa við við vinnuna og teir eru ósamdur vit tosa við vitnærog vindugleikan og hetta er framvegis til diskussión øh øog og so sigur hann at at mann kann eisini gera aðran máta man kann definisera tað og tað nevndi eg eisini sum ein møguleika og eg nevndi eisini vin møguleikan at at mann kann seta inn hvussu skjótt skal talið fara niðureftir so so eg nevndi alt hatta har øh og tá ið hann so sigur tað at at tað verðr sett í gildi ímóti við hínum nærumyndugleikunum so so havi eg fingið at vitað tað tað er ikki a tað er ikki rætt men eg tað kann eg ikki hvørki vátta ella avstant eg eg heltur bara ð sum tað sum mær hevi fortalt eg var ikki til staðar øh so tá ið kemur til síluni so so erð tað nevnt hetta her kannmann frysta rogn tað kann mann nokk ikki mann má hava fyrsta sil men so kanst tú blanda tay aftur íð øðrðum sílum so so næsta næsta generatión við hálvtrýss prosent av hesum slagnum og triðjageneratión viðsýr fimmoghálvfjerðs prosent og og tú kanst koma tú kemur ikkiuppá hundrað prosent men tú kanst koma upp ímóti uppá níggjuoghálvfems prosent aftaná nøkur fá ættarliði tað er soleðis mann ger tað og hví man so ger pá hendan má hví ma ikki bara leta at svimja ja lógin siga púra greitt at tey skulu av bøtnunum og eg fekk sú enna umboðin um at geva eitt loyvi í eini kaldbaksfirðu tað kann eg ikki bara gera onkur annar hevur spurti um kaldbaksfjørð eg havi sagt nei kaldbaksfjørðurverð iki brúktur til at ala fisk á síl og laks og eg kann ikki bara siga við ein tú sleppur allíkavæl altso so má tað bjóðast út tá so má onnur hava sama rætt at bjóða og og so fáa vit taftur eftr her hvussu nær eru taðvið taðn næsta alaran og tað er ikki so onkurt at eg bara kann siga við onkran nú veitsklat tú kanst leppa at ala har so tað liðugt so so so lætt so lætt koyra hatta ikki so so eg eri noyddur at halda meg til lógina og lógin sigur púra greitt at at tað tað skuldi áv vatninum og so hevði mann eitt undantak og hvar mann segða til einogtretunda desembur tvey túsund og tjúgu so kann tað vera har tl til ta hevði mann eina loysn og tað fann mann eina gjørdi ina semju um eina loysn skuldi vera um alað landið tað var nøkur norðradali tann loysnin bar ikki á mál soleis var tann støðan men mann hevur søsi silini so so tað er ikki blivið púra vekr vit gjórud havbiti ja tað er øgiliga spennandi og men nú má eg tosað við tveir persónar sum vóru við til tær fyrstu royndirnar umblivur gjørdar longu í trýssunum norðu við við fiskaalingvu tei teir við áir og annars sigur at tað var ein ein hópur av laksur kom aftur hvussu øgiliga spennandi var og hin pástirnin tað var ikki so nógvur so so eg veit ikki hvat tað er rætt men men nú geva tat hesa kanningina so fær tað at síggja hvat hvá veg tað ber sjálvandi er tað er spennandi men tað sum verður ávarað móti akkurát samband við havbil tað er at tú sleppur úr laksna út at hava g hann kemur aftur og tá ið mann tosar um fiskasjúkur so er tað absolutt ein ein ein vandi tager tager í smittað í sambandi við tað so har er nógv ting man skal hugsa um so men vit kanna hatta har og og og eg skal ikki avskriva taupp á forrhond men men men eg nevni bara hatta har eru nehar eru nøkur ting sum síggja pannani út og har eru eisini avbjóðingar
takk fyri ja takk
ja harra formaður ja altso ú skilji ikki ordiliga at at eta størri vandi fyri sjúku úti á úti á havið hvar tað eru kilometrar millum lla ella sýluni hvat er altso at tað skal vera størri vandi fyri við smitti har tað havi eg eitt sindur ringt við at skilja viss tað er men men visti mann hugsaði seg til at mann mann tók nøkur pláss sum slept út altso fámjin var eitt fínt pláss har at slept út ogtað kom aftur har innan fyri inni í hylirnar og og onnur við mann mann at teir sum sum hava ælingini í dag vóru við til kanska fíggi eit sindur av tí tí het hetta er ikki talan um at hava á milliónum er talan um eitt lítið sindur av av av roynd at vita um tað ikki tað ber til tí tað merkil tað ber til at lærastan og osonur fiskur finnur ófatiliga væl aftur altso eitt er at at ein seyður kann finna aftur á ta tað plássið sumhann bleiv lemdur á men men men tað er hundrað ferðina sikkrari at fiskur kemur aftur á

harra formaður ja altso eeg eg kann væl fylgja hendrik old hatta er hatta er spennandi og alt tatu hat eg sigi bara tað at at at tá ið mann tosar um taðar so verðu so vit sjúka nevnt sum ein avbjóðing men eg sigi avgjørt ikki har út frá at at mann ikkiskal gera h tað og tað ikki ber til so so og og tí er tað vit skuldu kanna tað væl áðrenn er hettar er hetta skilagott at gera og ára tað so kann mann gera tað altso men eg haldi barat mann skal kanna væl fyrimunir vansar áðrenn man ger nakað sovoritt
annars takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið og so statt eru vit komin á mál við hesum her aðalorðaskiftinum um aluvinnuna og tað er so hon er so avgreidd frá løgtinginum vit fara so víðari í dagsskránni og koma í núur fyrstu viðgerð áv løgtsmál nummar níggjuoghálvfjerðs er uppskot til samtyktar um økið sálarfrøði kskalt biðja um framsøgufólk uni rasmussen fyri fólkaflokkin jóhannes joensen fyri javnaðarflokkin rósa samensen fyri sambandsflokkin hervør polsen fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn fyrst fær uni rasmus
ger so væl takk
ja økirsálarfrøði er so tað vit skulu viðgera nú tað eru nógv fólk sum hava trupulleikar við tí sálarliga og vit samtyktu eitt uppskot herfyri um ókeypisálarfrøði fyri tey sum eru frá fimtan tí fimmogtretivu ár viðmerkingunum til hetta uppskotið sá tað næstan út sum tað var javnaðarflokkurin sum átti tað uppskotið men tað kom so frá frá kai liðugoholm johannesen hann legði tað fram og tað haldi eg var eitt ógvuliga gott uppskot men spell av tí ikki eg komi í gongd enn men vónandi verður tað skjótt men so er tað tað her við økisálarfrøði sum hetta uppskotið leggur upp til og tað er til tey uppaftur yngri serliga børnini og tey heilt ungu og har eru so nógvar skipanir á tí økinumí máta haldi eg at tað virkast mær her for nógvar skipanir tí eg haldi fólk hóast fløkjast í skipanum tær eru so ymiskar og at fyri meg hevði tað virkað so kanska betri at mann fór í holt við at samskipa tey tingini og fingið tað til færri skipanir men fingið tað til góðar skipanir allíkavæl so eg eri eitt sindur ivasamur um akkurát hetta uppskotið at fari eg holt við nú økirsálarfrøði og mann á aftur alt hitt sum er í forvegin men uttan at vita so væl akkurát hvussu hetta skuldi komið at fungera so men eg ætli hvussu at viðgera tað væl í trivnaðarnevndini so vit fáa at síggja hvussu hoyringspartar síggja upp á akkurát tey tær her men tað er sjálvandi ógvuliga viktigt at mann tekur hond um børnini og tey ungu sum hava trupulleikar sálarliga trupulleikar tí tað er so viktigt at mann fanga tað í uppstarten so at tað ikki verður ein trupulleiki hjá teimum tá teir blíva vaksin tað vísir sum at tað hjálpir øgiliga væl at mann tekur hond um tað tíðliga so so á tann mátan er tað viktigt at mann hyggur upp á hesi tingini so eg haldi ikki at eg havi meira at siga um hetta akkurát nú takk fyri
ja takk øh har var ein vi
merking jóhannes joensen ger so væl atakvyrha formaður ella frú forkvina skal tað vera nú var uni rasmussen esin ivasamur um uppskotið tá ið hann segði at nógvar skipanir vóru frammanundan men eg hugsi at har eru skipanir frammanundan o onkrar av teimum kud kundu verða eftirmettar men eg haldi ikki at nakrar skipanir eru har sum beinleiðis hava tær komfetansirnar jú inanfyri sernám men men spurningur er um kompetansirnar røkka út ella um orkan er til at mann kemur heilt út har sum tørvurin er størstur egvet kkihar unu rasmussen heldur um tað
frint
anger so væl takk fyri ja tað er akkurát tað eg eri ikki so væl inni í hasum har sum er so at eg tori so illa úttala meg greitt um akkurát hatta enn so so eg eri spentur upp á at hyggja eftir hasum har í í trivnaðarnevndini og tað skal fáa eina góða viðgerð har takk fyri
ja takk næstur at røða er jóhannes joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina hetta er uppskot frá undirritaða o um økissálarfrøði og hetta upskot til samtyktar vit í javnaðarflokkin eru púra samd um eitta uppskoti eisini og tú skalt eisini vera umboðandi tey men uppskot ljóðafylgjandi løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk skipan við økisálarfrøði ella skúlasálarfrøði um mann vil æ tað er greitt eg nevni fyrstu viðmerkingarnar tað er greitt at avbjóðingarnir innan sálarheilsu og stórar og vaksandi í føroyum vit mugu staðfesta at fleiri ung líða veingistu tunglyndi sum javnan endar í skúlanoktan og skaða atburði tað enda tíverri í fleiri førum við innleggingum sum krevja nógva orku av heilsuverkinum eisini hava vit ungdóm sum uttan at verða útgreinað sjálv medisinera seg við rúsevnum hetta endar í ávísum førum tíverri eisini í innleggingum og kriminaliteti tí er tað alstórum týdningi at vit arbeiða fyribyrgjandi vit eiga at takkla avbjóðingarnar áðrenn tæir hava so stórar menniskjaligar avleiðingar bæði fyri einstaklingarnar og fyri familjur teirra umframt peningarligur avleiðingar fyri samfelagið tí er uppskotið sum javnaðarflokkurin legði fram um royndarskipan við ókeypis sálarfrøðiligar hjálp til fólkið sum er millum fimtan og fimmogtretivu ár og sum løgtingið samtykti einmælt eitt stig á røttu leiðini tað kom tó greitt fram undir viðgerðini av omanfyri nevnda uppskoti at meira skuldi verið gjørt í at lofta teimum sum eru undir fimtan ár og oman fyri fimmogtretivu ár tí er tørvur á at samfelagið setir meira inn við at fyribyrgja keðiligum gongdum innan sálarheilsu mælt verður her til at skipa føroyar í til dømis sjey økir har fastir sálarfrøðingar vera partur av einum økistoymi sum skal fyribyrgja keðiligum gongdum iná barnagarð skúla og miðnám og annars lofta ungfólkið áðrenn sóvegis avleiðingar og skeiva gongd hetta arbeiðið kann til dømis gerast í samstarvi við skúlaheilsufrøðingar kommunulæknar sernám førleikastovrnar í skúlunum og dagstovnunum ein økissálarfrøðingur kundi til dømis eisini virka sum ein bindiliður í samstarvinum frá dagstovni til miðnám og soleiðis tryggja samanhang í trivnaðinum allan hetta sær út til at kosta í fyrsta atløvu á fíggjarlógini men er ein peningarlig sparing fyri samfelagið í longdini innleggingarnar vera færri og fólkini verða verandi virkin í samfelagnum eisini kann tað hava jaligar avleiðingar á persónliga lívi og familjulívi hjá tí rakta og teimum nærmastu eitt hugskot kundi verið at gjørt eina royndarskipan í einum øki soleiðis at partarnir seinni kundu eftirmeta hvørj skipan eigur at verða sett í verk í øllum landinum

og so kann eg eisini viðmerkja at á økinum í dag arbeiða er tað mest sernávn sum arbeiðir við við hesin her innan hvussu innanfð skúlanar og barnagarðarnar og stovnarnar annars og tað er mest ein ráðgevandi leiklut sum sernám hevur og tann arbeiðsorkan fyllir oiliga nógv og tað hevur verið tosað nógv umum um ikki tey hava eina ov stóra arbeiðsbyrðu og orkan ikki er til júst hetta eg hugsi eisini at tá i mann miðsavnar tilboð so kann vandin vera tað at bílistan gerast størri vit hava snakkað um bílistar á nógvum økjum millum annað á hesum økinum við útgreiningum og annað og tí haldi eg at hugsanin við at leggja altso leggja kompetansir út á økini ger at bíðilistar vera minni færri og at hjálpin verður skjótari og tøkari við hondina grannalondini hava til dømis danmark hevur skúlasálarfrøðingar sum ein fastan tátt nú veit eg h fólkaskúlin er úti á kommununum kommunurnar skipa tað í hesum førinum vildi tað so veri at kommunurnar saman í landinum kunnu ringa ella standa fyri í arbeiðinum so at mann fær kommunurnar við tí barnagarðinur hoyri eg undir so upplagt at mann deilist deilist um útreiðslurnar eisini og tá ið mann ger eina royndarskipan so far mann jú eisini at síggja hvussu i hvussu tað fer at rigga um tað er ein bati tí tað er heilt sikkurt at spurningurin er í dag um vit fyribyrgja nóg væl tá bíðilistan er so stórur so var tað keðiliga gongdir kanska at tattykkra eitt tvey trý ár og tá er alt ov lægt tað er øgiliga ringt at fáa hesi ungu aftur á rættkjøl tá tey fari for langt so hetta er líkasum í byrjanarstigunum skulu hesir sálarfrøðingar vera við til at tað kann vera lættari tunglyndi lættari eingist av ymiskum sovorðnum ítøkiligum avbjóðingum sum eru hjá teim ung í dag tað kann forða teimum kanningar í útvarminum vísa tað at tá tú hevur verið til dømis eina tvær tríggjar kanska upp til seks viðtalur hjá einum sálarfrøðingi so eru øll tey tekini um eingilst og annað stabiliserað tá kam at virka aftur sum vanligur skúlanævinur til dømis ella sum ein vanligur borgari bíðar tú harafturímóti í eitt hálvt ár ella eitt ár áðrenn tú sleppur til henda sálarfrøðingin jamen so er longu skaðin hendir tá er tað kanska innlegging sum er tað næsta og meira afturat og sjúkramelding og annan sum kostar á samfelagnum túsund avís av pengum milliónir og tí hav vit hava nokk so ringt við at seta inn í fyribryrgingarpartinum tí vit halda altíð tað er ein útreiðsla sum vit ongantíð síggja nakað lønsemji av men tann útreiðslan er tann besta inntøkan í síðstu enda tí tað má heilt segkunna vísast í innleggingarpartnum ug viðgerðarpartinum so eg haldi eisini at t i mann hugsar um rúsevstrupulleikar sum vit hava tá vit hugsa um mistrivnaðin sum er generelt millum ung so eiga kommunur og landið at samstarva og hetta tiltakið við sálarfrøðingurm úti í økinum úti á skúlunm úti á stovnunum kemur heilt sikkurt at betra um heilsustøðuna og betra um eisini at ungdómar fara út og rúsa seg tí teir til dømis ikki eru útgreinar so er tað trar spurningur hvursu skalt tú gera útgreiningina skalt t gera tað úti í økinum tað er nokk ikki meiningin men tú kanst hvussu fyribyrgja inntil mann fær útgreiningina staðfesta at tá hevur tú hvussu møguleikan at halda hesi ungu fast í eina skipan trætirnar sum hava nú verið millum sálarfrøðingarfelagið og fíggjarmálaráðið vóni eg mann ke fara in semju um soleiðis at tað ikki skal vera punkti men at vit fáast kjølfest bæði ta ætlan sum eg nú saman við hesari hesum uppskotinum so vit fylgja hesum ungu heilt frá barnagarði upp til og forbíða miðnám so fáa vit ein ungdóm sum kanska ella vónandi kunnu vit prógva tað at vit lofta nógvum av hesum ungu sum fella við sínara solerði spurningurin kunnu vit garantera at soleiðis verður nei tað kannmann ongantíð gera men visu vit ikki finna upp á ein nýggj átøk so verður gongdirnar sama tí vit hava nógvar skipanir í dag og tey gera eitt kemtiarbeiði skúlasálarfrøðingar nei

og vit hava førleikastovur í skúlunum vit hava fakfólk á ymiskum økjum sernám sum royna at gera sítt arbeiði og royna at gera eitt stórt arbeiði men arbeiðið er jú umfatandi og jú fleiri fleiri sum hava ilt í sálini júst størri fyri arbeiði og spurningur er um meg skuldu gera meira tað sama ella at fáa okkurt annað inn sum hjálpir tá tá tær kompetansirnar sum eru úti økinum tá tær kann kompitansirnar eru troyttar so fær mann nýggja tans og inn og vónandi verður tð eitt samstarv sum ger tað at mann fær lofta hesin her ungu á øllum økjum tí spesialið hjá heilsufrøðinguni er jú serliga innan fyri trivnaðin o skúlanum innan fyri ja alt sum eitur búning og annað atað er eitt eitt kempiøki tey arbeiða innanfyri men tað sum eitur tað er ikki akkurát har tey arbeiða tá tá tá mást tú hava eina aðra kompamsvin so eg hugsi visti mann fær samstarv um hetta her so fáa vit eina góða loysn vónandi verður tað betur fyri samfelagin
ja takk næsta røða er rósa samuelsen ger so væl
takk frú forkvinnan ja sum sagt her er eitt uppskot frá johannes joensen um at seta økið sálarfrøði í sær sjálvum siga tað uppskotið er gott missast tú einsamalt og eg ikki hevði allar teir skipað sum hann hevur í dag og eg skilji eisini væl ta útleggingina sum sum tingmaðurin hevði í síni framløguhann er jú skúlastjórin hann hevur arbeitt og er jú inni í ssp hann situr sum býráðslimur í báða kommunu á satia og hann kennir væl til øll tey viðurskiftini sum vit tosa um hertað bleiv gjørd ein sálarheildarætlan fyri sálarlig heilsuføroyum sum bleiv handað táverandi landsstýriskvinnu og sum vit sum hyggur niður í ta sálarheildarætlanina so stendur undir punktu seytjan at sálarfrøðilig ráðgeving skal styrkjast út í fólkaskúlanumog tað sum johan joensen mælir til í hesum samanhangi tað er at seta tað víðari ikki bara inn í fólkaskúlan men inn í barnagarðar og víðari upp í hægri skúlarnar eisini tíverri tað vísir seg eisini tá tann kanningin sum fólkaheilsuráðið hevur gjørt at tað eru fleiri ung sum hava tað trupult og hava trupult at fóta sær men eg vil siga tað at vit hava brúk fyri at hyggja eftir hvat eta skipanar vit hava við forkvinnusa loyvi so kann eg vísa nøkrum tinglimunum sum eru her hvass hvussu
hava myridag jger sovæl a takk fyri tað var í sambandi við ráðstevnuna sum knábørn sum almanverki stilla fyri tá var nokk forkvinnan landsstýrisfólk og eisini var var var vitandi um ta skipanina sum vóru og var við og hevði nokk eina røðu har eisini men tað vísti beinleiðis hvussu ómetaliga nógvar skipanir vit hava altso tað er trupult at telja men at hugsa sær til at ein familja skal renna runt til so nógvar skipanir og msig g má tosað um eg havi tosað um tað her fyrr í á tings røðarpalli um sekturábyrgd øll hava ábyrgd at syrgja fyri at gera og tryggja tærtaðog veita tað sum tey standa inn fyri men mann roynir at seta samskiparar millum tá i her var men í veruleikanum er tað skottið millum tí at tað er tøgnaskylda til dømis at vit hava heilsufrøðingarnar í skúlanum vit hava lærarar sum areiða børnunum vit tei námsfrøðingar sum arbeiða í børnunum men tað eru púra púra greið skott millum at ter ikki má tosa við tosa millum skipanirnar

varð eftirspurd skulu foreldur til dømis inn íhava brúk fyri at fáa sálarfrøiga hjálp til eitt barn sum tey er stúrun um ogkanska skúlin og heilsufrøðingarnar eisini og fer til barnaverndina so skal málið viðgerast sum eit barnaverndarmál og ikki tað at barnið hevr brúk fyri feri at fáa fáa sálarfrøðiliga viðtalur men mann skal viðgera málið umhvat orsøkin til om kvman kan eta inn í familjuna og bæði so so eg veit at landstýrismaðurin í heimsmálnm arbeiðir við akkurát sum har beint nú tá mann tosar um at gera skipanina til børn ta sum eru niðan fyri fimtan ár hvussu mann skal gera tað meira einfalt eg fylgi væl við tí sumjohanes joensen sigur men samstundis má eg siga vit eri noydd at hyggja eftir teimum skipan sum vit hava og í einum dømistendir mann skal hava og styrkja heilsuhúsini runt um í økinum m siga taðsuman kallar læknamiðstøðin ta ella t heilsa deplarnar har kundi mann millum annað sett ein ella sett sálarfrøðing inn sum hevði tær uppgávurnar at levera til skúlan barnagarðar ella hvør tað skal vera men har aftur ein lógarheimil skal til at hvør kann gera hvat hvør kann tosa viðhvønn so í veruleikanum er hetta ikki so heilt ómetaliga einkult

tí at vit vita at ein stór orsøk er tað at bíilistarnir eru øgiliga langir sum nú er tíverri blivi til á sgalsdplinum fyri at fáa útgreining tað er trupult at at lofta sær ella fóta sær innan fyri sernám tað veit eg eisini ar landsstýrismaðurin er vitandi um og arbeiðir við at gera nakað við og at sum tað kom fram á ráðstevnuni børn at tað er eisini ymiskt sum serfrøðingarnar merkja hvussu barnaverndaraúti økinum arbeiða við málunum og tey tingini eru vit noydd hyggja eftir og vit siga tað a hetireitt kærkomið uppskot frá frá johanes joensen hjá nevndini at sleppa inn í øll hesar skipaninar og hyggja eftir hvussu tær í veruleikanum eru o hvussu fløkt tað er og hvat forðingin er fyri at tær kundu arbeiða hvat er hvat er forðingin fyri at tay ikki kundu arbeiða saman og tá ið tað er sagt at mann tosar um bílistrarar og tey fáa staðfest eina diagnosi úti á sigialska deplinum so standa vit í hinari síðuni tá ið tá ið børn ella ung hava brúk fyri at fáa viðgerð ella foreldrini hava fingið skulu hava brúk fyri at fáa faráðgeving inn í familjuráðgeving nn í heimi so hava vit ikki í nóg stóran mun tay tilboðini hvørtil familjurnar ella til til til børnini vit hava fingið eina nýggja lóg innanfyri almannaøkið mannaeina eina almannatrygdog tænastur sum vit vóna kannkannlyfta ta uppgávuna menhon røkkur iski inn í ín skúlagotti uttan so at vit siga so fara vit í gongd við við tí góðu tilgongdini har sum veruligani fara inn yvir og hyggja eftir hvør skal hava ábyrgdin at vera tóhaldari í tí verkætlanini ella tí góðu tilgongdini sum hevur heimild saman við teimum rundan um borðini at seta nøkur verk sum eg skilji sum fungera tað nakrastaðni og aðrastaðins fungera tað ikki men tað er eingin sum hevur ábyrgd rundan umborðið at siga hetta gera viðtí og tá mann tosar við fólk sum eru flutt úr føroyum sum hava f sum eru hava børn sum hava avbjóðingar og flyta aðrastaðni til til danmarkar millum annað har fáa tey øgiligani skjótt atgongd til ein persón sum er teirra og fáa so at vita tað at tá ið eg sum tóhaldar í tínum máli ikki eru til arbeiðis so hevur tú ein annan sum tú prevur prersenterað fyri nú so til ein og hvørja tíð tað ber til at fáa fatur í eini persónir óansæð um sjúku ella feria hvat er so her men táú hevur so ábyrgdin at syrgja fyri at trekkja øll inn sum skulu veita eitt tilboð sum so verður samskipað og siga at vit hava hattar hattar hatta er tað vit kunnu bjóða vit eru ikki í hasari støðuni í føroyum vit er tað so at taðer soleiðis at mann hevur skula kempukempukempukempa fyri at fáa tærtær tænastur mann hevur brúk fyri og hvør tað stettur ímillum tað er tí vit hava so nógv sárbør børn og sárbarar familjur og sárber sárubert umhvørvi tað ávirkar eisini teirra floksfelagar at hesi børnini sum hava tað trupult tað hava tað eisini trupult hinir næmingari hvu eisini trupult

sum er ómetaliga farligur tí at hann skapar so nógv órógv so eg vil siga tað at takk fyri jóhannes joensen at tú hevur verið gjøgnum formannin lagt eitt uppskoti fram so at nevndin veruliga kann fara inn og hyggja hvat ið trupulleikin og avbjóðingin er og møguleika at finna eina loysn uppá hvat vit kunnu gera fyri at fáa eina ánú ú føli eg veit væat eg fari út um tað uppskot sumhetta liggur men tað er neyðugt at hyggja breitt og ikki bara hyggja ítøkiligt tí e eri bangin fyri at um sto er seta eina skipanin í verk so kunnu vit seta eina ein kassa upp afturat g tað veit johanes joense ikki vil og tí er tað neyðugt at at nevndiní
hon er síðan sangin sum er so væltakk fyri forkuna ja eg eri saman saman er samd næstan í øllum nissum her men eg vil bara siga tað at hevur mann skipanir teir skipanir sum eru hevur mann skipanir fyri skipanarskild ella fyri fyri borgarum tí mínari verð so blívur alt bara meiri meiri fløkjasligt ein rúgva av skipanum sum ikki fungera vit mánaðu ein rúgva av skipanum sum ikki fungera sum mann antil avtaka tær ella broyta tær ella fáa eina nýggja skipan ella hvussu ger tær nógv einfaldari í mínari verð er so hetta øgiliga einfalt eg síggi tað hvussu í ta skúlunum næmingarnir hava avbjóðingar børnini hava avbjóðingar tað einfaltasta er at onkur kemur út og hjálpir teimum heldur enn tey sum standa á bíðilista fyri at fáa hjálp um nakrar mánaðir ella nøkur ár og tað nyttar einki at onkur kemur út og sigur at her er eitt problem og so fór eg avstað aftur tí tað vita vit at tað er eitt problem so tað besta er at vit sum fáa fólk út sum kunnu koma at loysa problem
set mær harði takk fyri ja takk hósanna
ger so vætakk fyri ri frkvøs eg eri púra samd við hans joensen tað er vikt ogt at vit fáa fólk út í øki við sig at tað í havnim er tað so at tað ber til at vera í økinum men ert tú úti í útjarðanum ella hvat mann kallar útijaðarin ella er ta úti aðrastaðni so er tað soleiðis tú kanst fáa fólk úr havn ella í ringasta føri sum oftast skulu familjurnar skúlar øll til havnar staðin fyri tú flytur alt inn og veitir tænastuna og eygleiðingina ikki bara tíggju minuttir hálvan tíma inn á økið tað er púra samd við anner joensen í vit fáa onga loysn við at flyta familjur og starvsfólk og til havnar í ein hálvan tíma tí at tað er ein pressasitivatión at verða í og eingin fær nakað so burtur burtur úr eingi fær nakað burtur úr nøkrum og tað hoyri r bæði frá fakfólkum og for foreldrin at tað er ein netverksfundur ein kaffifundir men eingin hevur ábyrgt setir tú fólk inn í økið síga at tað vit kunnu bjóða váðaarna fram til royndarøkin og finna útav hvussu kunnu vit skipa øki øðrvísi enn hvat hava og loft á teimum børnum vit hava tí tað vi tað er ikki fá tað er ikki fá og vit diskuotera alla samlira tíðina hví skulu taka sso nógv okkum og brúka so nógvar tíð upp á tey sum hava serliga tørv og ikki taka okkum av teimum fimmoghálvfems prosentunum sum ikki hava nakað tí tað fyllir so nógv eisini hjá teimum fimmoghálvfems og vit tosa krónur oyrur og tað kostar nógvar pengar tað kostar nógv nógv nógv meira við einki at gera og ikki minst at gera skeivt
ja takk næsta røða er her var póls
fturger so væltakk fyri frú forkvinna ja vit hava til viðgerðar eitt uppskot frá til samtykta frá jóhannes joensen um at seta í verk eina skipan við økissálarfrøði royndarskipanin av ókeypissálarfrøðiligari viðgerð til ung millum fimtan og fimmogtretivu tað var eitt gott stig á leiðini at betra um sálarheilsuøki og at javnseta sálarliga heilsu við kropsliga tíverri er skipanin ikki komin í gongd enn vit vita heldiki ordliga nær hon fer meg at virka men vónandi kemur at virka skjótt tað ereingin ivir um at tað eru fleiri íð bíða eftir hesa skipuni skipanini tí tað ikki megna at gjalda kostnaðin í dag men royndarskipanin er ikki tann einasta loysnin tørvur er eisini á at lofta tey sum eru undir fimtan ár og tí mugu seta inn á fleiri økjum við hesum uppskotinum verður mælt til at skipa føroyar í sjey økir har fastir sálarfrøðingar verða partur av einum økisttoymi sum skal fyribyrgja keðiligum gongdum inná barnagarð skúla og miðnám og annars lofta ungfólkið áðrenn størvegis avleiðingar og skeiva eina skeiva gongd fólkaheilsukanningin sum kom út í fjør hon vísti greitt at heilsustøðan hjá ungum í føroyum er ring millum álvarsamastu niðurstøðurnar er at umleið tíggju prosent av teimum millum átjan og fýraogtjúgu at meta seg sína heilsu verða minni góða ella vánaliga og tá er tað serliga sálarheilsustøðuna mann snakkar um

vit vita eisini at fólk sum hava sálarligar avbjóðingar sum vaksin í stóran mun eisini hava havt hesar avbjóðingar tá tey vóru ung tað eru nokk tey flestu børnini í føroyum sum trívast ella hava eitt gott lív men sernám hevur víst á at ein vaksandi bólkur av børnum og ungum vegna ikki skúlan vegna sálarligar avbjóðingar sum oftast er tað av eingist somuleiðis vísa skrásetingar hjá heilsufrøðingum at umleið fjórðu hvør næmingur í fólkaskúlanum livir við trupulleikum ella avbjóðingum ið kunnu ávirka tæir sálarliga heilsu hesi tøl samsvara eisini við kanningar sum fólfrá fólkaheilsuráðnum sum siga at tað serliga eutey ungu vaksni sum stríðast við sálarligar avbjóðingar og hjá teimum yngru vísi granskingin a millum tjúgu til fjøruti prosent longu áðrenn fjúrtan áaldur hava merkt hava verið merkt álvarsliga av sálarligum avbjóðingum hetta er ein gongd sum vit mugu taka í størsta álvara og vit mugu arbeiða fyribyrgjandi vit mugu lofta teimum áðrenn støðan gerst so ring vit mugu vera betri til at varnast mistrivnað hjá børnunum at loysa teir avbjóðingar ið tey hava tað er ein sann roynd at mistrúnaður í longri tíð kann elva til sálarsjúku tí liggur tað eisini ein stór ábyrgd av okkum lóggevaran at tryggja okkara børnunum ein góðan uppvøkstur og eina góða byrjan upp á lívið oggjøgnum lív teirra soleiðis at tey eisini hava forseytirnar til ait virki lív sum einstaklingar men eisini sum samfelagsborgari ein trygd er uppvøksur eisini grundleggjandi rættir vit hava í barnaviðtøkuni sumbørn og ung or øllum norðurlondum hava gjørt í samband við tretivu ár á dagin fyri barnarættarsáttmanan hjá st so skriva tey vistu eg kann endurgeva við formasansloyvi tey skriva tað er avgerandi fyri okkum at skúlaheilsufrøðingar eru tøkir hvønn dag í viku í øllum skúlum og t vit hava møguleikan at vat vitja skúlasálarfrøðingin ella sosialráðgevan á skúlanum um tað er tað vit hava hug til hesi fólk eiga at vera atkomilig eisini hvat viðvíki kostnaði av tí at fleiri familju ikki hava førleikarnar fíggjarliga førleikarnar at hjálpa børnum sínum hetta er frá barnaviðtøkuni sum børn og ung í føroyum eisini vóru við til at skriva og eg haldi at vit sum sum politiski myndugleiki hava eina ábyrgd at lurta eftir hvat ið børn í føroyum ynskja tey eru ein partur av tí demokratska samfelagn sum vit hava hóast tay ikki hava valrætt í tí liggur tað kanska ein ein enn størri ábyrgd á okkum at lurta eftir hvat er børnini í føroyum ynskja tí tey vit ikki hava møguleikan at fara og væl og velja hvørjeg skal umboða við at fáa skipanirnar sum vit hava útag av vitanina savnaða kanska at fáa eitt sindur av skila á henni soeistatta er lættari at fáa hjálp og fáa nú út á lokalu økini har børnini eru so trúgvi g t tað er betri útlit fyri at børnini verða loftað áðrenn að er ov seint og vit eisini hava tvør fakligt samstarv á hesum økinum sum eisini eru tráð við tað sum heildarætlan fyri sálarheilsu í føroyum leggur upp tilso vænti eg at vit kunnu lofta nógvum av teimum sum detta niður ímillum í dag tað sig seg hjálvpt sig seg sjálvt at tá ið tað kann tykjast trupult at finna sær fram til hjálpina tí at tað er so ræðiliga nógvar ymiskar skipanir mann veit ikki akkurát hvat fyr einat mann skal venda sær til ella hvussu mann vend sær til hana so ger tað trupult serliga hjá teimum sum kanska er tey sum vi skuldu hugsa mest um tey sum koma frá heimum ið er er illa fyri og so harra formaður hetta er royndarskipanin við ókeypssálarfrølig viðgerð tað var eitt stig økis sálarfrøði atað er eitt stig afturat av mongum ið skuldi til fer at betra um sálarhelsu økið munandi og veruliga kann javnseta sálarliga heilsu við kropslig heilsu í tjóðveldi halda vit hetta e eitt gott uppskot viðgera tað væl í trivnaðarnevndini og fáa teir neyðugu hoyringspartarnir inn og kanska eisini lýsa økið sálarheilsuøki tá skipaninr vit hava betri soleis at vit betri vita hvar vit skulu seta inn og hvussu vit fáa ta bestu skipanina sum er best egnað til borgaran upp á pláss
takk fyri takk fyri jóhannes joensen eina viðmerki
røða hjá hervør polsdóttir púra samd í enn eg nógvum avsum o førir fram e eg hugsi heldur herhervør polsdóttir at við taklasálaru avbjóðingar nóg tíðliga í dag og heldur hervør polsdóttir at vit við øllum hesum skipanum sum vit hava hjálpa teimum sum hava ringt við at at finna finna mann sigur seg sjálvi aftur í øllum hesumu skipaninm heldur vit hjálpa teimum serliga væl og sjálvandi skal økissálarfrøðinga eisini verða kostnaðarfrí sol eisa øll mun til hvat fíggjarliga avmarkingar tar hava ella fíggjarligar pengar til agum at mann ikki skal gjalda fyri tað og heldur hervur postótir at kommunurnar og landið burdu eisini verið saman um hetta her
takk fyri
har vóru pálsøtur takk fyri eg haldi at tá ið tølini fyri hvussu nógv ung í føroyum kanska serliga tey millum átjan og fýraogtjóðar meta seg hava ringa sálarheilsu og tá mann veit at vit mann hevur ringa sálarheilsu tá mann er vaksin sum álvs havt hana sum barn eisini sum merkir at vit lofta als ikki børnum nóg væl og eg trúgvi eisini tað at at vit hava at vit hava so nógvar ymiskar skipanir sum viðklast í hvørt ára og tað er ringt at at yvirskoða tað skipan vit hava so so er tað eisini við til at vit ikki lofta børnum tá vit eigast at lofta teimum so vit helst lofta teimum áðrenn tey koma út í tær støðurnar sum tey koma út í og tí sita seg sjálvt tá mann allarhelst yvirist ikki í at mann hevur gjørt tær skipanir sum mann hevur gjørt fyri at betra um støðuna hjá borgaranum men tá ið skipanar kanska ikki eru til borgarans besta so er tað tí upp á at endurskoða tær og fáa tær savnaðar betri
ja takk so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið
væltakk harra formaður johanes joensen havner lagt uppskot til samtyktar fram um økissálarfrøði har løgtingið heytir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk skipan við økissálarfrøði o eg má byrja við at siga

tað er rímiliga óítøkiligt í mun til nógv onnur mál og eg haldi at tað ger tað eitt sindur avbjóðandi at viðgera

mín fyrsti tanki var tað eg sá hetta her uttan at hava so ræðliga greitt yvirblikk yvir øll tey tilboð sum eru og hvussu øll øki og skipa so hugsaði at vit hava stovnað so nógvar stovnar og sett so nógv átøk í gongd seinastu tíðina og tey ungu egentliga ikki fingið tað so ræla nógv betri við øktum tali av tilboði og og tað fari megt hugsa um um um tað ikki eru nøkur heilt onnur grundleggjandi ting sum sum føra til mistrivnaðin sum er millum ung tí at eg trúgvi ikki at sálarfrøðingar einsamallur klára at lofta hesum trupulleikanum

í øllum førum í tann føri standi at vit kunnu ikki bara oysa eina rúgvu av pengum inntil sálarfrøðingar so fær vænta at nú fór øll at fáa tað betur eg vænta r tað er nógv meira kompleks enn so

tað er ea ringt at gjøgnumskoða hvørji so hesi grundleggjandi ella undirligjandi faktorarnir eru sum sum føra til handa mistrúvnaðin bara fyri at taka okkurt sum sum eg kom í tankar um nú stuttr uppa undir viðgerðina so kann tað verða splittar til familjur it síggja fleiri fleiri skilsmissur

so er tað tað eld fima evnið barnagarðurin altso tað at børnini ikki øll børn men fleiri børn eru á stovni oftan longri enn foreldrini hjá sær átta til níggju tímar ein barnagarður sum barnagarður hav opið frá hvørt yvir sjey um morgunin til hálvgum fimm ella longri og tað hevur hetta kanska ikki sínar fylgjur í mun til tann uppvøksturin sum fólk hava havt fyri tjúgu tretivu árum síðani heima hjá sínum foreldrum heima hjá mammu sínari sosialu miðlar samanbering við onnur og og høgir standardir sum sum sum fólk ella hesi glansbíløtini sum hann sær úti á sosialum miðlunum altso okkara ungdómur samanberist við hetta jamen við nøkrur glansbíli sum hann ongantíð klára at liva upp til jamen tað tað gongur uttan iva eisini út yvir sálarheilsuna og er tað onkur onkur fornuftigur løgtingsmaður nevndi hetta her við mati í kantini ar taðn tann maturin sum vit eta kann vera ein orsøk til at at okkara sálarheilsa gjørst verri hoyrir man so til ein onkran bólk onkra sisosialan samanhang tí at vit vit hava eisini brúk fyriat vera saman við øðrum menniskjum tað kann vera so ótrúliga nógv ting sum sum er orsøk til hetta her og tað fær men eisin at hugsa um at vit hava tað er eisini ein egin ábyrgd av sínari sálarheilsu øtí mann kann spyrja seg sjálvum er tað onkur grundleggjandi misrøkt av sær sjálvum sum førir til ringar sálarheilsu og tað haldi eg tað er so trúliga gott sumbláikrossir hevur koyrt við dattvarpið men tær vísa á at kropsligir óstabilitetir kann viðføra kensluligan óstabilitet og tá nevndu tey fimm ítøkiligur ting sum sum ein sjálvur má røkja og tey kallaðu tað mistr sms tað vil siga m fyri mussión at vit røra okkum regluliga r fyri rúsevni og tað at vit tað at vit faktiskt velja tað tunga vegin rúsurin hn hann er ein ein skjót loysn upp á kensluliga niðurtúrin her nú men klárar mann at at halda út og og velja tað harða men góðan vegin fyri seg sjálvan royktar mann sjúkur og jjavnviga mann sum mat og svøvn misteu sms og eg helt at tar varu øgiliga ítøkilig hugsaði áh ja tta hattso øll føru nøkur heilt grundleggjandi ting sum vit øll hava ábyrgd av tí tað má ikki blíva soleiðis at at sálarfrøðingarnir og og allir stovnarnir sum vithava sett á stovn fáa ábyrgd fyri akkurát hesum grundleggjandi tingunum men so kann tað ea onnur ting sum raka nógv dypri enn hetta og og tá kann ein sálarfrøðingur uttan iva vera øgiliga góðir og vit hava sum onnur hava nevnt í kvøld samtykt at ungdómurin skal fáa ókeypis sálarfrøði ella sálarfrøðiliga viðgerð og hetta málið er so ikki koma í ordiliga gongd enn og har settu vit í miðflokkinum spurningin við hví mann hevði hetta lágmarkið á fimtan ot høvdu eit sindur ringt við at t at skilja tað og gjøgnumskoða tað og hava heldur ikki sæti í trivnaðarnevndini so vit vór ukki partur av tí viðgerðini men eg skilti ikki hví mann ikki kundi strika lágmarkið og so hava øll við í tí uppskotunum sum sum kaili oholm johannesen roynir at seta í gongd í løtuni men tað tað vóru tað vóru so grundgevingar ímóti tí og sum gjørdi at mann helt fast við fimtan til fimmogtretivu ár og eg erii heilt ósamdur við formanninum una rasmussen øí

eg dugi ikki orlgat gjøgnumskogt hetter uppskotið um um tað gjør tað meir føkisligt ella um hattar samanskjóða nøkur ting tí tað tykist at har eru øgiliga nógvr tingar úti sum rósa samulse venja og og eg eg ynski heldur færri og greiðar skipanir enn at at tað blíva blíva so nógvar oyndir og otær hava ofta hug til at isolæra seg og so veður mann kastaður runt í hesum her og tað tað tað fer ongan veg men akkurát tann partin klári egikki ordliga gjøgnumskoða og eg vóni at trivnaðarnevndin kann kann greina greina hvørji tilboð eru og hvussu hetta her hongur saman í løtuni í øllu førum ja greina hetta og og viðgera heta málið væl tí tað er tann partin sum eg í øllu førum havi ringast við at gjøgnumskoða men men eg haldi at ja sjálvandi skulu vit hava sálarfrøðingar tið a ikki har eg eru men eg eri sannførdur um at at tað eru nøkur heilt onnur grundleggjandi ting sum sum føra til ta mystrina sum er millum ung og ikki bara tað at tey mangla sálarfrøðingar takk hara formaður
ja takk fyri so er tað johannes
joensen fær eina viðmerking maður ja nú fær stefan klein poulsen tað sum ljóðar sum at eg bara sálarfríðingar kunnu loysa alla avbjóðingarnar og tað er bara tað sum er orsøkin men men sjálvandi er tað fleiri orsøkir til at støðan er sum er men tað er kanska ikki tað primera akkurát nú tí støðan er sum hon er og fólk skiljast og so framvegis og og samfelagið broytist men vit mugu eisini aksepterat soleiðis er støðan og mvit gjera nakað við tað mann kann vussu staðfesta at at gongdin hevrver skeiv og tær skipanir sum eru eru skipanir sum eru í í gongd í dag og ger mann einki so fær mann tað sama tí má mann royna okkumt nýtt og fólkaráðið er úti og sigur at at sálarliga o likamliga heilsan hanga saman sjálvandi ger tað tað og borgarin hevur eisini eina skyldu sjálvur men nógv av hasum her fólkunum sum hava trupulleikar eru oftani tingd frammanundan so avbjóðingarnir eru so stórar at vit snakka ikki um at tað e nakað sum bara kann fisast her og nú men tað mást tað tað tað mást størri lútur til og tí meini eg at sálarfrøðingar úti

imepoulsen ja har formaður er samdur við johan sionsen at hetta er hetta er komplekst og og gongdin er skeiv og eg royni ikki at siga enternellur at ta bara saldfrøingar ella koyr alla ábyrgdina a einstaka borgaran og tað eru kanska ja eg eg dugi ikki ordiga gjøgnumskoða tað at at tølini eri so ekstremt allarmerandi millum ung og altso eg má bara seta spurning við altso rtað kansn sú ikki bara vera frásálarfrøðingar sum ikki sum ikki eru til staðar tí eg hugsi at tað mugu eisini vera onnur grundleggjandi ting sum fóra til efta her og millum annað røkt av sær sjálvum at mann at mann tekur ábyrgd av sær sjálvum eg trúgvi at tað er tað er øgiliga vigdigt at mann øllufer hun ikki tekur tað ábyrgdina frá borgaranum við at stovna fleiri og fleiri í fleiri átøk og tiltøk og hugsað at tað er loysnin að tað kann vera ein góð hjálp men borgarar man vita at hann hevur ábyrgd av sær sjálvum
so er tað
hervør polstóttir sum fær eina viðmerking takk fyri harra formaður eg trúgvi eg og stefan klein poulsen kunnu lættliga blíva samd um at nógv børn eru alt for leingi á stovnini við sera stovni átta til níggju tímar um dagin men eg haldi at eisini vit líka fáa íðeta kjakið at fyri summi børn sum kanska ikki hava tað gott heima við hús o er tað eisini eitt frírúm at sleppa í barnagarð í skúla og tí kann tað eisini vera við til at hjálpa teimum til at fáa tað betri viðs teyv hava mist st vist tey mistkrívast heima við hús men men til tað síðsta sum steffan klein polsen akkurát segði tá ið onkur tá ein tá in persónur fær staðfest krabbamein ella eitt annað so siga vit ikki bara memn tú mást taka ábyrd av tínam egna lívi fara gang tár ein túr og rørti eitt sindur ov et gott vit geva honum ena viðgerð tá persónur fær depprosjón so skulu vit heliki cem tú skulu faka upp úr songini hvønn morgun út at ganga tær ein túr viðkomadi e skal hava viðgerð tí tað er ein sjúka tað er ikki kenslur tað er ein sjúka

steffan klein poulsen ja takkhara formaður eg trúgv iki t vit eru so heilt ósamd í hesum her og ja tá tað kemur til stovnarnar barnagarðarnir so haldi eg at at soleiðisum mann hevur skrivað samfelag saman nú so førir tað til at børnin eru øgiliga leingi í barnagarði og ja fyri summi er tað kanska eitt frírúm men eg trúgvi fyri fyri meginpartin so hava tey eitt eitt gott heim og og høvdu havt øgiliga gott av at verið meir saman við sínum foreldrum og ja og sum nevnir hevur posteter eftrher við at ta mann færa aðrar sjúkur altso krheft ella annað so so krevur tað viðgerð og tað er kanska her at vit við mínum sjónarmegin sum sum eg verið frammi her við við egnari ábyrg tað eru kanska tað eru kanska tveir bólkar tað eru kanska tey sum eru so djúpt ragt sálarliga at tey mugu fáa hjálp meðan onnur kanska kundu loyst loyst tað sjálvi eg veit ikki eg men tað er bara tað
um eg royndi at fáa fram
bjarni kárason gersuvæ takk fyri harar formaður ja steffan klein poulsen var eitt sindur inni á hesun her við ati á ring sálarheilsa kann elva tilrúsevnisnýtslu ella rúsevnismisnýtslu og tað er ikki nakað ókent ein ein ringur hjúnaskilnaður kann eelva til rúsdrekkamisnýtslu og fáar ella ongar vinir í skúlanum kann eisini elva til nýtslu yvirforserandi rúsevnum meni eitt sum tykist at verða vanligt tá mann viðger fólk fyri sálarsjúku tað er nettupp at medisinera tey og tað tað er eitt sindur fyri at fáa steffan klein poulsen at hugleiða um hvat er tað sum er grundarlagi fyri góða sálarheilsu er tað tað mann medisinerar ella er tað nøkur onnur ting sum mann kann gera áðrenn mann kemur hartil
takk fyri harra formaður tað fann klæðir
tein poulsen ja eg haldi ótrúliga umráðandi at mann altso hetta her við rúsevnum eg haldi tað er ein øgiliga stuttskygd loysn mann hevur tað kanska betri í løtuni og men tað kann í fleiri førum føra til sterkar sterkari rúsevni tí mann følir seg ikki ja sjálvt at tey tey veiku rúsevni tey tey metta ikki ella tey bøta ikki um ta pínuna sum man hevur í sálini og tí halda øgiliga viktigt at mann at mann fek sær ta avbjóðingina sum hann hevur og ta pínu man ber upp á og ikki rúsa seg og hetta við medisini har har havi eg um í skepsis vit hava røst íslendarum fyri fyri tað íslendska modellið sum sum vilja kalla tað men tað vit hava viðgjørt okkurt líknandi mál tá fann tav at íslendarnar brúka øgiliga nógv medisin ogeg haldi er øgiliga umráðandi at mann ikki byrjar har at tað kann gott vera at summi klára seg ikki uttan medisin men íøllu førum er ikki tað má ikki vera útgangsstøði at mann brúkar medisin tí at eg trúgvi at nógv onnur fólk kunnu loysa trupulleikan uttan medisin
an rúsevni ja so er tað bjarni kárasund petersen var orðið ger so væl
fyri hara formaður vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá jóanes joensen løgtingsmann umboð fyrái javnaðarflokkin um at harheitt verður á landsstýri um at fyrireika og leggja fram uppskot um at seta í verk á eina skipan við sokallaðar øki sálarfrøði

tað tykist í øllum førum soleiðis at sálarheilsa ella sálarsjúka er ein alsamt vaksandi trupulleiki fólk líga av angist fólk líga av tunglyndi og líga av strongd og tað er nakað sum ger seg galdandi fyri allar aldursbólkar egentiliga sjálvt um mannofta hevur lyndi til at fokusera upp á ung og tað er kanska tí at tað ávirkar tey mest í einari tíð har tey eru viðkvom men tað tykist í øllum førum at vera vaksandi og so kann mann hava sínar deoriðir um hví tað er so tað kann vera ein blanding av øllum møguligum mann hevur summi vilja vera við at tað er ein avleiðng av tí øktari institutionaliseringini í samfelagnum summi halda at tað eru sosialir miðlar sum geva fólki eina skeiva fatan av hvat ta góða lívið er fyri nakað og soleiðis kundi mann hildið áfram men sannroyndin er í øllum førum at fólk kenna seg minni og minni eydnasom fólk eru ólukkulig fólk eru hava tað ikki gott og sum eg segði áðni kann tað vera nógvar orsøkir til tað men eg vil vera við at tað nokk fyrst og fremst er ein spurningur um at hava eitt heilsugott og nærverandi milliø og nærumhvørvi og tað er kanska nakað sum tað verður alsamt minni og minni av kanska serliga nú undir kom vit nítjan har sum vit hava sæð at tað hevur komið verið eitt ávíst lop í tilføldum av mentalum heilsuavbjóðingum og sálarfrøðiligum avbjóðingum í og viga vit eg so læri okkum hvør sær í sínari stovu ella í sínum kamari og so er tað eisini hendan av við á diskussiónini hvussu lofta vit trupulleikanum herverposettur hon tók eina viðmerking í áðni og segði at talan er um eina sjúku og tað er tað jú tað er ein sjúka og tað er ikki neytúrligan kronisk sjúka tað er nakað sum kann uppstanda í truplum umstøðum og í truplum korum men tað er eisini nakað sum við teimum røttu millumum kann fara vekkaftur sálarfrøðingar hava um nakar ekspertisuna á tí økinum hvat hvat tað er sum ger seg galdandi í heysunum á okkum øllum og hetta her uppskotið her tað er at gera eina royndarskipan har mann hevur nakrir sálarfrøðingar bundnir at í hesum førunum sum dømi sjey øki í landinum h fyri at onkursvegna ganga hesum trupulleikanum á møti og tað eru sikkurt nakrar skipanir sum longu eru í gildi í dag og eg haldi ikki at hetta uppskotið konflikterar serliga nógv í mun til tað mann kann kanska sjálvandi síggja hetta uppskotið sum nakað sum skal síggjast í ljósunum á teimum verandi skipanum num sum eru og kanska royna saman finna tað soleiðis at tað verður ein heildarskipan men fólk eru kanska heldur ikki so ræða samd um hvat

avbjóðingar við mentalari heilsu tí er tað kanska tí kann man kanska eisini argumentera fyri at tað e nemiliga ein eitt fjølbroytti úrval av tilboðum sum kanska er loysni tí at tað er ikki alt sum riggar fyri øll so vissu tú hevur ein standard her í suðurstreymi og sama standanstandard norðanfyri tað er ikki so netúrliga rætt at tað loysir trupulleikan báu gbáða staðni tí at tað e kanska nøkur onnur ting sum gera seg galdandi eg vil pástanda at tað erusjálvandi er tað nakað sum universkelt í okkum øllum mentað eru eisini nógv ting sum eru kolturelt betingaði og tað er eisini nógv ting sum eru sosialt betingaði og hóast vit eru ein samna tjóð so eru tað sikkurt eisini nøkur ting sum víkja frá ymiskt í landinum og tí burdi mann kanska havt tað rásarúmið til at tilrætta seg eftir tí í tí økjunum mann virkar undir hetta er sjávandi bara nakrar yvirskipaðar hugleiðingar sum eg havi nú eri eg ikki serliga inniliga í hesum her viðurskiftunum men eg havi sjálvur sæð at frá ta tíðina eg gekk í miðnámsskúla og nú tá eg hyggi eftir næmingunum sum ganga miðnámsskúla í dag tykist tað vera ein øgiliga nógvur munur á hvussu vit u fyri roynt sálarheilsuliga og tað kann vera nógvar orsøkir til tað nú nevndi eg til dømis sosialar miðlar og so framvegis tað kann gott vera ein orsøk til tað øh eg havi ikki funnið tað bindiliðið ella tann samanhangin ella tað tað sum ómillubart skuldi verið orsøkin til at tað er versnað tað er nakað sum sálarfrøðingar nokk mugu arbeiða eitt sindur meira við og og lýsa eitt sindur nærri hvat er tað sum ger at vit eru meira tunglynt vit eru meira strongd og vit eru meira ans full tað tað havi eg nokk so ilt við at at gjøgnumskoða og tað havi eg heldur ikki tað heilt greiða svarið uppá men sum útgangsstøði so haldi eg at hetta her uppskotið er ein ein góð ærlig roynd upp á at loysa tann trupulleikan tann aktuella trupulleikan sum vit eru í øh tað fer kanska at framganga eitt sindur týðiligari undir viðgerðini í trivnaðarnevndini um hetta uppskotið gongur ímóti o eina ætlan sum er ella um tað kanska ikki er tann rætti loysnurin tað tað kann mann so taka longur frammi í viðgerðarstigunum men eg haldi slett ikki at hetta er nakað mann skal avvýsa kanska serliga í í sambandi við tí sum eg nevndi um at tørvurin kann vera ymiskur ymsastaðni og tí kann mann doytata upp í økir og so leggja tað til rættis har eftir sjálvandi við einum minimunsstandardi ella einum grundkravi afturat tí

mann skal eisini minnast til at tað at brúka pengar brúka almennar pengar upp á sálarfrøðiliga hjálp tað er øgiliga ringt at gera upp í krónum og oyrum men tað er absolutt ein íløga í fólkaheilsuni hjá okkum øllum at vit hava slík tilboð tøk til okkum um vit skuldu havt tørv á tí og eg haldi í hesum førinum geva tað ikki sonógva meining at at royna at seta tað uppi at eksellark og siga ja men av tí at vit hava givið honum sálarfrøðiliga hjálp so hevur hann givið tvær milliónir aftur til samfelagið yvið tíggju ár og og sovorðti tað tað tað ber ikki ordliga til í hesum førum at hugsa íð teimum báðnunum hetta snýr seg simpulten um at okkara borgarar helst skulu vera eydnusamir og glaðir og lukkuligir og tað er nakað sum ikki tit kum at siga at mann hevur nokk so trupult við at seta krónur og oyrur á so hetta uppskotið hevur í øllum førum mína vælvild eg síggi fram til at hoyra eitt sindur meira um smálutirnir í í bæði uppskotunum og í í økinum sum heild hetta er nakað sum er lutfasliga fremmant fyri meg h og so vóni eg at tað fer at fáa eina góða viðgerð í nevndini og eg síggi fram til eina góða aðru viðgerð tá tað kemur hartil
takk fyri harra formaður jóhannes
joensen eina viðmerking takfyrhar formaður ja konkret dømi frá daglidegnum til dømis í skúlanum næmingur hevur tað tungt og leggur seg heima aftaná fjúrtan dagar síðar lógin tað tú skalt hava heimaundirvísing fungið tá tú ver heima samanhangandi fjúrtan dagar lærarin fer heim at undirvísa kanska eg skal undirvísa heimaundirvísing við ein ein ein næming allar lærugreinir í kanska tveir tríggjar fýra fimm mánaðar tað kostar rættilig nógvar pengar í staðin fyri at tú hevði ein sálarfrøðingu á staðnum sum kundi roynt at takla støðuna hjálpt viðkomandi so viðkomandi kundi verið í skúla og klárað verið í skúla meðan hann hevði avbjóðingarnar ein stór sparing í mínar verð og so kan mann yjassjovon hví hava grannalondini skúlasálarfrøðingartakk fyri
he
bjarni kárason gersuvæl takk fyri og takk til jónes joensen fyri viðmerkingina túð hevur rætt at tað kostar pengar vissi mann skal gera tað upp á handan mátan at mann setir dysproportionelt nógvar resursur til ein einstakan í staðin fyri ein bólk sum sum ein klassi er ella ein flokkur er øhohatta er eisini nakað við at jú fyrr tú setur inn jú meira verður spart altsotað skal ongantíð vera ein spurningur um pengar ella ein spurningur um um altso visse ein ein skúlanæmingur til dømis ivast í um mann hevur nakrar trupulleikar so skal hann heldur lata ivan koma hon til góðar og fara at leita sær hjálp heldur enn at siga ja men hetta er hetta er nokk einki upp á seg og so fær mann kanska at biða um hjálp tá tað er í gásaregin for seint tí tá verður byrðan øgiliga tung fyri umrætta skúlanæmingin men eisini fyri tær sosialu skipanirnar sum skulu til fyri at fáa hann aftur á beint so tí vissi mann skal gera einn innsatt so skal mann eisini royna at fanga fólkini tíðliga vist tey strívast við tunglyndi ella visu tey strívast við engist ella ella strongd so má mann royna at seta inn so tíðliga sum til ber tí tað vísir seg eisini aftur í hvussu nógv tað kostar fyri samfelagið
nærmannsetturin ja og so var
hervør postettir takk fyri harra formaður at vit hava sæð tey seinastu árini at sálarheilsa ella sálarsjúkur eru blivunar eitt sindur minni avlla minni stigmatiseraður at vit hava havt eina eina eitt lítið sindur av av stikumatisering og tað trúgvi er eisini er ein av orsøkjnum til at mann sær at fleiri fleiri ung eru illa fyri sálarliga tí at tey tora at koma fram við tí men mann veit at nærum tveir triðingar av fólki við sálarligum trupulleikum ikki leita sær hjálp tí ú hví má tað vera tað tað er nokk nógv svar uppá men tað mann ikki hevur snakkað nógv um tá tey hevur verið so tabuuiserað ov sastigmatiserað er nokk ein orsøk so eg trúgvi ikki at umstøðurnar frá tái orøðararnir gingu miðnámi til í dag eru so ræðiliga nógv øðrvísi munurin er bara fólk tóra at snakka opið um tað

takk fyri formaður tað hevur poulsenur hevur mest sannlíkt rætt í at mann er blívið meira opin um at tosa um tað og tað er blívið avtaboyserað tað er næstan soleiðis at tað er meira vanligt at onkur hevur onkrar avbjóðingar enn at mann ikki hevur og tað er øgiliga undarligt í dag tí at tað tað framgongur so natúrligt við einum døgurðaborði at mann hevur at mann er bipolarur ella ella eitt ella annað líknandi og tað fer líka sum bara aftur um borðið at mann hugsar sjálva um tað í dag fyrr hevði mann kanska líka skoytt eitt sindur undarligt upp á viðkomandi og tað ger mann ikki í dag og tað er alt annað líka eitt eitt heilsutekin at eg soleiðis og so kann mann fara út í diskussiónina ókey ja men men nær nær eru vit til tað punktið har øll hava eina diagnosu og harvið hevur eingin eina diagnosu altso eg haldi ikki at vit eru komin har til enn at tað er bæði eitt nýtt eitt altso í tí stóra heila er hetta eitt nýtt felt og mann veit øgiliga lítið sum er og vit sum einki tekur hond um um trupulleikarnar beinanvegin tekur tað várdiligt nú so kann tað eisini enda við at mann fer púra skráplan fram aftur hatta so
ja ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað eykun samuelsen sum færr
ja takk fyri harra formaður ja hetta her er eitt uppskot sum jóhannes joensen hevur lagt fram vegna javnaðarflokkin um hetta her við økissálarfrøði har man heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja lógaruppskot fram um at seta í verkskipan við økisálarfrøði nú hevur tað verið tosað nógv í hesum orðaskiftunum um hetta her við at tað er viktigt at vit fanga hetta her hesi ungu í uppstartinum at mann setir inn tíðliga til dømis verður nevnt í uppskotunum her at at tað er at mann ynskir at tað hevur gjørt meira fyri at lofta teimum ungu sum eru undir fimtan árum nú løgtingið hevur samtykti ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til tey sum eru eldri og har má mann siga at sjálvt um vit hava tosað nógv so hava vit statvekt tann trupulleikan í føroyum at vit ikki taka hond um tey ungu nóg tíðliga og tí útvela tað seg tilkanska størri sálarligar trupulleikar til innleggingar viðgerð og so víðari htað bleiv gjørd ein kanningí tvey túsund og sekstan um tey ungu í norðralondum ella faktiskt vardu í føroyum íslandi og norra um heilsuligar avbjóðingar hvat bleiv gjørt og nær hvussu tíðliga mann setti inn og og so víðari og har tosaðu mann millum annað við ung fólk sum høvdu verið havt hesar trupulleikarnir og har vísti tað seg tað at niðurstøðan var tann at tey ungu í føroyum tað breyt faktiskt frá p á tann mátan at tey ungu í føroyum vóru alt ov seint loftaði og fingu alt ov seint hjálp og hjá nógvum av teimum vísti tað seg og at at hetta vóru ting sum vóru byrjaði tíðliga í skúlanum altso barnafólkaskúlanum og av tí sama at tey ungu í føroyum vóru loftaði so seint so vóru vóru tilfeldini í føroyum nógv tyngri og kravdu meira viðgerð og nú standa vit her í tvey túsund og einogtjúgu og tosa um eitt ár á at fáa at vera útgreinaður innan fyri innan fyri sigulatriuna so at mann kann siga at har er ikki tann stóri batin hóma í so máta og tað er akkurát tann partrin sum eg haldi er so øgiliga viktigur í hesum uppskotinum at mann nevnir tey undir fimtan ár at líkasum tað er jú tað at at tá ið tey ungu verða fangaði so seint ella fáa hjálp so seint tí blívur tað tørvurin á viðgerð nógv størri enn hann annars vildi verið og vit hava nógvar skipanir teð v verið nevnt her at vit hava nógvar skipanir og tað er rætt og eg eri samd í teimum sum siga at vit skulu sjálvandi hyggja eftir teimum skipanum sum vit hava og tað haldi eg eisini hetta her uppskotið líka sum at tað saktans kann pass in í hetta her uppskoti tí at mann heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at seta í verk eina skipan í tí kann saktans liggja at mann eftir hyggur tað systemið sum er tí at eg havi saktað so oftani at vit skulu hava skipanir sum rigga vit hava hetta her við at seta skipanir í verk og so liva teir sítt egna lív tær verða ikki eftirhugdar í staðin fyri at tað sum ikki riggar tað broytir mann uppá ella avtekur og setir aðrar skipanir í verk og eg eri púra samd við við jóhannes joensen tá hann sigur gera vit tað sama so fáa vit tað sama so tað er líkasum øgiliga viktigt og har haldi eg eisini at eitt eitt viktigt ting er at at vit fáa førleikarnar út á økini vit fáa hjálpina út í økini í vælferðarlógini ella lóg um almannatrygdu tænastur har eri jú eitt her sum eitur heimaráðgeving mann skal út og sita rundan um køksborðið hjá fólki sum hava hava tørv á hjálp til teirra barn til dømis tað er har serkunnleikin skal út og tað skal vera hjálp har úti og ikki ein miðsavnan men tann lóggávan hon er sjálvandi bara fyri ein sektor og tað eru almannaøki og tað er nokk eisini ein av trupulleikunum at vit hava hsær nógvu forskeligu skipanirnar innan fyri ymisar sektorar sum skulu arbeiða saman men har sum tað er íð hvussu er vísi at vera ymiskar forðingar og onkur sigur ja hetta er dýrt men har vil eg koma aftur til at til dømis ein viðgerðarstovnur fyri ung við sálarfrøðiligum trupulleikum sum vit hava har vísti tað seg tað at innan fyri tað fyrsta hálvan annað árið tá bleiv talið av innleggingum hjá hesum ungum fólkunum sum fingu hjálp tað fóru niður frá yvir tvey hundrað dagar um heilt niður á null upp á hálvt annað ár so at har eru nógvir pengar at spara ikki tí eg haldi mann pjrøvirst at diskutera tað so nógv men eg vil bara nevna tað sum eitt dømi at vit síggja tað at tað tað hjálpir og fær mann so gjørt skipanir sum kunnu fanga tey ungu nógv nógv fyrr so eru eru trupulleikarnir sum tey hava so kunnu teir loysast nógv fyrr og pjrøvast ikki at blíva so tungir heldur ø har er so hetta her við sálarfrøðiligu hjálpini heilt sikkurt eitti eitti eitti hent amboð ivist eg ikki ívist tað verður sett saman tilboðið verður sett saman upp á rætta máta til dømis haldi eitt áhugavert sjónarmiði er komin fram frá frá einum sum hevur arbeitt í gigni í nógv harrans ár sum tosar um heta her við at styrkja leiklutin hjá heilsufrøðinguni úti á skúlunum at mann kann fáa eitt beinleiðis samstarv millum heilsufrøðingar og sálarfrøðingarnar at mann kann at mann kann fáa tað gjørt meira smidligt so at mann so at mann til dømis kann kann fáa játta at at mann játtar sálarfrøðingar sum kunnu koma út á skúlanir sum kunnu vegleiða og sparra saman við heilsufrøðingunum um mann kann meta um hvat hevur skund hvat kann bíða hvat skal takast beinanvegin at mann líkasum brúkar hesa sálarfrøðingan upp á tann mátan eisini tað haldi eg eri øgiliga áhugavert tað er kanska ein máti sum sum eisini kundi gjørt at mann fekk skjótari hjálp tí at tað er nokk tað sum eg haldi at nógv av hesini her trupulleikumum hjá okkum botnað í athjálpin kemur for seint vit eru for sein til at at fanga hesa trupulleikan sjálvt um vit hava eina rúgvu av skipanum so har er er hvussu er heilt sikkurt nakað sum mann kann fara eftir

teg eri samd við teimum sum til dømis rósa samoelsen sum vísti hetta her fram við hesari myndini um hvussu nógva skipanir vit hava frá tí ráðstevnuni sum eg var við til at skipa fyri sum at knábørn sum nettupp snúðu seg um hvussu fáa vit skipanir arbeiða saman hvussu fáa vit ta røttu hjálpina til ta røttu tíðina og tað er jú haldi eg hetta her uppskotið erforleingi seg av tí at at tað er tað tað snýr seg um at fáa ta røttu hjálpina og til til rætta tíð eisini

øhja øso at eg vil siga tað at eg haldi hetta her uppskotið er rættiliga relevant og eg vit fara sjálvandi at at geva tí eina grundliga og góða viðgerð í trivnaðarnevndini og eg vóni at vit líkasum kunnu finna útav hvussu mann far sett hetta saman so at tað røkkur endamálinum sum sum ætlanin er við uppskotinum eg kenni eisini væl eftihr við teimum ungu miðnámi og tað er jú altso fáa tey ungu ikki hjálp tíðliga so taka tey sínar trupulleikar við sær á miðnám og kanska víðari út í lívi uttan at hava fingið hjálp og tað blívur bara tyngri og tyngri tí er henda skjóta hjálpin altso eisini hjálp til sjálvhjálp sum ger at tey ungu fyrr kunnu megna sítt egna lív í staðin fyri at tey skulu bíða og bíða og skipanirnar ikki duga at ella megna at arbeiða saman so at at hjálpin verður givin rættstundis so at ja eg haldi hat hetta er eitt fínt uppskot sum eg gleði meg til at at fara at viðgera nærri í
fivnaðarnevndini takk fyri harra formaður ja takk fyri johannes joens
sefær eina viðmerking takk fyri ja púra samd við yeygun samuensen hetta uppskotið skal ikki skiljast sum eitt álop á tey fakfólkini sum eru á á økinum tí tey gerast sítt ítasta hetta skal vera syplumangdil te fakfólkirsum er á økinum tí nú fáa vit styrta øki soleiðis at vit fáa tað sánarliga erspektir við eisini í ella sálarfrøðingina frøina við í í økini økist heimini um mann vil eg hugsi eisin at eygum samelsen hvavt góðar royndir á á miðnám eisini við við við sálarfrøðingum ela sálarfrøði hjálp eg hugsi kann mann ikki hugsa sær at fleiri eru eru forsøtt við at at ganga í skúla sum høvdu kanska givist vegna at mann hevur ein eina sálarfrøði hjálp á staðnum
takk fyri
eyðgunn samuelsen ja takk ja tað er púra rætt at at tey fakfólkini sum eru tey gera øll sítt í tær tá tað er ikki fakfólkini sum mann kann siga at tað er nakað galið við tað er kanska skipanirnar at mann hevur so hesi skottini ímillum tær ymsu skipanirnar sjálvt um mann í nógv ár hevur tosað um at vit mugu til at arbeiða saman men tað liggja forðingar í skipanunum ikki í fakfólkunum bestemt ikki og tað er púra rætt tað er við sálarfrøðingar miðnám hevur eg kenni eg nógvar næmingar sum sum ikki hava givist tí at nett ov tí teir hava fingið ta hjálpina tað er ein fantastisk skipan tað vil eg siga takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er tað johannus joensen sum
rði gersvæl takk harar formaður ja hetta hevur veriligatt fínt kjak hóast dagurin er eru liðug nógv út nú men eg hugsi at eg vóni at hetta uppskotið fær eina jaliga viðgerð í í trivnaðarnevndini og allir hoyringspartar koma inn sum eru viðkomandi fyri hetta uppskotið tí ætlanin er at fáa samskipað tingini fakfólkini á økinum soleiðis vit fáa eina styrt styrtuøkini tí ætlanin vð hesum uppskotunum er fyrst at byrja einum øki við einu royndarskipan sum e ikki ero kostnaðarmikil fyri at kunna staðfesta um vit eru á rættari leið í øllum førum gera vit tað sama sum nú so koma tit bara hava vaksandi avbjóðingar tí tað vís soleiðis er tað soleis verður tað og ger mann einki jamen so far mann tað sama vit mugu upp á einellanna máta broyta hugsanarhátt har vit fyribyrgja fyri og visti ú skalt fyribyrgja fyri so mást tú gera tað í føðingini og í føðingini er tá mann eygleiðir avbjóðingina trupulleikan tað nyttar einki at bíða í ein mánað ella tveir ella hálvt ár tí tað er bíðilisti ella tí tað riggar ikki akkurát nú tí at onkur annars skal frammat fyrst hava vit fakfólkini á staðnum so veit eg til dømis innan fyri skúla at lærarin beinanvegin kann heita á heilsufrøðingin ogheilsufrøðingin víðari til sálarfrøðingina um at fáa eina viðtalu við viðkomandi næming og foreldrini og so fær mann eina skipan beinanvegin innan fyri dagar ella tímar og so er her mann í eini eini eini prosess har sum mann kanska hevur hjálpt upp á støðuna innan fyri kanska ein mánað og so er tað tann avbjóðingin loyst fyribils og tað er undarligt at hugsa sær at tað skal vera betur at standa einum bílista soleiðis at viðkomandi næmingur skal heim og liggja heima som kanska foreldrini skúla heima úr arbeiði fyri at verða heima hjá næmingunum tit hava ambaðanum og næmingurin skal fáa heimaundirvísing frá einum lærara sum kostar nógvar pengar og tað at foreldrini skula heima og sjúkrameltran kostar eisini nógvar pengar og tá skilji eg ikki at mann ikki sær meiningina í heldur at takla støðuna á staðnum tað er nógv nógv bíligari og so hugsar mann ókey skal mann játta á fimm hndrað túsund krónur fimm hundrað túsund krónur bara ein næmingur kostar nógv meir fimmhunrað túsund krónur og vit hava fleiri sovornar næmingar runt ú í føroyum tað vlsia veg snakka um milliónir men teir fara ikki av kontuni tilalmannastovuni ella ella ella heilsuverkinum men fara kanska á konturni hjá mentanmálaráðnum tað er har pengarnir vera í tímum undisingartímum tað vita vit kanska ikki men tað so i seti støðan og so kann mann brúka teir undisgar tímar til nakað annað og til meira sterk inni aðrastaðni í fólkaskúlagnum so hetta er alt ein laella koma vil ein kavabóltur sum sum fór á rull og hann blívr bara størri og størri vissi mann ikki beinanvegin fær tina niður og tað tað er so tá ið mann forklárar hetta her so so sover tað so ringt at ítøkiligt gera tað men eg kann ikki gera tað meira enn til dømis við skúlanumtað er øgiliga ítøkiligt hatta sama í á barnagarðinum og aðrastaðni eisini tað saman við næmingin sum sum sum endar í í eini keðiligari støðu við rúsevnum verðurtað ikki beinanvis tikið hond um viðkomandi jamen so endar hann í eini keðiligari gongd og tað gongur til familjuna arbeiði og annað sum kostar eina rúgvu fyri samfelagið í síðst enda sum vónandi velr trivnaðarnevndin síggja at her og prøvað ella hvussu heita á alt løgtingið um at fáa eina royndarskipan ug meiningin er við hesin her at tað skal vera ókeypis eins og fyri tey sum eru fimtan og fimmogtretivu ár sjálvandi skal tað tað og í hesum førinum burdu kommunurnar og landiðs tey saman og deilts um útreiðslurnar tí barnagarðirnir hoyra jú undir kommunurnar og tað kundi eisini verðein vinn vinstøða sjálvandi hasi fólkini virka jú úti í økinum úti í kommununum og kommunurnar eru jú áhugaðir í tallir borgarar í kommununi hava tað gott so sjálvandi er hetta eitt felags átaktakk fyrihara
takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin so vit eru komin til skránna til næsta fund tingfundur verður aftur í morgin hósdagin fimmogtjúgunda februar og hann byrjar klokkan ellivu tá er skráin hendan eitt aðalorðaskifti sambært grein einoghálvýs stýksi fýra í tingskipanin um f strika trý tvey túsund og tjúgu tað er frágreiðing um løgtingslóg um um løgtingslóg um sjófeingi tvey túsund og einogtjúgu tað verður altso aðalorðaskifti um fiskivinnuna í morgin síðani verður fyrsta viðgerð av løgtnsmál nummar einogfýrs er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri februar tvey túsund og einogtjúgu og fyrsta viðgerð av løgtinsmál nummar hálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira til leinging av gildistíð til fyrsta februar tvey túsund og tfveyogtjúgu og so er framløga eisini á skránni so er hesin fundurflokin